ger so væl takk fyri harnafr
formaður ja vit hava lítlan fyrispurning til jensarana landsstýrsmann uttanríkisumentamálinum og tað er soleiðis at listasavn føroya sum eg stað fest í havni hevur víst á at neyðugt er verð fleiri umvælingum av bygningunum millum annað at tað er neyðugt at skifta tak bæði a tí gamla og tí nýggja partinum av savnum ja málningar lissa aðrir virðislutir skulu standa trygt væl undir skiparan og viðurskiftnum skulu teir ikki farast um málningar og aðrir virðislutr ikki verða varðveittir turt og væl til dømis vegna leka ella fukt er tað bara ein spurningur um tí áðrenn teir hava mist virði ein onnur avbjóðing er sum kannvísa seg í bygningini har tað er wátt futit er tað at sum eru í varðveitslu í dag verða etin uppi av millum annað sillurfisi ella líknandi kyknu peningur er settur av til at gera hesa umvælingarnar og tí er ta óskiljandi umumvælingarnar ikki eru gjørdar enn tí verður hesinr spurningar settir harra formaður tann fyrsta er tað er á á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tjúgu eru játtaðar tvær komma fimm milliónir krónir til umvæling av listasavn føroya og mín spurning er hvussu nógv vit brúkt av hesi játtan til umvælingarnar í ár tvey hvat umfatar hetta arbeiðið á listasavninum og hvussu nógv av hesum arbeiði er gjørt trý hví hevur mann ikki umvælt skipanina sum hevur við inniluft at gera soleiðis at luftviðurskiftini kundu hjálpta upp á tann ákutta tørvin sum eg beint nú og varðveita og tryggja listina sum er ein landsøgn hjá okkum sommi fýra vit hoyra um at nógvir fuktir og nógvir lekar eru á listasavninum sum kunnu skaða okkara list og málningar og spurningurin er er hetta soog mm metir landsstýrismaðurin at málningar og aðrir lutir standa væl og trygt á savninum takk fyri harra formaður
ja tað so fær landsstýrismaður norðin jenus a rana ger so væl
takk fyri spurningarnar he noresen listasavnið vensur fyri einum ári síðani til uttanríkismentamálaráðið fyri eini umbøn um játtan til átrokandi umvælingar og aðrar størru umvælingar av savni listasavnið hevur virkað sum sjálvsognarstovnur síðan níggjuogfýrs og viðlíkahaldið er ikki partur av játtanini til viðlíkahaldar bygninginum hjá landinum sum landsverk jú umsitur tá uttanríkismentamálaráðið í tjúgutjúgu fekk játtað tvær komma og fimm milliónir til viðlíkahaldlsasavninum varð játtanin tó løgd til landsverk at umsita tí okur sóu hvussu standurin var arbeittið hevur verið í arbeitt hevur í ár verið við at fáa gjørt tær mest átrokandi umvælingarnar herundir at hetta lekar og umvæla tjakið tá mest átrokandi umvælingararbeiða eftir ætlanin verðuð liðugt næsta ár er ætlanin at fara víðari við heildarætlanini tað er greitt at listasann føroya sum varða myndlistaliga mentanvið okra skal hava trygg og góð høvuðsviðurskifti at virka undir við tí arbeiði sum longu er gjørt og teimum ætlanum sum liggja fyri framman so haldi eg at okur eru á rættari leið at veita á listasavninum tryggar og virðiligar karmar virka undir viðvíkjandi tí langtíðarætlanini so er tað soleiðis at landsverk sum umsitir játtanina til umvælingar listasavni sum nú umsita játtanina hevur gjørt eina langtíðarætlan fyri umvælinga av listasavninum sum í fyrsta lagi fevnir um umvælingar á takinum og øðrum átrokandi umvælingum og í øðrum lagi fevnir um annað umvælingararbeiði á savninum í alt er umvælingarnar mettar at kosta trýogtretivu milliónir krónur játtanin í tjúguogtjúgu varð ætlað at umvælinga tekini og til aðrar átrokandi umvælingar í summar vóru neyvar kanningar gjørdar av tekini og tá varð staðfest at við at gera smærri umvælingararbeiðið ber til at bíða í upp til tíggjuár við at skifta tekjina á nýggja partinum av savninum hinvegin verður mett at tekja hanna á gamla listaskálan skal skiftast so sjáttsum gjørligt og í einum kostnaðurin at skifta hana er mettur til tríggjar komma eina millión hvar er undir prosjekteringina og ætlanirnir t skifta tekina til worðs tað er só treytað av at játtanum ið ikki er brúkt í ár um ein komma fýra millión kann verða flutt og løgd afturat játtanini til endamálið sum í tjúgu einogtjúgu er ein komma fimm millión her er ikki eg svarai ikki uppá alt menni eg fái høvið afturtakfyri
ja so var tað onnur sum kunnu fáa orðið í ein minutt men tað er eingin sum hevur biðið um orðið sum fær spyrjar norður aftur he morsen tað er tveir minuttir ger so væl
takk fyri harra formaður eg fari at takka landstýrismannin fyri svarið og eg ivist onkra løtu í at hann vil gjarna hava at listasavnið er í góðum hondum og ikki minst tað taðtar tær málningarar sum eg eru har uppi men tað sum undrar meg nokk so nógv og tað er nemliga tað at vit eg minst at tað var hasti mál beint áðrenn jól í fjør tá ið tá ið fíggjarætlan bleiv gjørd at tað skuldi játtast tvær komma fimm milliónir krónur ív listasavnið tí tað so s illa tilarupi og tað lak og og tað gekk vit yvir málningar og annað og tá ið eg so fara at kanna hesi viðurskiftini tá síggi eg nú tá ið mann fer inn á roknisskapin hjá hjátaks og tá sað man at einogtretivunda august í ár er tað einans brúkt tvey hundrað og fimmogtretivu túsund krónur í staðin fyri vit játtaðu í í óðin ikki óðumverkum men men vit játtaðu tí tað hastaði so nógv eitt tvær komma fimm milliónir krónur tí tað undrar meg øgiliga nógv hví hvussu ber a til at mann kann arbeiða so seint við ein hæstimál at mann ikki kemu víðari og nú eru vit í oktobur novemburmánaðir og vit eru á somu støð vi enni tí hermaað øgiliga nógv ati at vit ikki komu víðari men sumlandsstýrismaðurin nevnir so so haldi eg tað eri trygva upp á at tað kann lata seg gera og hava eina heildarætlan tað haldi eg taðn heildarætlan r liðið har í nógv ár so hetta er ikki nakað heilt nýtt men allíkavæl her skulu nógv nógvar umvarningar gerast og tað er faktað at málninkarnar uppi hava tað ikki gott og p á sama máta tá ið mann eg hevur upp á atmálningarn er upp á haldan mátan so fáa tað heldur ikki nakrar aðrar framsýningar aðrastaðni frá tí tær standa ikki nóg trygdar uppi og tað eru vit so útilukkaðar so leingi vit ikki hava skipaðir viðurskiftir har so takk fyri harra formaðurj

takk fyri púra rætt eg bleiv sjorkeraður tá ið hog plagaði hvussu støðan var har uppi og hví ikki ikki meiri e gjørt fyri at at tryggja listasavnið hjá okum og men at fara og brúka pengarnarbar fyri at brúka teir ikki gur um tí svaraði eisini at at okur hava gjørt ter mest átrokandi ummælingarnar tetta lekar og umvælið tjakið og nú er ein langtíðarætlan gjørd sum er farin í gongd og tað er so tað er soleistm at arbeiða ha mann má ger eitt ordiligt sum verður gjørt og eg fari víðari við svarunum umframt kanningar av tekini eru umvælingar gjørdar á tekhjur og takrennur lekarar tættir vindeyaður skift sólvfilmur lagdir á nakrari rútunum málaraarbeiðið gjørt ventratiónin er reinsað og prosjekteringin av tekini í listaskúlanum er sett í gongd í alt roknað landsverk við at brúka góðar eina komma eina milliónir av játtanin í ár og so hesar ein komma fýra sum okur vóna at okur kunna sleppa at flyta yvir ári umvælingin av ventatiónsskipanini er partur av samlaði verkætlanini øgiliga týðandi partur og tað fer mann undir tá takið er liðugt umvælt og játtan er tøk á komandi fíggjarlóg fyri tveimum árum síðani fingu okur upplýst nei tveimum vikum síðani orsakað at bustsilvurkykt er staðfest í goymsluni og aðrastaðni í listasavninum bustsilvurkyktin er seinastu árini farin at spræða seg í londunum rundan um okum tey minna um vanligu silvurkykt og eru ikki vandamikið fyri fólk men meðan siljkirkjuni ikkjugerði nakar av stóri skaða so kunnu busssilvurkyktini gera stóran skaða á søvn til dømis jalasavni og bókasavninum tey eta bøkur skjøl gripar og listavirk tá tað varð staðfest á listasavninum vórðu stigið alt fyri eitt tikin til at kanna hvat kann gerast fyri at basa kyktunum sambært serfrøðinguna á økjinum fevna átøkini um reingerð stýring av hita og vætu í luftini og týning við evnum lansverk hevur innheintað tilboð uppá týning við evnum og uppseting av vendilatión á goymsluni kostnaðurin mettur til í alt hundrað og hálvtrýss túsund krónur so kemur kostnaðurin fyri at flyta listavirkini úr goymsluni meðan arbeitt verður og tað er greitt at tað er átrokandi at fáa bassbusssilvurkyktunum á listasavninum tað er serligu goymsluni at trupulleikar eru tí har er ikki ventilatión og listasavnið hevur gjørt mátingar og vísa at vatan í luftini er ov høg landsverk hevur fingið til vega tilboð upp á vetimatión við avfuktara og spjelli við uprunatrygging um vikuni og fara beinanvegin í gongd við at tryggja at hetta verður gjørt
ja so er tað hevie moltsen aftur ger so væl
takk fyri harra formaður eg fari eisini at takka landsstýrismannin einferðent fyri tað greiða svarið hann gev mær og ikki minst at mann sett hetta her í gongd serliga við luftsskipanini sum er inni tí hetta er alneyðugt at gera tað her beinanvegin og tað er rætt rópti hann tað busssilvur sægr kyknini onkur rópar tær fyri skkre og onkur erakatsilvurfiskur men veruleikin er nemliga tann at mann e havt stórar le vansarar av tí noregi og tað er so flutsiðnú til danmarkar og vit ru hava eisini fingið staðfesta upp í listasavn og hetta er nemliga tílíkt sum etir seg inn bæði tapetor málningar og tílíkt og tað er tað sum eg hendir har uppi í løtuni og hetta er ikki bara at siga at sleppa av viðt at hann yvirlivir eini sjey ár so tað bara formerisu formerir se so tí er tað gott at landsstýrismaðurin hevur tikið tikið stig til at hetta her skal henda beinanvegin tí sum sagt eingin vil hava nakra framsýning aðrastaðni frá uppi í listasavninum so leingi ar støðan er sum er nú og og og sjálvandi til alla okkara egnu ognir sum eru har hetta mugu vit gera nakað við og tað gleði meg at landsstýrismaðurin hevði tikið hond um eft hr og eg fari heitivágn um at seta ferð á at her pengarnir eru her lat okkum fáa tað gjørt beinanvegin so ati her kundi eg kanska kommunur runt um landið eisini hjálpt til til listasavns føroya men tað ger mann ikki eg haldi t er bara tórsavar kommuna sum letur eitt sindur tiltil savnið eg haldi hetta er umleið hundrað og hálvtrýss túsund tað kundi verið munandi meir men tað fáa eg so at síggja men tað burdi aðrar kommunur eisini verið við men harra formaður eg fari at takka landsstýrismann fyri fyri egreiðssvar takk fyri
ja so er tað landsverkmaður ger so væl
eg haldi at serliga stjórina á listasavninum og hon veru ófør at vera úti og kunna um listasavnið og tað hevur so gjørt tað at alt hetta her er farið í gongd og tað er farið í gongd so skjótt sum tað kundi eisini hetta hevr nýggjan við við hesi kyktunum tað er ikkimær ein gær vikur síðan okk fingið fráboðan um tað tað er longu færa at gongd annars vil eg siga við hevi mornsen og onnur sum stilla upp til býaróðsval í havn at eta nakað sum tit kunnu kunnu lova og burdurlova so eru at farið fara rættain hjálpandi hond til listasavnið tí at høvuðsslaðar kommunan sum hevur so ómetaliga stórt gagn av listasavninum eg hugsi allur turistarnir sum koma tað er upplagt teir fara niðanav teir fara í norðurlandshúsið teir fara oman listasavnið tey samstarva sá ótrúliga væl at húsiðar kommunan bara skal veita hundrað og hálvtrýss túsund krónur tað gongur yvir mítt mín forstand tað skilji eg ikki tað verður betri seg hevði morsin lat okkum taka hann upp á orðið men eg veit ikki m eitt vanligt vællyfti men men hundrað og hálvtrýss túsund eru for lítið og so kann eg líka leggja afturat meðan tey arbeiddu við takinum har á listasavninum so at tey brúk fyri brand vakt og gita um gita um kommunan ikki sendi eina rokning listasavnið fyri tað so tann rokningin kundi kanska eisini berið tikin við í roknskapinum takk fyri
ja so er hesin fyrsti spurningurin svaraður og vit fara til tað næsta og hann er eisini til jenusa rana landsstýrismann og hann er viðvíkjandi øki skúlasálarfrøði tað er jóhannes joensen sum fer spyrja

takk fyri harra formaður hetta munnlig fyrispurning til jenis a rana landsstýrismann í uttanríkisog mentamálum viðvíkjandi økis skúlasálarfrøði og spurningarir ljóða soleiðis hvat heldur landsstýrismaðurin um hugskotið við økisskúlasálarfrøðingum og nummar tvey ætlar landsstýrismaðurin at seta eina skipan við økis skúlasálarfrøðingum í verk og í viðmerkingunum skal eg lesa upp í sambandi við viðgerðin av uppskotinum til samtyktar um ókeypis sálarfrøði til børn og ung løgtingsmál nummar tveyogtjúgu tvey túsund og nítjan varð fleiri ferðir fór fram at neyðugt er at røkka teimum undir fimtan ár betur og at ein skipan við økiskúlasálarfrøði møguliga hevði fyribyrst keðiligum gongdum við skúlanoktan eingist og tunglendið hjá skúlanæmingum ein royndarskipan við ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til fólk í aldrinum frá fimtan til fimmogtretivu ár er í stoypiskeiðini spurningurin er um tað ikki hevði verið skynsamt at víðka hesa skipan við at setta í verk økisskúlasálarfrøðingartí verður hesin spurningur settur
ja takk so er tað jenus a rana ger so væl
takk fyri ein óalmindiliga viðkomandi spurning og eg haldi eg fari at svara við at vísa til eitt notat sum sum rebekka perlik og anna elisabet iversen tey eru taka sær av barnasyrgatriðini úti á og ungdómssyrkratriðini úti á landssjúgrahúsinum tey komu við í sambandi við tað uppskotið sum jóhannes joensen vísir til uppskotið um ókeypis sálarfrøði frá fimtan árum til fimmogtretivu fyri mildar sálarsjúkur ha har skriva tey í ein viðmerking og eg fari biðja nevndina sum fer at viðgera málið tar er jú trivnaðarnevndina um at kalla tær inn tær siga syst men ikki minst nei tey siga alder við formansins vi alderin sum er fastsatt altso hetti her frá fimtan árum uppeftir e rint faktiskt ikkeologisk og er púra samdur í hesun her anskt hos børn ovstór ofta itenri orð og her kann epeutisk innsass millum interaksð a foreldrini vera gavnlig og metvirkandi til at fáaíbúgva útvúgling av sverðisgrædinum á trystandi soleiðis vil við ambøfálið at aldersgrensi takaest burt aldersgrensen við forhold til at kunna behandla børnini í rættur titsúkan byrjar jú ikki teimum fimtan ár ha tú føddu við henni so hetta er fullkomilð ólokiskt tá eg koyrdi tað fyrri á landsstýrisfundi so mælti eg til at mann tók hetta her markið burtur og tað fari eg at mæla til at nevndun eisini fylgjir uppi og etta miðflokkurin hevur eisini og í teirra hoyringassvarir gjørt tað tí at tað haldi eg tað týdningarmesta av øllum tað er tað at foreldur kunna kunna ókeypis senda børnini til sálarfrøði tá ið mannli leggur upp til tað eg skal venda aftur hin spurningin
ja so er tað onnur sum kunnu fáa har fyrst er tað edva jacobsen gisvan
takk fyri formaður ja tað er eitt sum tey sagtu landsstýrismenn av virkla viðkomandi spurningur í sambandi við sálarfrøði og nær mann skal seta inn tí at tað vísir seg at jú fyrr mann mann setir inn jú betri kann mann lofta eini barni og summi hava kanska brúk fyri at at tey vóru loftað til kanska longu áðrenn tey komu í skúla akkurát hvussu tað skal skipast um tað kann vera nakað sum er økið at frá ella tað kemur undir at tey fimtan fimmogtretivu tað skal eg ikki duga at siga men men tað kann gott forfylgjan í barni alt lívið at at tað hevði nøkur nøkur fólk ella nøkur børn hava nøkur sera trupul ár eitt nú í fólkaskúlanum og kanska ikki loftaði fyri tey koma út úr fólkaskúlanum sjálvnútíð verður gjørt vart við tað óamindiliga ofta eisini av foreldrum og avvarðandi so so kemur hann ikki víðari eg veit ikki hvat tað er sum ger tað men men og verða loftaði kanska tí at miðnám hevur eina skipan sum kanska ger at tey uppdagaðu tá men tá hava tey møtt
ja so er tað sirit stenberg
takk fyri at formaður ja eg haldi at tað er ein seráhugaverdur spurningur nú viðgjørdi nevndin á tær uppskotið um ókeypis sálarfrøðiliga hjálp og tað er fullsemja um at at mann ynskir tað men tað er eisini komið nokk so greitt fram í nevndini at tað tørvar á at gera nakað fyri tey sum eru undir tað aldursmarkið sum er í og har er tað so blívnevnt tað at mann kundi gjørt eina skipan har sálarfrøðingar vórðu tilknýttir tað skipanina sum gigni hevur so at tað upp á eina máta akkurát sum var eitt toymi sum kundi at fólk kundu familju kundu brúka báðir sálarfrøðing og heilsufrøðing og tey kundu arbeiða meira saman so tað var ein máta at mann kundi gjørt tað upp á at teimum skipanum við við heilsufrøðingum bleiv víðkað til at tað eisini var meira tvørfaktligt so at sær tað rakk betri út tí tað er ein skipan sum røkkur út í hvørt hús og tað er eisini neyðugt at tað sum mann setur í verk er knýtt at onkrum sum ikki stendur einsamalt so at tey saman kunna hjálpa og stuðla hesum familjunum takk fyri
ja so er tað jóhannes joensen sum fær orðið aftur
gersuvælja eg jaligt at hoyra at landsýrismaðrin ætla a arbeiða víðari við tí eg haldi at her er ein góð loysn sum mann fær økis skúlasálarfrøðingar eg hugsa tað fleiri ferðir eg veit onnur lond hava tað vit hava til dømis sálarfrøðingar á miðnámi og mann hevur góðar royndir við teimum og eg hugsi bara at visti mann vil fyribyrgja tí tað vil vilja fyribyrgja keðiligum gongdum so byrjari mann so tíðliga sum gjørligt um eg kenni eitt sindur til skúla og skúlaviðurskiftir og eg veit at skúlar oftani sakna eina skjóta atgongd til sálarfrøði sálarfrøðigahjálp tað gongur ofta øgiliga seint og tað er oftani nógv stríð og strev og tí verður tað oftani farið untan uttanum tað tavil sigat mann mann nýtir ikki tær møguleikar sum eru og sjálvandi skuldi tað verið í tøttum samstarvi við førleikastovurnar og heilsufrøðingin ella frøðingarnar soleiði at mann fekk eitt gott toymi tí læknin mál sjálvandi eisini innu yvir tað kommunulækni so ati visti mann fær foreldrini kommunulæknar heilsufrøðingar og førleikastovurnar í skúlunum til at samstarva ið økinum so fær mann eina hundrað prosent ana góða skipan við at fáa sálarfrøðingar inn eisini so eg hugsi visti eti her blívur sett ella kjølfest so hugsu og vit fáa eina nógv betri skúlaskipan eisini tí at børnini verða móttøkuførarar til at læra tað eru fleiri børn sum ikki hava møguleikar til at læra tí tey hava ymiskar avbjóðingar sálarliga og og hetta ger tað munandi lættar hjá skúlam so og foreldrunum sjálvandi eisini so eg hopi at her blívur í veruleikitakk fyri
ja jenis a rana ger so væl
takk fyri eg ivist onga løtu í at tað er breið semja í løgtinginum um at fara lyfta hetta økið upp tí tað mál lyttast upp og fyri at taka afturí aftur so haldi eg at tað fyrsta okurt eiga at gera tað er at taka hatta aldursmarkið burtur fimtan tak halda múrin burtur ha fyri at endurtaka fyri at sitera onkran men tak hatta aldursmar kki burtur t hann hoyrir ongastaðni heim at seta eitt niðar á mark til fimtan í bara tað at sita og og jansum kommunulæknin siti og ungur eru komin inn á biðjið um ávísing til til sálarfrøðing eg havi sagt ja men tú kanst fara ókeypis til sálarfrøðingina í miðnám at síggja hvønn muntaki er bara tað tí tann skipanin hon fungerar væl og økisarfrøði íí í fólkaskúlaøkinum tað kundi havt tað sum eina eina fyrimynd og eg havi eisini fingið frá fólkaskúlaráðnum sum bleiv sett fyri hálvum ár ári síðani og kom gongd aftur har havi eg fingið eitt tilmæli um at styrkja skipanina í fólkaskúlanum við sálarfrøðingum so tá ig nú hetta kjakið fær í gongd og arbeitt verður í nevndini so fari eg at biðja nevndina um at taka seg tíð til at gera arbeiði so tað verður so gott sum tað kann vera og mín ella mítt ynski vildi vera at hatta fimtan áraaldursmakki bleiv tikin burtur og at mann kom kanska við einum einum tilmæli um hvussu mann kundi gjørt inni á skúlanum og tað kann sjálvandi vera í sambandi við førleikastovurnar saktans men eg vil bara siga at okra partur skal ikki liggja eftir í mentamálaráðnum skúlamálaráðnum tí hetta er eitt so týdningarmikið øki børn sum hava ilt í sálini tey skulu ikki bíða tí at mamma og babba ikki eiga nokk av peningi til at senda tey til sálarfrøði tað tað tað má ikki
so er tað síðsta umfar jóhannes joensen gærfól
ja púra samd við landsmannin eg haldi hippis bara fara í gongd vit taka undir við tí øllum førum í jarnarflokkinum so tað er bara at koma fram øh løgtingi við onkrum uppskot eg hugsi um eitt annað tað er við við sálarfrøðingum á miðnámi eg vóni eftir alt tað at tær skipanir koyra nú tað verða ymiskar avbjóðingar so takk fyri
og so fari eg í hesa ræna tað seinasta orðið í sambandi við hendan spurningin ger tú væl
ja takk fyri fyrispurningin og takk fyri góðu orðini hetta her er ein ein vinnara aksutakandi alvur og tað mugu okur her er spurningurin um at at bjarga nógvum børnum og okur vita tað at vissi okur ikki gera tað so kemur tað aftur um brekku í í stóran mun fyri samfelagið
ja takk fyri so er eisini hesin spurningurin svaraður og vit fara til tað triðja og nú er tað ruttvang sum fer at spyrja jenusarana landsstýrismann samband við trot á búnum starvsfólki á eldraøkinum og ætlanini at seta á stovn útbúgving rutt vang fær orðið ger so væl
takk fyri kring landið er trupult at fáa manna størvini á eldraøkinum við útbúðnum fólki trupulleikin er størstur í tórshavnar kommunu har minni enn hólvtin av starvsfólkunum hava útbúgving eitt sjónarmið er millum annað at millum annað staðsetingin av heilsuskúlanum er ein orsøk til at so fá fólk í miðstaðarøkinum fara undir útbúgving í tí sambandi hevur verið ynski um at fáa eitt tíðarútbúgvingartilboð til dømis ein flokk her á meginøkinum men politiskur vilja hevur ikki verið til tað og tað er sjálvandi tíman er bangin fyri at mann so tekur grundarlagið úr undan skúlanum í suðuroy harafturímóti hevur eitt uppskot um yrkisútbúgving sum heilsuhjálpari og møguliga eisini sum heilsurøktari vunnið frama bæði millum fakfeløg og politikarar í hesum liggur at kommunur eldrasamstarv ella stovnar seta lærlingar innan eldraøkið til dømis ófaklærd sum longu nú starvast á økinum mett verður at ein skipan har sum tú fært løn undir starvsvenjing og skúla fer at lokka fleiri at útbúgva seg sum heilsuhjálparar og heilsurøktarar landsstýrismaðurin boðaði um árkuskifti frá at hann hevði havt fund við feløg og við tórshavnar kommunu um málið tað er nemliga serliga her ið tórshavn at mann trýstir á at fáa hetta her gjørt og við imflo segði landsstýrismaðurin áttanda januar tvey túsund og tjúgu at hetta er ein skipan sum eg taki undir við og at støðan er so vanlukkulig at tað kann ikki drálast og eg fari at royna at hava eina støðu í málinum um einar tríggjar mánaðir síðani hava vit sjálvandi havt korona og nógvar aðrar avbjóðingar í í sambandi við tað men eg fari at spyrja jenisa rana landsstýrismann um hann arbeiðir enn við hesum málinum og hvussu langt hann er komin og nakan væntast at ein slík útbúgving verður veruleikin
ja so er tað landsstýrismaðurin jenis arana ger so væl takk harra formaður ja
eg havi havt sum vang nevndi fundur við bæði býráði og fakfeløg og og havi eisini verið í í suðuroyi og við hja skúlanum og alt gott um tað men so er tað hesin her dagurin áttagtjúgunda januar tjúguogtjúgu beint áðrenn alt krassjar sum hevur skapt okum trupulleikar tí tað sum so bleiv gjørt aftan á alt hetta her fundarvirksemið tað var at okur løgdu hetta málið um at skipa útbúgvingina til heilsuhjálpara sum eina yrki útbúgving fyri útbúgvingarráðið útbúgvingaráðið fyri heilsuútbúgvingar og tað er tað okur skulu gera sambært grein seksogtjúgu í lógini um økið til løgtinslóg nummar tveyogfjøruti frá seksogtjúgunda apríl tvey túsund nítjan um heilsuhjálparútbúgving heilsurøktaraútbúgving og námsfrøðiliga hjálparútbúgving og hetta útbúgvingarráðið yrkisútbúgvingarráðið skal so koma við síni meting um máli og so hendir tað at korona tekur yvir og viðgerðin í útbúgvingarráðnum stuttigreis bleva útsett til í heyst og okur bíða enn eftir niðurstøðuni frá útbúgvingarráðnum har fyrimunur og vansar við at skipa útbúgvingina sum eina yrkisútbúgving skal lýsast tá hon fyriliggur verður støða tikin til hvussu farast skal víðari um tað er klárt at taka eina avgerð ella okur skulu fara aðrar vegir til tann triðja spurningin nær kann væntast ein slíkur útbúgving veruleiki tað er sum tað framgongur av svarunum enn o tíðliga at siga um hon heilsuhjálparútbúgvingin verður skipaðyrkisútbúgving og tí kann eg ikki svara upp á nær tað verður men eg bíði sum sagt eftir at hoyra frá yrkisútbúgvingarráðnum og tá skuldi et verið klárt at fara víðari so tað er gongd í málinum men korona hevur forstýra
ja so er tað onnur sum kom forðið hennri golger svævn
ja harraformaður okur vita tað at framsókn hevur eitt stórt problem við heilsuskúlanum og vilja hava avtiknan jú skjótari úg betur htaðegr ikki fyrstu fyð tey at gera vart við tað tað er ein trupulleiki og tað er úr havn tað eru fólk úr øllum føroyum á heilsuskúlanum øll láta líka væl at men her at seta út til at tað er ein trupulleiki bara fyri tey sum skulu hvera heilsurøktar sum eri úr havn og tað er ein einasti ein trupulleiki og tað er tað inntøkan miðalintøkan í havn er so stór at tað er ett eittur stig at fara til heilsurøktara tað er einki sakin n gera um hatn lggur á trøllanesi elahan liggur í dalin í porkeri tað er bara ein einasti vegur og tað er tað sum framsókn kann gera tað er at fáa lønirna á eitt sama støðir sum onnur sum eru í hasi branskini so einkult er hatta takk fyri
ja so er tað siri stenberg sum fær orðið
takk fyri harra formaður ja har er eisini samd við a hendrikold eg havi ikki lagt merki til at tað at sin skúlin skal liggja í suðuroynni at tað er nøkur forðing tjóðveldi e legi ett uppskot fyr í tingi í fjør um at fáa útbúgv fleiri røktarstarvsfólk ið gjørdu drúgvar hoyringar í trivnaðarnevndini á tí málinum og tað við staðsetingini bleiv ongantíð nevnt sum ein trupulleiki men men arbeiðsviðurskiftir og lág løn og tað mann ikki fekk fulltíðarstørv til dømis varð nevnt sum ein stórur trupulleiki og eisini tað at tað er neyðugt at útbúgva á øllum stigum altso báði heilsuhjálparar heilsu røktarar og ikki minst sjúkrarøktarfrøðingar tí okur hava eina avbjóðing fyri framman at tørvurin veksur á hesin her starvsfólkunum og ati okur røkta ikki altso nøkta ikki tørvina í dag tí tað er for nógv ófaklærd innan fyri serliga hjálparaøkið so her er virkuliga ein ein avbjóðing at lyfta og og tað er nokk so harmiligt at hoyra at at mann faktiskt ikki ór komin nakað víðari við tí málinum eg hevði ynskt at mann eisini kundi tikið fleiri inn til sjúkraattafrøði til dømis tað var eisini lá í tí uppskotinum og tað bleiv sagt at mann vildi
edva jacobsen
takkfyri harar formaður ja tað er ein blanding og tað er ein stórur tørvur á arbeiðsmegi innan fyri alt hetta økið og tað eru ta er faklærd og ófaklær sum tú hevur sagt her og og tað at mann hevur eina eina breiðari viftu av lærdømi innan fyri hetta fakið kann bara vera positivt og vit hava nakrar eisini innan fyri røktarøki ha við nøkur fantastisk ófaklærd fólk sum kundu fingið einir yrkivn kundi kanska verið líkasum sett í starv og fingið eina læru á tí starvsplássini sum tey eru tí tað er gullverd tey tey duga sína røkt tey duga øll hesar tingini tey hava arbeitt við tí nógvár men tey havi ikki skúlan so vist mann kundi gjørt eitt sindur eit sindur lagarligar so tey eisini kundu verið verið rúm fyri tí tað er tað er virkuligani manmann mann kannkk siga for nógv eg haldi er fantastiskt at teð so nógv fólk eisini ófaklard sum traðka út á hetta økið og eru við til at lyfta uppgávurna so kundi mann gjørt tað lættari hjá teimum
ja so er tað rut vang sum fær orðið afturger so væl
lat tað vera púra greitt at framsókn arbeiðir ikki ímóti heilsuskúlanum í hovi tað sum harmar meg vit kunnu saktans her at føroya løgtingi argast um at havnarkonur havnarmenn fær tanskil ikki yvirskoða nakrar krákumánaðir í suðuroy og so kunnu vit øsa okkum eitt sindur um tað men tað broytir ikki tann trupulleikan sum vit serliga her í tórshavnar kommunu hava at vit mangla fólk við útbúgving í serligan mun her í havnini viðhvørt so virkar tað sum her á tingi at mann kann vera trupulleikar í havnini eru ikki trupulleikar fyri føroya løgting soleiðis virka tað aftur og aftur vit síggja tað tá ið tað kemur til teiy allarveikastu tá ið tað kemur til til stovnar sum eru í serliga ringum standi her í havnið tað er altíð nokk av fólki og eg stuðli eisini tí at vit fáa hækkað støðir runt um landið men tað sýnist oftani at vera ótrúliga lítil vilju til at loysa tær avbjóðingarnar sum liggja her í havnini og her er tað at fáa eina útbúgving við løn metir mann hevur stóran týdning fyri at tað verður meiri lokkandi at hjá fólki at taka útbúgvingina her í miðstaðarøkinum og sjálvandi hevur tað nakað at gera við at her eru fleiri tilboð her er einki arbeiðsloysi taertað er alt møguligt annað og sjálvundrist eg á at tað skal vera so tungt at fara til suðuroyar at taka eina avbjóðing má eg siga akkurát sum her men tað broytir ikki tann veruleikan at mann hevur eina avbjóðing serliga her í tórshavnar kommunu og tað hava vit sum løgting eisini skyldi til at gera nakað við takk fyri
ja so er tað jenisa rana
gerso væl takk fyri baðha hug at siga til ruttvang at hon skal føla seg púra trúgv við at okur arbeiða íð hesum málinum og taka tað í størsta álvara tí hetta komið frá fakfelagnum skilafólk sum sita har og og koma við slíkum hugsanum okur skulu bara líka fáa eftirkannað og og finna útav um tað ber til um hvussu tað ber til og sovíðari viðvíkjandi øllum hinum so so hakran veikleika her sum sum r æhava sum menniskjur at okur gera altso svart hvítt antin ella tað er ikki antin ella í í hovi og í havn tað er báði og tað tað tað skuligur tað mugu oku soleiðis s mug okur síggja tað ha eg havi verið har suðuri í í í skúlanum eg trúgvi eisini at rutvang hevur verið og tað r tað er ein fragt at koma inn har og uppliva hvussu væl hann virkar og sita saman að teimum og og og eisini næmingum og síggja glað tey eru og hvussu intusiastiskt tey eru fyri at fáa tað at at ganga tað er ótrúliga gott so eg havi ongar ætlanir siguri stenberg og rutt vang og hennikold ongar ætlanir um at fara o niðurlaga nakað virksemi í skúlanum í suðuri heldur mótsatt edva jacobsen jacobsen tosaði um hetta her at tey fakærd eru gull verd og tað er púra rætt og hetta gongur út upp á at rætta teimum eina eina hond takka teimum fyri alt tað tey gera og prøva at lyfta tey eitt sindur upp útbúgvingar messeða so tey kunna verða uppaftur meira til gagn fyri okkura eldri og viðvíkjandi at fáa fleiri inn á útbúgvingarnar sigur stenberg so arbeiði okur við tí og tað er tað er ein prosess sum fær í gongd og tekur eitt sindur av tíð tí tí seturið skal eisini tillaga seg tað so men hetta gongur fínt tað tað haldi eg eisini á tí økinum

takk fyri tað ljóðar gott at landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum og eg má siga egeri eisini samd við edvi jacobsen at tíbetur hava vit á økinum nógv skikkaði starvsfólk hóast tey ikki hava útbúgving nemliga sum hava royndirígjøgnum nógv ár og og eg trúgvi at vit koma framhaldandi altíð at hava brúk fyri fólki sum sum sum ikki neytúrviliga hava hava útbúgving tað er bara tað vit gerast eldri og eldri og man veit at tá ið mann kemur upp hiðann viss hann aldur ið hvussu er tá mann kemur á eitt røktarheim so hevur mann tørv á røkt millum annað vegna kroniskar sjúkur sum blíva fleiri og fleiri við aldrinum og tað tað krevurmeira og meira í takt við at vit blíva eldri og eldri av førleikunum hjá teimum fólkunum sum sum arbeiða innan fyri fyri øki og nú var siri stenberg inni á hesini her við sjúkrarøktarfrøðingum og tað vita vit eisini at tað er eini fýrsoghálvfems umsóknir inn á at koma at lesa sjúkrarøktarfrøði á hvørjum ári so har høvdu vit eisini kunnað økt um tærførleikarnar í landinum og og og har hevur landsstýrismaðurin eisini sagt at hann arbeiðir at tey arbeiða við at meta um tørvin á heilsustarvsfólki komandi tíggju árini so tað kanska vit kundu líka hoyrt nærri um takk fyri
ja so er tað sovorta jensa rana nei tað er í ordan ger so vælvatn
tað er púra rætt sumruttvang sigur at tað arbeiðið er í gongd at meta koma tey tíggju árini hvussu stórur tørvur verður á ymiskum ikki bara innan fyri heilsu men eisini innan fyri skúla útbúgvingar soleiðis at okur kunnu kanska planleggja uppaftur betri og tað er rætt eisini at at tørvurin hann gerst størri onn størri innan fyri eldraøkið tí okur blíva eldri eldri og r hundrað rosent sannførdur um og og og troyttust ikki av at føra tað fram at okur skula sassa upp á útbúgving tað skullu okur tí at útbúgving vinnur seg aftur fólk sum eru røktarstarvsfólk ella hvat tað enn snýr seg um skúlastarvsfólk sum eru útbúgvin tey tey megna betri at geva í hesum førinum ta tað røkt og ta umsorgan sum sum krevst so tað halda okur fram við og og og sum sagt tað er eingin ætlan um at fara og niðurliga nakað skúla tað vænti eg ikki verður gjørt meg er landsstýrismaður takk fyri
ja so var hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og vit fara til næsta spurning nú er tað rósa samuelsen sum fær orðið at spyrja jenusarana landstýrsmann spurningurin viðvíkjandi dagsstovnalóg ger so væl rósa
takk fyri hara formaður hett er kanska ein spurningur sum kanska ikki ofta verður settur tá tað kemur til dastavnalógi til á dastana økið so mín spurningur tillandsstýrismannin tað er um er nøkur eftirmeting gjørd eftir á dagstavnalógin í vutvey túsn og fimm tlaið broytt soleiðis at stuðular vórðu lagdir út til kommunurnar umsita t metir landstýrismaðurin at tað er neyðugt at endurskoða paragraf fimm í dagstovnalógini fyri at fylgja upp og tryggja at nøktandi mennandi pedagogisk tilboð verða veitt til børn sum hava serligan tørv man siga serligan tørv tað øgiliga breitt hugtak og hevur landsstýrismaðurin nakrar ætlanirum at skipa samstarvð millum dagstovn skúla og frítíðarskúlatilboð fyri at tryggja eina samanhangandi skipan fyri børn við serligum tørvi í tvey túsund g seks tá vórðu kommunurnar fingu kommunurnar ábyrgdina av børnum við serlgum tørvi við tað at stuðlarnar vóru fluttir frá almennastovu til kommunurnar at umsita tal isia at at børnini komu so inn í barnagarðarnar at vera og tað er verið oftani ført fram at námsfrøðingum lærararnum at teir ikki hava nøktandi vitan ella umstøður at røkta børnum við serligum tørvi í nóg stóran mun fleiri av hesin børnuni hava brúk fyri eina skipan har støðir kann takast tørvurin hjá tí einstaka barninum fyri at mennast og fyri at mennast saman við øðrum børnum fleiri kommunur hava sett námsfrøðingar ráðgevingastovn innan fyri øki og so kunna seta skjótt inn og í førleikastøðunum eru nei í skúlun í førleikastovur serstóður settar inn til fólkaskúlan men tíverri vísa seg til fleiri børn við serligum tørvi tá ið teir koma í skúla ikki hava fingið ella fáa ta hjálp tey hava tørv á tað má eitt skipað t samstarv gerast millum dagstovns skúla g hvítíðarskúla soleðis at allir partar eru kunnar um tá tørvin hjá barninum og soleiðis hava møguleika at seta inn við hjálp frá fyrsta degi tá tá børnini byrjað í skúla og tað er óskiljandi fyri familjuna at tað erusonógvar skipanir fyri at halda seg til tað er soleiðis tað at tá ið eitt barn ganga ír barnagarð skal í skúla og tað er fevnt á sernám so ver tað foreldrini sum skulu koyra mansig tað fakuliga tað sum børnini hava brúk fyri so er tað foreldur skuldu bera tað millum tá tað kemur til frítíðarskúla so hava tey kanska eina ávísa vitan men ikki nóg nóg nógv til at barnagarðin kann hava koyrtupplýsingar til hvítíðarskúlan sjálvt um námsnámsfrøilig ráðgevingingin er inni í myndini men so tað e et sorðnin haltandi system vit hava og einki samskipað heildartilboð til hesi børnini og tí dett hesi børnini ímillum og tað kemur fyri at børn fara í skúla og eru noydd at fara úr aftur skúla
ja so er tað jenis av rana ger so væl takk harra form
maður hetta er eitt meira komplekst øki serliga tí at dagstovnarlógin í tvey túsund og fimm bleiv broytt soleiðis at stuðlar vórðu lagdir út til kommunurnar at umsita og eingin formell eftirmeting er gjørd av dagstovnalógini eftir at hon var broytt í tvey túsund og fimm og eftir at hon varð løgd út til kommunurnar ella hetta økið og ongar ábendingar eru um at kommunur ella dagstovnar halda at broytingin frá tvey túsund og fimm er ein broyting til tað verra heldur tvørturímóti fleiri av størri kommununum hava sett námsfrøðiligar ráðgevarar at taka sær sernámsfrøðiligu uppgávunum og á nógvum dagstovnum er siðvenja at dagstovnar samskifta við fólkaskúlan um børnini sum fara frá dagstovuni til fólkaskúla og frítaðarskúla nakað sum burdi verið heilt natúrligt men serliga atlit skulu og mugu takast viðvíkjandi hesum at lata við hvar mær upplýsingar um børn fara millum dagstovn og frítíðarskúla fólkaskúla uttan so foreldur samtykkja tað burdi verið natúrligt men men her eru atlit sum mugu takast sambært námsfrøðiligu stevnumiðjunum fyri stovnar hava dagstovnar eina serliga skyldu at leggja eina laðarliga ætlan um skiftið frá dagstovuni og frítíðarskúla nei lfrítíðarskúla ella fólkaskúla til rættis men fortreytirnar hjá nógvum dagstovnum eru skerdur tí tørvurin á faklærdum námsfrøðingum er sera stórur og ein veikleiti við skipanini er at tað er upp til tær einstøku kommunurnar hvussu tær raðfesta særnámsfrøðiligu uppgávurnar og yvirgongdina og tí kunnu mannagongdir og krøv sum verða sett um tilgongd millum dagstovnar og og fríðgerðarskulan og fólkaskúla vera sera ymisktakk fyri

ja takk fyri harra formaður tað veit ein og hvør sum hevur arbeitt í kommunalum regi at at tað er trupulleikar hvussu nøkinum nú sigur landsstýrismaðurin at at tað er blivið betri enn tað var tað er mikið møguligt men tað er státueyðugt ikki í mínari verð ikki ikki gott nokk sum tað fungerar í dag hetta er enn eitt dømi um at uppgávubýtið millum land og kommunur ikki altíð fungerar sum tað skal hjá teimum stóru kommununum ivist ikki í at allarhelst hevur mann sett tað sum sum av skal til men altso kommunur eru ymiskt fyri og kommunur taka eisini hesar trupulleikarnar sum hesum børnini hava sera ymisktøh allar hava ikki somu fíggjaligu orku sum tær stóru kommunurnar og tí eru hasum fólk ella børn sum sum sum detta niðri millum í síttskipanini og eg eg fari at biðja landsverkmannin um at hugsa um um vit ikki burdu farið gjørt eina eftir
síðan er tað tjóni nolso joensen
ja áhugaverdur spurningur frá rósi samuelsen í dag til landstýrsmannin og tað er sum eisini brandi samdur inni á epp á hægsta tíð at vit eftirmeta hesi tingini tí tað eru longu nógv ár síðani at hendan broytingin var og nettupp hetta her við smidligu smidligheitini at tað er kanska nógv foreldur sum setkie g vita av at at upplýsingarnar ella tey halda at at tað er upplagt tá ið tað eri komin in í systemið at at tær upplýsingarnar fara víðari til til næsta instans og g og eisini kanska nakað við upplýsingarskyldu hjá stovnum hvørt á sínum tí at eg havi møtt fleiri foreldrum sum sum bara halda at tað er ein ein sjálvfylgi at tað fer víðari men tað er tað ikki altíð øh og so er taðhetta her spurningurin við hvussu ymiskt tað verður gjørt frá kommunu til kommunu og tað kann nemiliga ein trupulleiki vera tað at tað eru tær fólkaríkastu kanska ríkastu kommunurnar sum hava eitt apparat rundanum men at tey børnini sum sum eru í teimum smærru kommununum vera fyri vatbýti í hesum førunum og tað eiga eiga vit øll felaga líkasum at at forbetra takk fyri harra formaður
og so er tað siristenberg
ja eg haldi at ta r ein góður spurningur børn sum hava serligar avbjóðingar ella serligan tørv tey fáa hann ofta ikki eftir einum degi og tørvurin varir ofta við tað kann vera ein í eina tíð men hjá nógvum kann tað vera yvir næstan alt lívstíðarskeiði og hetta her barnalívið er brotið upp ímillum dagstovn og skúla og tað má bera til at gera eitt annað smidligari eg veit at mann hevur roynt og sumt riggað betur enn annað og tað blívur alla tíðina betri men tað eru statvekk børn sum koma í klemmi so har kann mann gera nakað eg haldi ikki at mann man brúka hetta her við at mann ikki skal geva upplýsingar víðari sum eina forðing fyri børnini tí at tí at eitt og hvørt fakfólk veit tað at tú snakkar ordiligt við foreldrini og so eru tey við upp á tú geva uplýsingarnar víðari tí tað er til barsins besta visti ikki t tey setuvst at seta seg ímóti tí so hevur mann hvørfall eitt annað álvarsmál ssum mann má taka upp so má má ikki brúka tað sum eina forðing at eingin skal vita av hvørjum øðrum og so haldi eg eisini at hetta er eisini lýsir eisini nokk so got
er tú á jacobshavn
sera góð spurningur sum vit ofta hava hava tosað um bæði inni her og inni íð í í okka egna flokki í sambandi við at avberingin er at samstarv millum sum mann sigur millum stovn og skúla hvat er tað mann hevur fokus er tað barnið so so haldi mann skal inn og veruliga arbeiði við at fáa gjørt eina broyting tí mann hevur latið hetta latð hetta vera soleiðis ómindiliga nógv ár og tað vísir seg at mann hevur kanska loftað nøkur ting á dagstovnum økinum men so tá imann so kemur n innan skúlagott so fylgja teir upplýsingarn ikki við og tað kann vera til stóran stóra avbjóðing tí mann ikki man kanska ikki lofta tá týdningarmiklasta sum barnið hevur kanska fingið føroying í dagstovnunum um um ymiskt sum sum hevur hjálpt tí næminginum teil høndu hjálpt tí í barninum og so detta akkurát sum burtur aftur tá tey koma í í skúlan og tað kan var nógv tyngri at fáa skipanina at koyra aftur tað mátti ikki verið so trupult at vt fingið gjørt tað soleiðis at mann fekk
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur rósa samuelsen ger so væl
takk fyrhara formaður eg faria taka landsstýrismannin fyri svarið tað var soleiðis at eg var sjálv formaður í kommunufelagnum tá ið mann arbeiddi við hesin her at leggja stuðlarnar yvir til kommunurnar og tað reinki ivast í at tað var ein røtta avgerð at gera og so finguman mann fekk børnini inn í ta umhvørvið sum tey høvdu brúk fyri at vera og ikki soleiðisum tað var tá at stuðulin og barnið gekk uttanfyri barnagarðin og kundi farainn í vitja í garðinum og man slapp ikki inn í húsið tsot a enki ivast í tað er ein góð tað var góð broyting men ein avbjóðing er at tað manglar námsfrøðingar tað verður søgt eftir nánsfrøðingum í dag tað tað er eingin men tað er tað kanska eisini innanfyri tá tað kemur til eldraøkið har heldur ikki fólk sum sumsum søkja men tað sum eg vil við hesum her tað hettaher at mann hevur ikki tikið eina eftirmeting tosið bleiv um tá ið tað bleiv lagt út um allar kommunurnar fóru at gera líka og eingin siga øll skulu gera líka men ein eftirmeting kann eisini vísa hvat ið riggar og hvat ið kanska mann kundi justera upp á hvu man knn gera øðrvísi vit til dømis far í vesturvágum hava vit eina skipan sum eitt jól til jól altso t tá børni barnagarðinum fara inn í skúla og skúlin kemur inn í barnagarðin tað síðsta síðsta hálva árenn ey áðre tey fær skúla tað riggar øgiliga væl eg veit aðrar kommunur gera tað eisini tí at tá koma lærararnir at kenna børnini og børnini koma kenna hvønn annan og eisini tað er lættari hjá skúlanum er tað fleiri flokkar at seta næmingarnar saman og kanska kunnu lofta tað pá ein øðrvísi máta avbjóðingin er so tá ið tú kemur hjá børninið farin í skúla tá skulu frítíðarskúla har er skott ímillum at kanska tað hevur verið ein avbjóðing tað er eitlanin at vera í konflikt ella hvat hevði verið í í skúlanum og so flytur barnið ið fær barnið yvir til frítíðarskúlan og har er eingin vaksin sum veit havta gingið fyri seg at so konflikting kann kann útútvikla seg up á ein kanska óhepnan mátan uttan tað t tað forat tey vaksni vit a kuma at tosa um men eg veit eisini mann ger tað at við loyvi frá foreldrunum um so er so kunnu mann kann mann tosa saman tað er øiliga nógv og tey flestu foreldrini sum eri rættiliga nvíst upp á at ati at tað er ma sig tørvurin hjá barninumsm kemur fram um hvat enn hvat ið mann gevur loyvi til ikki loyv og gevravið leiv til so tað einkin ivast í at tað er nógv gott sum sum sum fer fram men í nøkrum førum vil siga t tað at tað manglar at fáa sett inn til tær næmingarnar sum eru bæði barnagar í skúla
so reyðensær hana ger so væl
eg haldi bestemt at nógvar tí sum sagt her í dag í hesum málinum hs spurninginum er sagt ofta á tingi og tað er tá tá kann mann hevur mann grund til kanska blíva eitt sindur besteinkiligur at er er er hendur for lítið so eg skal fegin taka hetta her málið upp brandi sandoy varð r avgjørdur hann helt at tar vóru kanska tær stóru kommunurnar sum sum faktiskt sær tað gekt gott so tær høvdu onga ongan áhuga í at gera nakað við tað ta eru smái dáttirniður ímillum var tann annar sum sum insinoveraði og taðer tatað er sikkurt rætt men men tað má ikki henda og á tí sit e sspyrjandi atso hvussu ber tað til at at at kommunufelagið ella kommunurnar einki hava hava gjørt við hetta altso hví hava tey ikki lagt upp til at at vissu ónøgdin er so stór til at fáa eina eftirmeting og er tað áhugi fyri tí so skal okra partur ikki liggja eftir tað kann eg lova her í dag og eg fari og biðja av starvsfólkunum hjá mær um at fara og og kanna hetta eitt sindur nærri og og vita um tað eru áhugi fyri hjá kommununum at fáa hetta eftirmett tí at hoyra efta sama snakkið áðr eftir ár um at tað eru børn sum ikki fáa upplýsingar við sær úr úr dagstovnum og inn í forskúla ella inn í skúla og kanska serliga tey børn sum hava mest brúk fyri at fáa upplýsingar við sær ha tað er ikki í lagi tí tað er púra samd við ein sum segði tað at at tað er eingin trupulleiki sum hann tosar rætt við foreldrini og og er tað ein trupulleiki ja so er øll góð grund til at fara at kanna hví tað er ein trupulleiki so hetta er eitt øki men okur kunn ikki blíva við at snakka um að okur mugu fara og gera nakað við tað so tað tað skal eg nokk taka stikil takkfyri
ja so er tað tað seinasta umfarið hvat tú samalisan fyrst ger so væl
farra formaður eg fari at takka landstýrismannin fyri at hannø tekur málið í alvur tey veit hann tekuuisimálirn í rættiligan stórum alvur og eg fari eisini at heita á landstýrismanninam at hyggja eftir um tað ikki er neyðugt at atat fáa meira námsfrøðingarnr inn á skúlarnar tí tað manglar námsfrøðingar vit hava nógv fantastisk góð hjálparfólk heilt fantastisk men tey hava ikki fakligheitina at hyggja eftir og eisini et tað her tað avbjóðingin er at tosa við foreldrini tá atð er nakað sum sum eri sum eg viðbreki og og tað er ein spesial vitan sum skal til við at tá skal møta foreldrunum rætt so tað ikki misskilja at tað heldur er ein hjálp til familjuna og barnið og tað kann eisini vera íí nærumhvørvinum tað er soleiðis tað at vit eru fár tætt upp á hvønn annan og tað er trupult at siga sannleikan sum hann er og g og ofta n er tað so sum mann bíðar við tá kanska varða útsett nær ið tað verður sagt og eitt barnalígt gongur øgiligat skjótt tkann skjót tað skifti frá bøkstovur eru tl barnabarnagarð í til smábarnastovun ella skúlastovurnar og so er nógv gloppið burtur úr harbeið tí at forðingin er har bein tú ikki hevur nónóg faklig eit tú ikki torir nóg væl at og gera tað og eg bangin fyri at varð meg skildur og tað ikki tað at ikki vilja men ofta bangin fyri tepla misskil tí tað eru nøkur dømur um at tað eru misskiljingar millum og tað er keðiligt og tað raka bara barnið so eg trúgvi at úti í samfelagnum úti ímillum starvsfólkini er ein øgiligan góður viljun og tað er tað eisini hjá foreldrunum men vit noydlia at hyggja uppá um vit ikki kunnu gera tað lígindi betur takk fyri
ja so er tað janus harana sum fær tað síðsta orðið samband við henda spurningin gerst væl
tað er púra rættur rossi samanlending gott at hesin spurningurin er settur og at tað kjakið kemur í gongd og hetta aspektið við við at tað er spurningurin um at duga at tosa við foreldrini eisini her er tørvur á serkønum fólkum tí er tað so týdningarmikið at okur eru eitt samfelag av útbúðum fólki at okur hava nokk av útbúðum fólki innan fyri øll økjur og í meini øll økjur samfelagnum eisini innan fyri vinnulívið sjálvandi tí okur røkka longur og tað tað kann vera at nógvar av myrkillingunum sum henda tað eru tá ið teir stuðlar sum kanska ikki hava førleikar at tosa við foreldrini kanska ikki duga at tosa við tey soleiðis at at tey vilja vera við upp á at fáa hesar upplýsingar har sum teir hoyra heima til næsta stig so jú eg haldi at hetta hetta orðaskiftið um hetta spurningin var gott og eg ætli mær í hvussu at fara víðari við tær takk
ja so verður hesin spurningurin eisini svaraður og avgreiddur vit fara til tann næsta spurningin og nú er tað spurningar til helga abramsen tað eru tríggir spurningar til helga abramsen tann fyrsta er frá bjørt samuelsen von er kon tað er viðvíkjandi fuglatelju nei orsaka tað er viðvíkjandi náttúru morgfeldislóg ger so væl bjørs samuelsen
harformaður spurningarnir soljóðandi nær kemur landsstýrismaðurin í løgtingi við náttúruug margfeldislógaruppskotinum hví er lógaruppskotið ikki lagt fyri løgtingið enn er tað væntandi politisk undirtøka sum darvar málinum til at seinka málinum hvørjar broytingar hevur ella ætlar landsstýrismaðurin at gera í mun til uppskotið frá andstøðuni sum samgongan feldi í maimánað og er ætlanin hækka játtanina til at styrkja náttúruverndarumsitingina undanfarni landsstýrismaður í náttúruvernindarmálum siristenberg legði á várið tvey túsund og átjan fyri løgtingið uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av margfeldunum í náttúruni tað hana sum vit eisini kalla fyri landsstýrismennin eru kanska lignir at tosa nú so taki orðið aftur undanfarni landsstýrismaður náttúruverndarmálum landsstýriskvinnan legði á várið átjan fyri løgtingið lógaruppskot um fyrisiting armargfeldinum náttúrumargfeldislógin tíverri var málið ikki avgreitt í rættarnevndini tá val varð útskrivað talan er um eitt víðfevnt náttúruverndaruppskot tað var ógvuliga gleðiligt tá landsstýrismaðurin segði seg fara at leggja sama uppskot fyri løgtingið tó við tillagingum ella broytingum men nú eru trettan mánaðir gingnir og enn er einki uppskot lagt fyri løgtingið tað kann undra at hetta skal taka so drúgva tíð tí tað liggur eitt sera stórt arbeiði í t ella hevur lagað eit stórt arbeiði í at fyrireika og gera hetta lógaruppskotið og at tillaga lógaruppskotið í samsvari við tey mongu hoyringsskrivini sum komu inn og við hesumvil egjarna leggja dent á at tað tók o langa tíð at gera uppskotið tað var blev arbeitt øgiliga leingi við tí eg haldi frá tað fyrsta útkastið var klárt til tað bleiv lagt fyri tingið gekk kanska nakað sum líkstaðinum ári tí at mann brúkti so nógva tíð uppá at gera hena ordiliga góða lóg og tí hevði eg kanska væntð at landsstýrismaðurin kundi komið við tí nokk so skjótt aftan á harblivin landsstýrismaður so nú eri eg spent up at hoyra takk fyri
ja takk so fær helgi abransen landssmaður orðið ger so væl
ja harra formaður eg fari fyrst ellum at takka fyri spurningin og her eru nógvir spurningar so ati eg klári nokk ikki at svara øllum fyrsta umfari og eg atli um at gera onkrar viðmerkingar eisini so tað verður í seinni umfari men fyrsti spurningur tað er nær kemur landstýrismaðurin í løgtingi við náttúrumergflslógaruppskotinum tað er íløtuni óvist júst nær íð uppskotið verðurlagt fyri løgtingið men málsetningurin er at uppskotið verðurlagt fyri tingið í nærmastu framtíð spurningur tvey hví er lógaruppskotið ikki lagt fyri løgtingið enn ætlanin er at leggja uppskotið fyri løgtingið við nøkrum tillagingum og tað arbeiðið er ikki liðugt tí er uppskotið ikki agt fyri løgtingið enn triðspurningur er tað vantandi politisk undirtøka sum darvar málinum arbeitt hevur verið út frá sama uppskotinum sum sirur stenberg fyrrverðandi landsstýriskvinnan legði fyri løgtingið í tvey túsund og átjan men greitt hevur verið frá fyrsta degi at tað uppskotið hevur ikki undirtøku í samgonguni taðyvirtøku gingið stiltið at fáa vita ítøkiliga hvørjar broytingar skulu gerast og arbeitt verður so við hesum og fjórði spurningur hvørjar broytingar hevur ella ætlar landsstýrismaðurin at gera í mun til uppskotið frá andstøðuni sum samgongan feldi í mai í ár og og tað er sjávandi sama uppskot sum siður stenberg haver og ein læragrund so so væntar mann at fáa tað ígjøgnum andstøðu uppskot sum mann ki kláraf fa ígjøgnum samgongu men tað er tað er so tað hmen har er svarið samgongan viðger enn tillagingarnar ið gerast skulu í mun til upprunauppskotið og tí ber ikki til at siga júst hvørjar broytingar í talanm verður um tó kann nevnast at onkrar ásetingar i upprunauppskotinum væntandi verða gjørdar neyvari umframt at broytingar væntandi verða gjørdar viðvíkjandi teimum tvøirgangandi ásetingunum tað er í greinunum sjey til tólv tað er tað sama sum eitur kapittul tvey í tí uppskotinum hesar ásetingarnar áleggja øllum almennum myndugleikum ávísar skyldur í samband við allar allar myndugleikar útinnana sum ávirka náttúrumargfeldið mett verður ikki at tíðin er búgvin at áleggja øllum almennum myndugleikum skyldurnar sum greina sjey til tólv í upprunauppskotinum leggja upp til og so er tíðin fariðfir fyrst takk fyri
ja takk sum onnur í orðiti eru hevur pálsan tað gjørt væl
takk fyri har formar ja við vóna sjálvandi jarnsøðuni atuppskotið um náttúrumargnfelsulógina verður lagt fram sum skjótast helst tysta dagin tmá bívi við at hoyra at eg er ósemja ug hendan kapittul tvey men tú kansker spyrja landsstýrismannin um tað kanska er væntandi vilju til atbera lógina niðan í samgongdini sum gera mann heldur ikkii blívur samdur um hvat skal broytast í kapittu tvey tí nú man snakka um tag í eitt ár so um tað er kanska væntandi vilja hjá samgongutingfólki í at fáa lógina framda yvirhøvur takk fyri
ja takk so er tað ingilin didrissen strøm sum fær orðið ger so væl
ja eg havi verið glað fyri at hoyra landsstýrismaðurin frá hann varð settur sum umhvørvisella sum landsstýrismaður í umhvørvsmálum at hann allar tí hørða havt ætlanir um hesa náttúrumarkvøldslógina eg kundi hugsað mær at hoyrt landsstýrismaðurin kanska sagt eitt sindur um hvat er fyri lóg sum hann ætlar at leggja fyri løgtingið eg hoyri at hann sigur hann sigur eitt sindur um at tað er við kapittul tvey tað er ein endurtikin nakrar ferðir men vit síggja eisini at at pengarnir kanska ikki fylgja við sum skulu setast av til sær náttúru hvussu eitur tað fyrisitingina er ætlanin at halda áfram við tí arbeiðinum og eisini hvat fyri aðrar broytingar er tað sum skulu gerast kunnu vit vænta upp um hetta verður ein heilt nýggj lóg kanska við einum øðrum navni ella hvussu umfatandi er hetta arbeiðið takk fyri
ja takk so fer spyrjarin orðið aftur ger so væl bjørt samuelsen
takk fyri eg fari fyrst at takka landstýrismanninum fyri hendan fyrra partin av svarunum og og spyrji um hann kann nágreina tá ið hann sigur nærmastu framtí nar væntar hann so at tað verður fyri jól ella væntaran í øllum førum at vera hesi tingsetuni tað vil siga í seinasta lagi í vár tað hevð verið gott at fingið at vita og og og so snakkar hann um hetta við at tað verða nakar broytingar í kapittul tvey øog tað er minnist meg rætt tann kapittulin sum snýr seg nakað um burðardygga nýtsluga á lendinum ymiskar ásetingar um tað kann landsstýrismaðurin koma eitt sindur greiðari inn á hvat tað er hann sum landsstýrismaðuin hugsar skal broytast har altso tá meini eg ikki bara sovorð má nágreina men meira ítøkiligt hvat tð er í kapittul tvey sum sum ikki er í lagi ella ella sum hann gjarna vil vil brúka ella broyta tí onkursvegna er mín fatan tað kann landsstýrismaðurin kanska siga eitt sindur um eisini ati kapittul tvey er nokk so er nokk so týdningarmikil í mun til at høvuðsendamálið við lógini er hetta her við burðardyggari nýtslu av lendinum og tað vil siga at mann skal hava nakrar fyrivarnis reglur og so frameftir sum eru umráðandi landsstýrismaðurin dámar nokk nokk so væl at spaireika og og hann hann sigur hann skilti ikki at vit í andstøðu lagta framan við rokna við at fáa tað ígjøgnum tað var tíverri soleiðis og tað fari eg altíð at harmast um at lógaruppskotið frá siristemberg bleiv lagt fram ta seinasta tingsetuna tá ið undanfarna samgonga sat og tað varð ikki lagt fram fyrenni kann mann siga a tann seinasta tey seinast lógarmálini vórðu løgd fram hjá teiri samgonguni og samgongan misti jú meirilutanm támillum annað tí atformaðurin í nevndini sum sat vi hesum málinum fórúr og tað var kanska viðvirkandi til at málið ikki bleiv avgreitt tað bleiv ið øllum førum liggjandi í nevndini og tað er øgiliga harmiligt og orsøkin til vat lagda fram í andstøðu tað søgdu vit eisini tá tað var tí at landsstýrismaðnin hevði saktan kom við tí og tað koma ikki ta tingsetunina og tí royndu vit tí vit vilja øgiliga gjarna at løgtingið hevirhøvur at

seinni táð kann eg gera viðmerkingar til onnursavt orði og aðrar viðmerkingar frá spyrjaranum men lat meg koma víðari við spurningum her fimtu spurningur var soeista er ætlanin at hækka játtanina til at styrkja náttúruverndarumsitingina tað var tað sum ingilin strøm eisi spurdi um og svarið tað er soleiðis nar upprunauppskotið til náttúrumargfeldislóg legði upp til at sett var á stovn ein fakvøn náttúrufyrisiting at sita fyri lógini í viðmerkingum til uppskotið varð víst á at tað var ilt at meta um hvussu nógv starvsfólk ið skuldu setast fyri at sita siti kundi verða fyri lógini á nøktandi hátt umframt sjálvt fyrisitingararbeiði og arbeiði við at fylla karmarnar í lógini út við kunngerðum og vegleiðingum máttu roknast við at fitta arbeiðsorku t støðugt mátti brúkast til skrásetingar og kortleggingararbeiði og til at gera skrásetta vitan atkomandi tá ið eitt tillaga lógaruppskot verður lagt fyri løgtingið verður tað framvegis ein fyritreyt at tein fakkøra náttúrufyrisiting verður sett at sita fyri lógini í teimum almennu viðmerkingunum í tí upprunaliga lógaruppskotunum varð mælt til at luta umhvørvisstovuni í minsta lagi trý akadmisk størv at taka sær av ávika vist at sita fyri náttúrumarkfeldislógini og náttúruskrásetingar arbeiði á lagnsfíggjarlógini fyri tvey túund og átjan hækkaði játtanin til umhvørsstovuna góðar tvær komma seks milliónir krónur og av hesum skuldi ein partur brúkast til at sita fyri náttúrumargnfveldislógnu og ein partur til at fremja í kunngerðin um at fyribyrgja og tína rottu á løgnisfíggjarlógini fri tve túsn g nítjan hækkaði játtanin til umhvørvisstovuna eina millión krónur av hesum vórðu seks hundrað túsund krónur raðfest ta til at menna náttúruverndar øki og til at seta sjøt til á arbeiði at gera áðrenns metingar av firðum tá ið tað tá eð tað tillaga lógaruppskotið verður lagt fyri løgtingið verður tað við einum boði upp á hvussu tann neyðuga náttúrufykitingin skal skipa verða skipað og fíggjað takk fyri
ja takk so fer spyrjarin orðið aftur ger so væl bjørt samuelsen
ja takk fyri fari eg at takka landsstýrismannin fyri seinna partin av svarunum hann vísti á hetta her við at undanfarna samgonga á fleiri umførum hækkaði játtanina til eina náttúrufyrisiting og tað var soleiðis at eisini her í løgtinginum so eydnaðist at fáa eyka játtan nettupp til fyrisiting av hesi lóggávuni men tá i lóggávan so ikki bleiv gjøgnumførd so var tað jú kann mann siga øgiliga óheppið at vit ikki eydnaðust at fáa gjøgnumførs lóggávuna men peningatørvin tá i mann vísir á hesi her størvini sum kunnu seta so havdi eg fleiri ferð víst á at eg haldi at mann skal hugsa nokk so landspolitiskt breitt í mun til ikki landspolitit man skaldthugskald nokk so breitt um um landið hjá okkum hvar er tað vit hava tørv á til dømis at vit hava tørv á øgiliga nógvum tá tað snýr seg um náttúruvernd vit hava tørv á at fáa kortlagt øll økini í føroyum hvørji øki eru sermerkt og hvørjar øki hava brúk fyri kanska at vera serliga vard vit hava brúk fyri at kunna skráseta hvar hvar tað er frítt hvat skal vera frítt at byggja og frítt at at hava virksemi tí tey ikki eru sárbar økir og sovíðari vit hava ongan slíka vit hava heldur onga lendis landslendisplanlegging og tað er tørvur á tí men tá ið talan er um hett hervegin at seta nøkur starv ið eina slíka fyrisiting so vil eg gjarna vísa á sum eg víst á fyrr at har eigur mann at hugsa at mann gott kann seta eitt slíkt starv í suðuroynni í sandoynni mann kann seta slíkt starv í norðstreymi so tað er ikki soleiðis haldi eg at øll hesi størvini nýtast at verða sett á í bygningin hjá umhvørvsstovuni í havn og eg kundi gott hugsaðmær at landsstýrismaðurin kanska eg ganga út frá hann sum landsstýrismaðurin á hasum økinum g hevur hugsað tað eitt sindur ígjøgnum hvussu hann sær fyri sær mann kundi gjørt eina desentrala náttúruverndarfyrisiting tí náttúran er íg úti á øllum okkara átjan oyggjum og tí haldi eisini at tað er upplagt at mann hevur størv kring landið tá ið tað snýr seg um náttúruverndarstørv takk fyri harra formaður

ja harra formaður h nú legði merki til at í viðmerkingum til hesari spurningarnar sum nevndistbjørt samuelsen at sirustenberg legði eitt uppskotum náttúrumalóg fyri løgtingið á vári í tvey túsun og átjan men sum hon skrivaði tíverri var málið ikki avgreitt úr rættarnevndini tá væl varð útskrivað tað er ikki rætt málið var lagt fram seinasta framløgudag tað vil siga sjeynda mars og fyrsta viðgerð var tann trettanda mars og tingið fór heim triðja mai og væliðvarð ikki útskrivað farinn á ólavsøku so lat okkum kalla ein spaka fyri an spaka távarandi samgonga var ikki samd um hatta uppskotið og tí bleiv tað súlta í nevndini men so kann tað undrast at somu fólk í andstøðu tá ið tey høvdu mist meirilutan bløvdu tað fram aftur og nú siga tay tað tí tey hv kevur tíð at bíða eftir mær altso ja framskundað tað nakað altso problemið er tað at tað málið sum tað sá út hevði ikki undirtøku og tað er tí at tey bíða eftir mær so at eg royni at arbeiða við at broyta tað soleiðisnar at vit finna eina eina undirtøku fyri tí og tað var eitt serliga kapittul tvey sum var trupul sum ikki hevði undirtøku og tí er tað vit royna at at snikka tað til soleiðsnar at vit fáa undirtøku fyri arbeiðinum sjávandi eri eg kedtur av at at tað tekur tíð men men soleiðinar er tað vist mú skal fáa tað fáa tað ígjøgnum so so so so tekur tað tað tí tað tekur uppskotið var væl fyrireikað frá frá ráðnum tá ter komu í tingið men tað var ikki politiskt politisk undirtøka fyri tí øh posteron spyr um te væntandi vilja í samgonguni at fáa at at fáa tað gjørt tað kennist einki til eg veit ikki hvus hvussu politiski viljan er at eingin samgongan hevur sæð hatta endaliga uppskotið enn oig eghavi heldur ikki sæð tað enn tí tað verður snikkað til og vónandi verður tað undirtøkan fyri tí tá i tað kemur eg haldi eg havi svarað spurningurin frá ingilin strøm í í síðsta svarunum frá spyrjaranum o nær tað so kemur fram tað veit ikki at málið er í heyst o og hvussu hesi tingsetuni takk fyri
ja takk so varð hasin spurningur svaraður spurningur nummar seks er eisini til helga abrasenni nummar friður tingstallinum næsta spurningur er eisini til helga abrasen landsstýrmann í úrvørt vinnumálum og tað er ein spurningur frá jóhannes joensen viðvíkjandi fuglateyðlingum gerst tú væl jóhannes joensen
hetta ein spurning til helggabransen landssmanni í umhvørvismálum milla umhvørvisum vinnumálum líkjandi fuglateljing og spurningljóðar soleiðis eru ætlanir um at hava regluligar teljingar av heiðafugli og svartfugli komandi árini og eru pengar tøkir til endamálið og viðmerkingarnir ljóða soleiðis seinastu árini er talið av heiðafugli og svartfugli minka rættiliga nógv kring føroyar ymiskar frágreiðingar er um hví so er verstur at fáa staðfest hvussu stórt tali er av ymisu fuglasløgunum í føroyum gjøgnum ei longri tíðarskeið eisini fyri at staðfesta hvørja fuglastovnar minka og hvørji vaksa í tali vit slu eisini hava í huga at burðardygd er lykilin til alla veiðu eisini fuglaveigu føroyingar hava siðvenju at veiða fugl einamest svarfuglu hugsast kann at teljingar staðfesta gongdina og hvør veiða er burðardygg tí verður hesin fyrispurningurin settur takk fyri jatað
takk so er tað helgi avhassen sum fór orðið gjørt væl
ja harra formaður fari fyrst at takka spyrjaranum fyri spurningarnar eg haldi teir eru áhugaverdir og eg fari t svara teir undir einum hevur tveir spurningar og eg fari a svara boðað undir einum einasta fullfíggjaða fuglateljing av heiðafugli í føroyum varð gjørd í nítjan hundrað og einogfýrs tað teljingin skipaði í náttúrugriparsavni fyri og seksogtretivu fuglakøni í norðurlendingar taldu tilfarið bleiv partvíst viðgjørt men fyri fleiri sløg er hetta einasta teljing sum vit hava síðani tá hava verið og eru nakrar fuglateljingar gjørdar men hesar eru avmarkaðar og ikki samskipaðar sum støðan er hava vit ikki tøl fyri gongdina hjá heiðafuglunm av játtanini stuðul til umhvørvisverndartiltøk eru í tvey túsund og tjúgu játtaðar tvey hundrað og fimmogtrýss túsund krónur til ávika við tjóðshavni og havstovuna til fuglateljingar í ramsarøkinum ella ramsar oyggjunum umhvørvisstova samskipar teljingarnar tjóðshavnið stendir fyri teljingunum av drunnhvíta í nólsoy og lunda í mykinesi og havstovan fylgir hvørt ár gongdini hjá bjargarfugli lomvega rito havhesti og partvíst lunda í skúgvoy afturat hesum hevur havstovan tælt lomvega og rito runt alt landið nakrar ferðir umframt at øvn umframt at savnað tøl fyri ternumbøli havstovan hevur eisini staðið fyri at telja heiða fugl í skúgvoy í nøkrum umførum umframt at havstovan hevur skipað fyri grágásateljing tjóðsavnið hevur eisini nakrar teljingar afturat ramsarteljingunum millum annað av tjógva men talan er ikki um skipaðar og regluligar teljingar umhvørvisvinnumálaráðið umsitur fuglaveiðulógina meðan tjóðshavnið umsitur kunngerðina um serliga fuglaveiðu til vísindalig og almannagagnligt endamál og kunngerðin um raning av lomgvliðareggum teljingarnar sum eru grundaðar og eg verði nokk noyddir at gevast her og taka restina í næsta umfari til tíðina farin takk fyri
ja so er tað jóhannes joensen spyrjians upp orðið aftur tá eg umsæl hann ynskir orðið gjørt so væl
ja upplýsandi frá landsýrsmannum nítjan hundrað og einogfýrs nevndi hann vóru seinastu skipað lateljingarnar av heiðarfugli og tað er rættiliga langt síðani og broytingarnir hava verið rættiliga stórar síðan tá tað kunnu vit síggja okkara ber oeygum so tað sum eg fái burturúr svarunum hjá landsrsmannum er at hetta er rættiliga óskipað økið her er eingin skipað gongd við teljingum á fugli í føroyum og tí hava vit faktiskt ikki ánis fyri hvussu støðan er tað merkir so eisini tað at vit er líkasum fumlað fram í blindum vithava ymiskar áskoðanar um hvussu tøðan er og eingin hevur eina loysn uppá hvussu ella einki svar upp á hví fuglatalið minkar á ymiskum fuglastøgum og tí havi eg kanska taðið skilagott at sett kjøtfest eina skipan sjávandi vit mugu hjátta pengarnir herfrá til tað har sum mann javnan telur fuglar gjøgnum eitt tíðarskeið soleiðis at mann fær hilling á hvussu tað gongur innan fyri tey ymisku fuglasløgini eisini tá hugsaður um at vit veiða ymisk fuglasløg og spurningurin er um tað er rætt at veiða fuglasløg sum eru hótt og onnur fuglasløg sum kanska ikki eru hótt at mann kanska kundi loyvt at meira av teimum eg nú havi eg ikki ordiliga skil fyri ella havi eg ikki innlit í hvussu nógv verið veitt tað kanska landsmaðurin veit men hvussu er tað at telja fugl hevði hvussu hvði skapt tað grundarlag takk fyri
ja takk so fer landsmaðurnir úr at gevasvæla jamessen
ja harra formaður lað mær fyrsti enntað svarið sum eg ikkibleiv liðug við umhvørvisvinnumálaráðið umsitur fuglaveiðilógini meðan tjóðsavnið umsitur kunngerð sum serliga fuglaumserliga fuglaveiðu til vísindalið og almannagagnlig endamál og kunngerð um ræning av lomvoyareggum teljingarnar sum er grundarlag undir hesum undandagsloyvum eru á havstovuni havstovan telur sum nevnt grágas men loyvi at skjóta grákast verður latið á búnaðarstovuni umhvørvisstovan samskipar teljingarnar sum umhvørvisvinnumálaráði fíggjar um játtanina til stuðul til umhvørvisverndartiltøk fuglaøkið liggur sostatt á ymiskum stovnum undir ymiskum ráðum og tískil er trupult at samskipa teljingarnar so sum mest fæst burturúr skal farast undir veruligar fuglateljingar sum kunnu gera geva okkum greiða vitan um støðuna hjá bæði heiðafugli og svarðsfugli í føroyum er neyðugt at samskipa hetta økið betri eg ætli mær at taka hetta málið upp til viðgerðar so greiðakan fáast á hvussu støðan veruliga er og eg má siga at eg eri púra samdur við spyrjaran í tí at hetta øki virkar rættiliga óskipað tí tað er so spjatt vit hoyra dagliga um um at ymiskir fuglastovnar eru hóttir men vit kenna ikki tølini vit kenna tølini fyri nakrar fuglastovnar ikki la nøkur fuglasløg ikki onnur og tað er óhappið og tí haldi eg at vit eiga at at at samskipa tæg soleiðs at vit fáa nøkur verulig tøl so tað hava nakað fyri at halda okkum til nú spurdi hann um tøl fyri veiðu tað má eg siga at eg kenni ikki tølini fyri veiðu men og eg veit held ikki um um um tey eru tøk nakrastaðni men tað er so støðan sum hon er takk fyri
ja takk so fær johannes joensen durðið eftir ger so væl
ja tað er eri túrasamdur landsmannium at tað virkar óskipa og tað er gott at hann fer í gongd við at at fáa tað skipað og er tað brúk fyri pengum til latið til at fáa øki skipað soleiðis at vit fáa regluligar fuglateljingar í føroyum har fyri øll øki ella øll fuglasløg so so skal eg vera við til at hjálpa so at eg vóni at landsmaður fer í gongd og hann skal fáa dyggan stuðul frá frá mær í øllum føroyum og vant í frá fleiri í tinginunum har tað er hetta er grundarlagi undir at vit kunnu siga um vit hava eieina burðardygga vistskipanir fyri tað sum ella ella burðardygga vinnu kanska innanfyri tað sum eitur fuglavágin men eisini tað at vtat hava eina burðardygga skipan vistskipanina fyri fugl í føroyum so eg vóni at at hann kemur aftur í tingin við onkrum upplýsandi innan fyri stutta tíð takk fyri
ja takk ja so er hasin spurningurin eisini svaraður næsti spurningurin er eisini til helga abrastaðnast mann í umhvørtum vinnumálum og hann er viðurkjandi larmandi skipum og tað er rósa samu segn sum eg spyrji har ger so væl rósa samu segn
takk fyriharformaður jasagt spurningurin hann er til helga abramsen viðvíkjandi náttarfriði og larmaskipum so fyrrt spurninguri hvat ætlar landsstýrismaðurinat gera fyri at fyribyrgja at skip liggja og larma so at fólk ikki fáa ella soleis at fólk kunnu fáa náttarfrið nakar roknast við at nakað verður gjørt og hvussu ætlar landsstýrismaðurin at taðn verður gjørt vit hava longri tíð hoyrt at fólk kærast sína neyðu sambandi væntandi hvíld og og svøvnfrið sum skilst er tað ávíst útlendsk skip sum larma ógvuliga nógv ógvusligani og nógv og meira enn vog meira enn hvat veð h og ávara ímóti granskingn sigur heilt greitt at larmurin skaðilig fyri heilsuna hjá børnum og vaksnum fólki tað heur ikki verið ein greið fatan av hvør hevur ábyrgdina landið ella kommunurnar tí má hon nú plaserast landsstýrismaðuin hevrin fyriboðað frá at arbeitt viðir í málinum og vildi eg fegin fingið upplýst nær fólk kunnu vænta sær at fáa heimafrið oh tá mann tosar um sum sum onkur má tosar um at tá tað dragast um larm so er tað eisini onnur sum koma við at tað er kanska onnur ting enn larm eisini sum talan kann vera um
ja taks so er tað svararirnir helgja abrabsen ger so væl
ja harra formaður eg takki fyri spurningin fyrst spurninguri ta er hvat ætlar landsstýrismaðuin at gera fyri at fyribyrgja at skipligi og larma so fólk kunnu fáa náttarfrið og svarið er soleiðisnar eg havi síðan eg tókvið hsum landsstýrismaður í fleiri umførum samskift við ymiskar áhugapartar um málið millum annað heimafrið havnarmyndugleikar og fakkøn ljóðfólk fleiri ymiskir loysnir hava verið umrøddir og eitt kunngerðaruppskot um óljóð frá skipum í havn verður ætlanið sent til hoyringar fyrsta dagin enn eru øll viðurskifti ikki komin upp á pláss viðvíkjandi kunngerðini og tí ber ikki til at greiða frá innihaldinum í kunngerðini í smálutum men ætlanin er at áseta markvirði fyri hvussu nógv skip í havn kunnu larma talan verður ætlani um ymisk varkvirði alt eftir degi klokkutíð og hvat slag av grannaøki talan er um ætlanin er at hera krøvini líðandi kanska í trý til fimm ár so at skip og havnarmyndugleikar hava møguleika og tí at laga seg til nýggju krøvini tó er ætlanin at taka toppin av trupulleikanum beinanvegin tað fer at liggja á havnarmyndugleikunum at tryggja at markvirðini verða hildin afturat kunngerðini er ætlanin at gera eina vegleiðing til havnarmyndugleikar um mátingar og annað sum krevst til at halda markvirðini næstaspurningur nær kann roknast við at nakað verður gjørt har er svarið fakønljóðfólk gera í løtuni neyðugar forkanningar og væntandi verður uppskotið til kunngerð um óljóð frá skipum sent til hoyringar í næstu tað vil siga í næstum tigir nærmastu framtíð og so er tað triðji spurningur hvussu ætlar landstýrismaðurin at tað verður gjørt og tað haldi eg havi svar upp á í fyrsta svarinum so at at fyrsta dagin so so verðu henda kunngerðin send til hoyringar og og so vónar vit at vit fáa hna lýsta so skjótt sum møguligt takk fyri
ja takk so er tað onnur eð fáa loyvi til at fáa orðið ftí hendrik old ger so væl
takkara formaður eg hoyri mann mann hoyrir og og ser nógv skriva um tað so at eg dugi sjálv at skilja at at tað mann veit at tað er ein bestemtur brúðr ella tveir ella tríggir hví mann ikki semjist um her sum nú er so so flytar tað bara frá eina kommunu tá næstu ella larmar illani so fer hann tá eina kommunu at próva aftur sjálvfylgir tað er tað ymiskt altso tað sum er tað viktigasta við tað er tað skip sum liggja móti har sum tað skráar altso sum tað er høgt móti kaiini har larmar nógv verri eina nógv verri har sum illa í mun til har sum sleppleymdi er og hitt er hví at tey sum larma illa hví ikki fáa beskeð um at tað er so ikki komið her tí tað er altso frá skipinum av hvá mann skal fáa dempa og tað er ein forrásøgin nemur uppgáva at dempa ljóðvíðingarins myrkni skipið hví tað ikki fáa boð um at tað heiðir ikki heimi her tá ið tær larma stillanir men at í staðin fær liggið flyta millum kommunur tað skilji eg bara ikki sjálv men at biðja tey fara avstað ikki koma aftur
ja takk so fær spyrjarin orðið aftir rósa samulsen ger so væl
takka landstýrismannin fyri svarið h nú svaraði landsstýrismaðurin aftur tað varðurgjørt stigvíst á afla sum man skal taka toppin av rutrupulleikanum og akkurát sum yvir eitt tíðarskeið øh hevur landsstýrismaðurin so ætlanin um at seta eitt minsta mark yvir hvussu nógv tað kanst tað kannlarma mest ella mesta mark ella minst jav mestamarki øog hennik old nevnir um hettaher við at dempa ljóðið ø og hvat við at siga at tær tey skipini sum larma illa ter slal á landstreym og tá er tað aftur hetta her mann skal seta man skal plasera ábyrgdin a hvør hevur ábyrgdina at tryggja tað at ein bátur ikki larmar vist mann bara hugsar um sjálvt ljóðið so kann mann dempa tað menið e havi iva tíðarskeið sum eg skili landsýrismaðuin sigur men at plasera ábyrgd soleiðis tað at tað er havnarmyndugleikin sum skal forða fyri at larmurin er við at atleggja um til og krevja at bátarnar brúka lanbsstreym og so tað l betala fyri tað tað er ta ikki nakað sum landstýrismaðurin hugsar eisini inn yvir eftir ja
saks so fer landsstýrsmaðurin helgja ababssen orðið aftir ger so væl
harra formaður ja her r vór nøkur ting hennikold hann nevnir hett her at við at flyta millum kommunurnar og tað er neftup tað sum eg dillemmaði í hesum her ati tann kommunan sum fær mest skip inn fortena mest men hon hevur eisini sæst trupulleikar av larmi so kommunurnar eru í kapping og tí er tað et sindur bangnar fyri at man sjálvur hvør eisini kommunan setur setirtreytir fyri at koma inn jamen so missir tú eina inntøku til eina aðra havn sum ikki setir somu treytir og tað er tí vit royna at gera gera nakrar reglur fyri altso sum allar kommunur kunnu liva við og í rósa samelsen spyr so um ummest loyvd alarm altso um at ætla at seta regreglur ja vit ætlaðu vit arbeiða við at tað ska ikki larma meir enn so so nógv við nærmasta íbúðar grannalag taðer tað er faktiskt tað tað at gera men men og vit taka toppin av beinanvegin og og so ætlar mann at at stramma eftæ yvir eina periotu sostnar atur tí tað tekur sjóvandi tí at eg tillaga alt alt hetta virksemi og so bleiv landstreymur nevndur landsstreymur ja tað tað ljóðar altíð sum tann tann fullkomna loysnin men hon er ikki so einkult sum ofta varður gjørd til landsstreymur er ikki ein ein ein vanligu tveyogtjúgu vált leidningur sum er lagtur umborð á forleingjara leidningur mborðá skip tað eru kirkjur káplar og ofta liggja á skipini uttaná hvørjum øðrum og og og tey eru rættiliga høg so hvussu fært tú ein kpu ella tí slagnum út til ta itra skipið og framvegis so tað er ikki so onkult hav tú gjørt til tað skal sjálvandi vera ein partur av loysnini og tað er tað sum sum havnnar sum sjálvar skulu skulu finna tav hvussu gera tað vivíjandi ábyrgd so er tað eingin ivi um at tað eru havnirnar sum hava ábyrgdina av larminum frá havnøkinum tað er ttaðsoleiðis tað tað hongur saman so hetta her er faktiskt tað sum vit arbeiða við og og kunngerðin hon er verða klár og hon fer til hoyringar fyrsta dagin takk fyri
ja takk so fer spyrjarin orðið aftur ger so væl rósa samelsen
eg fari at takka landsstýrismannin fyri svarið og tað er kim e sig taðvitkanafegnast um at tað verður ein ein loysn á málinum men fyri tey tað raka sjálvandi har gangatað ongantíð for skjótt og er væl vitandi um at landstraimur er ikki bara bara og serliga við sbátarn ikki liggja ta leggja bátarnin liggja t uttan uttan á hvørjum øðrum men isuman hyggur eftir teimum støðunm har sum mest larmur er so eru tað oftan ikki tilfaldi at bátarn liggja síðuna av hvørjum øðrum men skulu vit hava seg hendan larmin so mugu vit eisini hava ella skulu vit fyribyrgja hendan larmin so mugu vit eisini seta ordiligt tiltøk í verk og eg sjóv komi í sjálv faran øki har sum fyri fyri fyri nøgkrum árum síðani har sum larmandi bátar hava verið og har sum tað hevr akkrátsum verður verið trupult at finna útav hvat mann skal gera og hvussu menvistimann fá skorið tað væl vilja út í papp so at kommunurnar sum hava ábyrgdina t landsstýrismaðurin situr í havnirnar tá tær havnar so er ta kommunurnar so so er tað at fáa misse g taka gjørt greitt sol es tað at mann veit at tað er har sum ábyrgdin er og ikki alt hevur at liggja í sum kastibløka sum tað hevur verið gjørt meg sig í øll teir seinastu árini og tað kannt vera viðvirkandi til eisini so at eg vóni tað at vit fáa eina loysn upp á tað heilt skjóttja tak
so ferr helgi abransen orð aft ger so væl
harra formaður eg haldi tað var fyrsta árið eg var í løgtinginum tí veri í tvey túsund og átta ella tvey túsun og níggju tá setti eg ein fyrispurning um at tað sama tað var um larm á signaðbø tá poskifti ma hoyra eitt sidur um tað og eg bleiv hildin mest su fyri gjøldur ella í tingsalinum tí at um onkurt meinti at at eg knna at lurta eitt sindur orðaskiftin æaftur tá liggur á netinum at at eg nú vildi hava allar havnir í føroyum bler og deyðari so framvegis men tíðinare broyttar og nøkur ting eru hent síðani og tann fyrispurininbleiv settur til tálandsstýriskvinnan í umhvørvismálum og hon segðieg vísti á at hetta var ikki landsstýri hetta var hetta var kommunurnar so øtu ábyrgdina og hon situr nú sum borgarstjóri størstu kommununi menmen eg eri einki ímóti at gleðist yvir at eisini saman við henni í ørum at kunna loysa hetta málið tí at eg haldi hetta málið hevur seinnu árini útviklað so nógv tað verður ofta víst til at tað eru fremmand skip russisk skip og framvegis tað er ikki ordiliga so altso tað er merkila nokk so er tað ofta heilt smá smá skip sum larma rættiliga illa og so so koma eisini veldiga stóvru ferðamannaskipini og tú hoyrir næstan ikki nakaðljóði frá teimum so so atog tað er eisini ymiskt hvussu hvussu firðir í føroyum eru summastaðni eri onkrta fjall upp fyri og tá tá sjonerast fólk og og har sum tey ikki er har har hoyra tey einki tað eru eisini ymiskt frá húsi til hús hvussu hvussu tað slær ígjøgnum eg tosi við onkran sum sumsum plágast nógv alarmi og onkur beint ví síðuna av hoyrir einki so hetta er ikki so onkult sum tað ofta hvarðr gjørt til og tí havi eg ofta havt sagt hettaher at tað varðu ofta diskutera desibell henda við tisibellu handawi altso tað stutta ati langa til ta fólk kmu helst kunna sova altso to so kann tað eita so nógv disibell sum tað vil men men men vit skulu øll vera her vit skulu hava eitt vinnulív í føroyum o vit skulu hava virksemi eisini á havnarløgunum og summ so nógvum øðrum vit mugu tillaga tað soleiðisnar at tað bæði ber til at vera eitt eitt eitt land sum hevr eina vinnu og eitt land har fólk fáa frið at liva í sigun áðum takk fyri
ja takk so er hasin spurningurin svaraður næsti spurningur ðer frá siri stenberg til jørgun niclasen landssmanní fíggjarmálin vivítjand trygdini og arbeiðstrýstiin umborð á smyrli tað er spurningur ummar níggju tað er buda um hjá ní orsaka tað er spurigur nummar átta tað er frá bjørt samuelsen eisini til jørgun niclasen g landstýrsmann í fíggjarmáli viðvíkjandi framtíðini hjá føroyateli ger so væl bjørt samelsen
ja takk fyri harra formaður hesir spurningarnir snúgva seg um framtíðina hjá føroya teli øh og tann fyrsta er um ætlanin framvegis er at fremja fulla ognarliga sundurskilling so fjarskiftisnetið verður skilt frá føroya teli samtakinum tann næsti spurningur er hvør tað er sum fer at fáa fyrimun av slíkari sundurskiljing í hesum liggur kanska um mann líkasum hevur útgreinað tað um um um tað nú veruliga er ein fyrimunur fyri kanska allar partar og tann triðja er so hvør støðan nú er í mun til leiðslu felagssins sog har frætti við sjávandi í gjár um at nýggjur nevndarformaður er er settur í í móðufelagn viðmerkingarnar herfyri søgdu stjórið og nevndarformaðurin í føroya teli seg úr starvi og tað var eitt mótmæli ímóti ætlanin hjá landsstýrinum at skilja føroya teli sundur og leggja netið í egið alment felag í samgonguskjalinum stendur fyri at tryggja javnbjóðs kapping áv fjarskeftismarknaðinum verður farið undir fulla ognarliga sundurskiljing av almenna fjarsepsnetinum higartil er tað serliga løgmaður sum vegna samgonguna hevur verið heitur tasmar fyri fullu sundurskiljingina vit hava millum annað sæð hann í kjakið í í í sjónvarpinum um hetta eg veit ikki um um um tað kann landsstýrismaður sum sjálvur svarað men so mín fatan hevur hvussu verið frá almennu myndini av landsstýrismaðurin í fíggjarmálinum hevur verið eitt sindur meira varin og møguliga ivasamur um hetta men í øllum førum tann størsti privata kappingarnetin hjá føroya teli hevur lagt stóran dent á at neyðugt er at taka netið úr føroya teli til tess at fáa kappingin at virka betri og kapping er bæði góðum neyðug og økinum men tað eru eisini fleiri sum hava øgiliga gott innlit í hesa vinnuna sum ávara um atfullskiljing og har við stovnarin av einum almennum polfelag munopol netfelag sum skal umsita kaðanetini kann fara a darva menningini munandi og harvið gerast eitt stórt afturstig fyri vinnuni so væl sum borgari kring landið og harra formaður tað er eisini neyðugt kanska at nevna at tað er neyðugt við fíggjarliga styrki til tær stóru útbúggingarnar sum skulu gerast á økinum takk fyri harra formaður
ja takk so fer jógvi niclasen orðið nei tað er jógvi niclasen sum fær orðið fyrst til landsmaðurin fyrst okur orðið áðrenn onnur ger so væl jógvi niclasen
har var formaður lat meg fyrst svara bjørt samuelsen at eg rokni við at framtíðin hjá føroya tele er bjørt men vit minnast øll telefonverk føroya løgting og tað gav okkum telefon mann skuldi kanska ringja og ein tók telefonina og segði støðin og so framvegis men tá vit so fingu kapping á økinum so hendi ein rívandi framburð ikki bara við kappingarneytanum men sanniliga eisini við føroya tele til at vit nú hava kanska tað besta netið á okkara leiðum og tað sum vit ynskja samgonga tað er at vit fáa fult gjøgnumskygni og fría kapping á økinum vit hava skrivað í samgonguskiljunum at tað skal vera ein ognarlig sundurskiljing og í føroya tele er mann ikki samdur í tí hinvegin halda kappingarneytar og kappingarmyndugleikar at tað er tað rætta so ein altsursmaður so havi eg valt nýggjan nevndarlim tað so vit fingu í gjár nýggjan nevndarformanni føroya tele og tey hava so fingið uppgávu frá landsstýrismanninum um at fremja eina óheftað frágreiðing sum lýsir fyrimunir og vansar fyri felagi fyri samfelagi og fyri kappingina við einum sjálvstøðugum netfelag endamálið er fult gjøgnumskygni og fría kapping og tí hava vit biðið um at í hesari her óheftu frágreiðingini skal mann eisini kunna lýsa alternativan hátt at náa sama málið tað vil siga fult gjøgnumskygni og fría kapping vit hava í dag eina dugnaliga loysnu á føroya tele tað havi eg eg sagt alment og tað standi eg við men júst hvør støðan hjá henni er og verður tað er eitt mál millum nevndina í føroyateli og leiðsluna tað er ikki nakað sum eigarin tað vil siga landið eigur at blanda seg uppí takk
ja takk so er tað onnur sum fáa høvuðt til at vorðið høgni hoydald ger so væl
harra formaður á ein hátt so haldi at landsstýrsmaðurin lat upp fyri at mann at mann kann endurskoða hesa støðuna sum sumja serliga løgmaður haldi hevur vri talsmaður fyri at mann skal ognarsundur skilja neti frá farateli øhog tað ivist eg sjálvur í ella tað haldi ikki rætt tí at so tí at eg meti at at við teimum útbyggingum skulu gerast fyri at framvegis at vera um vit kunnu gerast tað millum allarfremstu lond við fjarskifti so má tað vera gjørligt at kunna útbyggja netið og at taka avgerð í tí sambandi tí e fari at pyrja landsstýrismannin um hvussu verður nú við tnt hvør kemur at sita í tí leysa nevndarsessin sum harher kann tað hugsast at stjórin far á tele ella umboði fer á teli aftur komin í har so mann kann taka tær avgerðir sum að ikki bíða tí her her er nokk farið eitt ár í hvussu hálvt annað bara við har mann er liðug og bíða eftir at kunna taka tær avgerðinar skulu til fyri at útbyggja okkara fjarskipsnet
ja so er tað kristin og háfoss ger so væl
ja nú er kom tað fram at landsstýrismaðurin hevur valt nýggjan nevndarformann og eg vóni at mann skjótt kann fáa frið rundan um eisini leiðsluviðurskiftini soleiðis at fyrst og fremst fyri starvsfólkini soeis te vita hvat tey skulu fohaldast til frameftir og eisini sois at felagið kann byrja at hyggja meiri frameftir aftur og at menna seg eg hugsaði at at seta ein spurning til landsstýrismannin formaðurin í tingbólkifólkafloksins christina andreasen hann hevur víst á ati ynskt verður at selja føráteli er hendan her sokallaða sundurskiljing av net og tænastupartin bara fyrsta stig og heldur landsstýrismaðurin eisini at fora telið skal seljast eg kann leggja afturat at christin andreasen harafturat víst t til at fekk mann pengar fyri søluna so skul mann beini brúka tað til at gera enn fleiri tunlar við er tað nakað sum landstýrismaðurin eisini heldur skilagott ella sær hann telenetið sum nakað sum skal vera á almennum hondum og sum er ein grundleggjandi undirstøðukervi hjá øllum fólkinum í landinum
ja takk so er tað aksel williamson johannesen gjørt so væl
ja takk fyiharra formaður øhsambært tí sum er komið fram í miðlunum so er tað tvinnar orsøkir til at leiðslarn ar fara á telag hevur sagt seg úr starvi tað eina er at mann er ósamdur við landsstýrinum um at mann ognarlaga skal sundurskilja móðurfelagi og pf net hin er at stjórin í feráteli samtaksstjórin sum hevur sitið í nevndini í pf nt er koyrdur úr nevndini og tí sigur han hann kann ikki hava ábyrgd av av tí virkseminum men samstundis hevur hann ábyrgdina tí hann er jú samtaksstjóri fyri alt altvirksemi um landstýrismaðurin er umhugsaður for stjóran í nevndina aftur ella m landstýrsmaðurin kann koma við en grundgeving hví at stjórin er koyrdur úr nevndini í pf net
so tað hennur gol sum fær orðið ger st væl ja
nú sigur landsstýrismaðurin at tað koma ikki eingin gongd á fyri at nýtt tel av gentu men tað er ikki rætt eg haldi hana ikki sekkina ov væl inni inn í søguna tí okra okra telefonverk fyri at løgting var ótrúliga frammarlaga langt áðrenn nakað annað annað kappingarnevndir kom digitaliseringin við gentu tá ið tað var næstan einki gjørt av teg aðrastuna tá ið tað so fór í holt við onnur viðurskiftur eg mennist at vera fyrr enn at ella meðri eg vil sæð vera her so vil eg vísa okkum hvussu fantastiskt tað kundi gerast við einum telefaksi tá tær so komu her í norðurlandahúsi og fungja at vita tað at mann brúkti telefaksi út í mykinesi so segði tær við hvat okur komu at forkert stað tykur eru langt frammanfyri í svøríki langt frammanfyri hatta er slett skulaðið sum gjørt tú í svøríki havt hann at eitt telefaksi út í mykinesi til døgurðis so so tað varð gongd á langt áðrenn nakrar annar byrgintir
sandoy vórðu gjørt so væl
ja takkfyri harra formaður tað er gleðiligt at landsstýrismaðurin arbeiði við hsum málinum og at vit í løgtinginum nú koma at fáa eina frágreiðing um hetta málið hvussu hvat er gagligt fyri fyrifeløgini framyvir øh eg eri av teirri fatan at netið hjá hjá bæði føroy á tli og og hjá sv eigur at vera á almennum hondum eg haldi ikki at tað kritiska undirstøðukervið hjá okum skal fara á privatar hendur tá ið tað sum sagt so er alneyðugt at vit tryggja kapping ígjøgnum hetta net soleiðis at vit fáa bestu prísir og vit fáa bestu tænastu frá frá teimum veitarum sum við nú einaferðkunnu velja okkum so tí tí taki eg ikki undir við at at mann einskil netið men men eg gangi fult undir fyri inn fyri at vit fáa størri kapping á økinumtakk fyri
ja takk so fær spyrjarin orðið aftur bjørt samelsen ger so væl
ja eg fari at takka landsstýrismannin fyri svarið eg eg faktiskt se væl nøgd við svarið á tann hátt ati at eg haldi ati at tað er ótrúliga skilagott at landsstýrismaðurin lovar at gera eina greining av um tað er fornuft í tí sum hann í skrivað í samgonguskjali tí eg má siga at eg haldi tað vera heilt ótrúliga vandamikið at fara at pylka við landstýrismaðurin segði tað sjálvur vit hava ti somu l net vit hava í heimsflokki obeginna at pilka føroyá sæli sundur bara tí at ja eg skal ikki siga bara tí men tí at taðheru nakar kappingarneytar sum ynskja tað tað er svirka simpulen sum av høvdi undir arminum tað má eg siga og tað er kanska vert at nevna tað ati nú nevndi eg í viðmerkingum hettaher við at at løgmaður hevur veri heitur tasmau fyri hetta her og tað geri eg kanska eisini tí at hann hevur verið frami hesum málinum men eisini tí at landsstýrismaðrin í vinnumálinum í dimmallætting segði at tað var eingin tað var eingin ivi um at orsøkin til hetta her stóð í samgonguskjalinum var tí at løgmaður hevði ynskt at at tað stóð har og hann eghú sum kunnut fyrrverandi fíggjarstjóri í hesum her hjá hesum privata kappingarneyti men og tað er fyrisovítt fínt at vilja størri kapping tað vil eg eisini tjóðveldið vil fegin at vit hava góða kapping á økinum men eg keypi ikki ordiligt tað at mann ikki kann fáa ta undir verandi støðu tí netið liggur longu í dag í partafelag net um mann hevur sanniliga sett skott ígjøgnum upp á allar møguligar mátar altso tað er ein dáblivur soleiðis at tey ikki ein gong slppa at ganga ín gjøgnum summiinngongd altso tað tað er næstan blivið so og sjálvandi hevur mann so eisini tí eftir parturenum dótturfelag so eru tað nøkur ting saman men eg haldi bara t mann mán hugsað tjóðaráhugamál her og áhugamálin hjá tí stóru vinnuni í føroyum altso allari vinnunu í føroyum og hjá hvørjum einasta borgara í hesum landinum vit í øll av hangu av góðum samskifti og hava góðar góðar sterkar skipanir so eg fari staðiligat mæla frá at mann beginnur at pilka føroya otelur sundur men at mann sjálvandi brúkar onnur amboð til at styrkja kappingina tað takið eg undir við takk fyriharra formaðurja
takk ger so væl her í glasey
nútykjast fólk hava gloymt at tað var undanfarna samgonga sum setti arbeiði í gongd at skilja sundur at siga at alt er sundurskilt í dag tað er ein sannleiki við motifikatiónum tey hava til dømis somu fíggjardeild tey hava tað somu teknisku fyrisitingin sa allir tekningar taðer allir tær somu so so so jú har eru sínar giðeffektir men tað er eingin ivi um at vit skulu hava gjøgnumskygni og vit skulu hava kapping vit her inni mugu ongantíð ræðast kapping við at skilja tað ognarliga sundur so tryggja vit bæði gjøgnumskygni og fría kapping tá tað verður spurt um um at selja og ikki altso eg eri hvussur av teirri fatan at tað er bara eitt sum er verri enn eitt alment monopol og og tað er eitt privat monopol so so er tað munopolir so so sum til dømis netið er men annars tá tað kemur til tað luftborna netið í dag so eru altso tvey net og tað vil siga at føroya telið hevur eitt og og ein kappingarneyt í privatur hevur eittsvað har eru tvey net frammanundan men eg vil siga at at at hetta er tað vit hava sett okkum fyri í samgonguskjalinum øh og vit hava nú biðið um eina greining og tann greiningin skal so lýsa fyrimunir og vansar við hesum men skal eisini kunna lýsa kunnu vit náa málinum á annan hátt og hvussu skuldu tað sum verður gjørt tá tann frágreiðingin kemur so taka vit endaliga støðu tá tað kemur til nevndina í ftnet so skal nevndarlimur veljast har men tað er nevndin í føroya teli sum velur tað og tað ætla landsstýris sær ikki at blanda seg uppíja tak

takk fyri harra formaður og landsstýrismaðurin vísti á at hetta við at vit hava tvey luppborðnnet vit eru veruliga langt frammi í mun til fartelefoni og ein orsøk er beinleiðis at at mann hevur tvey net mann hevur kphavt kapping um tað og tað hevur gjørt at mann hevur útbygt skjótt og væl eg haldi tankin um at hetta her net sum longu er eitt partafelag skal leggjast í einm alí eitt alment monopolnetfelag tað virkar mær ótrúliga gamaldagtangagongd eg dugi serikki at síggja at so hygg eftir roknskapin hjá føroyateli í dag at netið er jú ikki tann sterki fíggjarligur tað vil sigat mann mann mann skipar eitt felag sum faktiskt er í hvussur eftir lutfallium í dag rættiliga veikt serliga hi eisini tsuámann hyggur eftir samskiftspartinum í føroya teli og so eisini hjá tí privata felagnum á marknaðinum nema hey so eru tey visti ann hyggur eftir støddunum hjá teimum so hava tey altso tey hava góðar rakstur tey kenna pengar og tey hava pengar til at gera íløgur men netfelagi eg veit ikki altso í mínum høvdi kann tað gott blíva ein bremsa í øllum hesun her so eg hopi at tað eisini verður lýst í hesari greiningini altso hví vil mann yvirhøvur tosa um at leggja tí tað er so komið fram so við og við at tað er bara tá jarðbundna netið mann vil leggja í eitt felag fyri seg og og tað gleðir meg eisini at mann er farin burtur frá tí at at byrja við tosaði onkur um at øll netini skuldu í eitta almenna felagi og tað be tíst sá mann fór at skraða at tað loftsvornu netini eisini úr fór oy á teli og allarhelst keypa tað fyri tí privata men tað ljóðar ikki at landsstýrismanninum sum á terætlan altso eg eri púra samd í at tað at mann skal kunna hava fult gjøgnumskygni og at mann skal tryggja kappingina tað eru tvey aðalmál og so sigur landsstýrismaðuin vissi mnn kann røkka tað á annan hátt so fær mann at gera tað tað ljóðar øgiliga áhugavert og og og tað gleðir meg veruliga at henda greiningin verður gjørd og at hon er vónandi fullkomiliga óheft soleiðis at vit í løgtinginum eisini kunnu brúka hana til nakað fornuftigt so ja so mong vóru orðini og takk fyri

harra formaður í einari sundurskiljing so sigur bjørt samuelsen nú at so blívur netfelagið so veikt altso tað er annað upp á hvussu ið tú flytur kapitalin altso kakapitalgrundarlag leggur tú fyri bæði feløgini øh tað eru kappingarmyndugleikar og til kappingarneytar hjá føroyateli sum siga tað er tað einasta rætta at gera at skilja sundur á føroyatæli leiðslan har hevur hildið nakað annað h tað sum eg bara sigi tað er at vit hava skyldu at tryggja gjøgnumskygni og kapping nú verður víst her at tað eru tvey luftborin net í føroyum og samfelagsliga ljóðar teg ikki rætt altso tað eru tvey sama slag net hann tennir runt um kring t tvær antennir síðumsíðu allastaðni tí tað eru tvey net tað ljóðar skeivt eg vil siga at at ein sundurskiljing hevur nógvar fyrimunir við sær men tað kann eisini hava ófyrimunir og tað er teir eg vil hava lýst tar nú lat meg taka eitt annað dømi og úr mínum egna umhvørvi lat okkum ímynda okkum at tað var alanticrwas sum átti vága floghavn so eri eg vísur í at so hevði sass ikki komið á flogin tað er tað er eg vísur í tað kann væl vera t tað hevði verið gott men men vissi ið mann ikki kann hugsa tankan at tað kanska eru tvey jamen so burdi hvussu svara plantigerivis bara fingið vágá floghavn tað haldi eg bara ikki e rætt hmen tað eru fyrimunur við at hava tvey feløg í flogferðsluni men tað er eisini ófyrimunur eg skal ikki koma in á teir her men sum sagt nú fáa vit lýst hetta okkara mál er púra greitt tað skal vera fult gjøgnumskygni og tað skal vera fríkapping tað er ein kappingarneyti í dag og tað er ein annar kappingarneyti privatur sum roynir at koma inn men hevur tað ógvuliga trupult við at koma inn og hevur so sínar meiningar um hví tað er men tað er altso møguligt og tað skal vera møguligt við fríari kapping
ja takk so er hasin spurningur svaraður sum vit fáa víðari til tann næsta spurning tað verður eisini bjørn sámast senn sum skal hava tann spurningin tað er spurning nummar ellivu til ljóðið nógvur niclasen landsliðs mann fíggjarmáli viðvíki á nólsoyarleiði ger so væl bjørt sámað senn saman sín eg vil gjarna heita á spyrjan um at biðja um orðið fyrst ja ger so væl persóni
spurningarnir snúgva seg um nólsoyarleiðina ta vil siga leið hálvfems heldur landstýrismaðurin at at tað vera í lagið at lækka tænastustøði munandi fyri fólk og farm á leið hálvfems í fleiri vikur heldur landsstýrismanntað vera í lagið at seta inn avloysara skip sum hevur avmarkað atgongd fyri rørslutarna og ikki atgongd til koyristólar og har ikki ber til at halda hóskandi koronafrástøðu heldur landsstýrismaðurin at tí nøktandi einans at fáa farm tvær ferðir um vikuna við skipi sum bert kann flyta farmin tá hægsta hægsta flóð er nær væntar landsstýrismaðurin at ella kongsdóttir kann koma í sigling ám leið hálvfems og kunnu nólsoyingar vænta at hon verður í fastari sigling til terna kemur aftur í sigling eg haldi tað skuldi vera um mjóltíðir tærnasta røkir nólsoyarlagina er farin í dókt til fjøruti ára klassing og ynskja at vita at tað skal berða til at búgva á leys á oyggjunum so er ein avgerandi tátturooyggjarbúgvarnir hava tíðarhóskandi ferðasamband trý hundrað og fimmogtrýss dagar um árið og tí má n skipast soleiðis fyri at ta ferjur verða tiknar útsiglin úr sigling so verður í minsta lagi eins gott samband sett inn fyri fólk og farm og avgerandi er sjálvandi eisini at tað er at atkoman er fyri rørsluterna og at hon ikki er tarnað leið hálvfems millum nólsoy og tórshavn telis millum tær oyggjarleiðir sum sera ofta eru fyri broytingar av ymiskum orsøkum hetta er hvørki haldbart fyri fólki í oynni ella fyri vinnulívið sum hava tørv á regluligum sambandi og ndi farmaflutningi nú terna fera betring til jóla lækkartænastustøði munandi í mun til flutning avfólki um farmi og tað er og tað ger tað nær um ógjørligt hjá fólki o nólsoy a hava ein planlagnan gerandisdag tá broytingar so ofta verða gjørdar á fasta ferðasambandinum bara tað mann boytir eitt sindur fráfaringartíðirnar nú tað er tað er órógvandi fyri fólk í í teirra gerandisdagir bæði fólk og vinnufyritøkur brúka bilin so flutningsar fara til nólsoyar til vøru og tyngriviðføri og hava bil og farmaflutning alt eftir hægstu flóð at bara hava ta alt eitr hægstu flóð tað hoyrir ikki okkara til tí til og her eiga vit eisini at hugsa um sløkkibilar og størri flutningsavur takk fyri
eg dak so fyri landsmaðurin vórðu jørgnytlesen ger so væl
ja á deg
eg haldi at tað er sera umráðandi at hava gott ferðasamband til nólsoy og tað ynski eg sjálvandi at virka fyri men umstøðurnar á nólsoyarfarleiðanum kundi verið so ónatúrliga nógv betur tí samgongan sum sat frá tvey túsund og ellivu til tvey túsund og fimtan sett sær fyri at byggja níggjan nólsoyar feroyu verklagslógi varð samtykt prosjekteringin varðgjørd byggingin vaðbjóðað út játtan varð sett á fíggjarlógina í tvey túsund og fimtan men so kom undanfarna samgonga við til dømis spyrjaranum eisini við til tað at strika játtanina til nýggja nólsoyar feriu steðgaði málinum og valdi at brúka pengarnar til kontór í havn men eftir løguætlanin sum landsstýrið hevur gjørt so verður peningur settur av til at endurnýggja strandferðsluna her ímillum nólsoyar ferina strandferðslan hevur í nøkur ár gjørt vart við at nakrir tangar umborð á tærnuni vórðu illa tærdir og vandið var fyri at skipið bleiv lagt og tey boðini vóru so komið nú at skipið blívur lagt vit fingu eykajáttanin í august fyri at lúka hesi krøvini og verða tangarnir tí nú umvældur strandferðslan hevur í løtuni er ikki annað avloysaraskip tøkt enn ljósupp eykatúrar verða gjørdur við verandi aloysarabáti til tess at betura kunna halda koronufrástøðuna strandferðslan metir at tænastustøðið hesaferð nú terna fer eg dákk sum so noyaktiðav tað sama sum hevur verið tað í undanfarnu árini og tað er so tað h tørvur á meira farmaflutningi ja so ivist eg ikki í at strandferðslan finnur eina loysn uppá tað ella kongstóttir skuldi koma til føroyar fyrr í ár men er hon seinkað vegna umstøður í sambandi við koronufarsóttina annars heyðin verður sett í sigling á nólsoyarleiðini beinanvegin og terna fór í dokn erla fer væntandi í sigling á nólsoyarleiðini millum sjeyndu tíggjunda novembur upplýsir strandfaraskip landssins nú bleiv eg ikki liðugur at svara men tían fór men eg fái orðið aftur takk fyri formaður
ja takk so ertu onnur sum fáa orðið siri stenberg ger so væl
ja eg haldi at tá ið vit tosa um samdferðslu her inni so tosa tað ofta um tað bara sum um tað eru tunellur og at gera vegir og at mann gloymir ofta tað at tað statvekk eru nøkur fólk sum skula sigla og tey eru ofta við serdan lut man haldi eg man kann siga tað at tey sum sigla eru afturúr skyld tað at fáa endurnýggja til gomlu fergurnar haldi er eitt stórt mál sum eigurat verða sett á skrá eg dugi ikki at síggja tað í fíggjarlógini at pengar settar av til ta í hesum samgonguskeiðnum men tað er alneyðugt at fáa gjørt og eisini at mann hevur skip sum lúka tey krøv sum eru fyri atkomin til øll fólk soleiðis at tað ikki verður soleiðis at vistu tú hevur eitt annað tarn so sleppr tú ikki við so tað skal bara vera mín áheitan um at mann fær endurnýggja flotan og at mann eisini ger tað sum mann yvirhøvur kann fyri at tað eisini gongur liðaligt fyri seg tá ið umvælingar og annað eru og nú kemur s eitt avloysara skip sum an átti at eisini at farið og bøtta um nakað
ja tað so etur hennir gold sum rokgir so væl
ha hara formaður jørgun niclasen skal vera glaður fyri at okusi toppaði hasir ferguni tí at tað hevð veri ein katastrofa av í aðru verð í tvey túsund og og og og og fimtan tjúgu at fara í bygt eina fergu sum sildu seinni og tók helvtina a tí sum hin tók og tað eru øllfólk glaðiigvir í dag ikki minst nólsoyingar er gleður fyri at mann ikki bleiv bundin at sita við einum fergu sum yvirhøvur ikki kann kundi brúkast eftir nýti visti mann hyggur eftir tølunum í dag fyrr í ári í fjøru hundrað túsund fólk ferð millum umframt fimm túsund bilar so tað er tá ið o hetta nýggja kemur í gongd so fer mann at síggja um um tað roynir so mikið væl at mann skuldi forseti við tí a bygt av tíslagnum ella man fara aftur til tað gamla eitt annað sum eg haldi er eitt sindur harmiligt tað er tað sum strandferslan vit tvinga til at betala eitt øgiliga stórt belop til at at liggja í havn altso strandferslanar betalar eina millión í havnargjaldi út ímóti eini einari millión í havnargjaldi í mun til klaksvík betaliðnuman og hálvfjerðs fyri ta skipið sum liggur har umframt tað at vist teir fara út víð inum einum

takk fyri harra formaður eg haldi tað e ótrúligt at mann kann erpa sær av at hava steðgað byggingin av eini fergu tí at hon ikki akurát passaði til til tann tørvin sum var visti mann vildi virkuliga jamen so var hann laga hana til tann tørvin sum var og so at byggjana að tað burdi eg ikki tað burdi ikki verið nakað erpasar av at hava tikið hana av øhannars er tað lívs viktigt ati oyggjarnar hjá okum hava gott ferjusamband fyri trivnaðin hjá fólkinum og nú tá ið ið ið teirna feri okk so eri jú upplagt at brúka millum annað hassford tá ið hann ikki siglir um skopnafjørð til at at flyta farm og og tað tað haldi e g er er er ein rímiliga góð loysn øvit eiga at vit eiga at finna finna smidligar loysnir í hesum landinum og og tað ivist ikki í at at landsstýrismaðurin eisini fer at geratakk fyri
ja takk so verður tað høgni hoydal gjørt so væl
ja harra formaður eg havi ein nokso ítøsiligan spurningr til landstýrsmannin um dokkingina nú øh nú kemur erlla kongstettr nýggja skipið og sjálvandi er tað ein ávísum bati haldið í mun til ljósup til nólsoyar kundi hasa siglt oftari eisini men tekur fáa bilar men hon tekur hvussu her fólk við við við koyrikstóliøðrðum men hví hevur mann valt at koyra ternuna í dokk hesar her dagarnar áðrenn er tað kongstóttur kemur eg havi skilt ta klakskar sleipestøð kann væl taka ternuna tá ið erla kongsdóttir er komin so hví hevu mann valt hetta tíðarskeiði her nú har ið altso bara beint nú hesaher tíggju dagarnar kan að verar tí gju teldu dagarnar at ljós skalljós skal sigla tað sktað skilji eg slekkikik kann kann landstýrsmaðun greiða mær frá tí
ja takk so fær bjørt samuelsen orðið aftur ger so væl
takk fyri harra formaður hendan samgongan hevur sett null krónur av í hesum samgonguskeiðnum til nýggjan strandfaraflota tað er ikki rætt sum landsstýrismaðurin jú tað er rætt landsstýrismaðurin sigu vit hava sett pengar av sigur hann um samgonguna ella um tað fíggjarlógin sum landstýrið kom við men tað er altso jørgun niclasen landsstýrismannin ígjøgnum formannin frá fimmogtjúgu til sjeyogtjúgu tað vil siga tað er ikki nú og landsstýrismaðuin hevur rætt í at tað bleiv tikin ein kanska eitt sindur trupul avgerð um heldur at fara at byggja tær felags avloysaraskipið sum nú er erla kongsdóttir sum kemur men tá bleiv so bygt umframt havransóknarskip bleiv tað bygt ein avloysarafekk undir undanfarnu samgongu tað er tann gongdin vit skuldu halda fram við og tí harmaði tað meg tá ið eg sá fíggjarlógina at tær stóð null krónur til endurnýggjan av sandfariflotanum og teir fyrstu pengarnir koma ikki á ferðin í tvey túsund og fimmogtjúgu tá eru so fimmoghálvfjerðs milliónir krónur settar av sum svara til kanska kostnaðin av tí eini ferguni og fimmoghálvfjerðs krónur o ári fimmoghálvfjers milliónir ári eftir og sovorðo hálvtrýss og tá eru vit á leið á helvtina av tí sum strandferðslan sirin er neyðugt fyri endurnýggja flotan men harra formaður tað sum eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hann kavn svara upp á øgiliga ærliga hvat hevði hent hetta er øgiliga óvarsamur spurningurtil landstýrismaðurin hvat hevði hent um m um um um nú terna varð farin at dokt tveir dagar fyrr hvat hevði hent hjørgun niclasen gjøgnum formannin hvat hevði hent um brannbilur ikki varð sloppin út í oynna tí støðan er tann altso hetir ein álvarsom støða hastorð sum siglir millummillum skopun gsiglirarm frá serliga kanska eisini nei frá frá undirsjóvartunninum er ikki tøk altíð og hon kann bara sigla tað stendur beinleiðis tá høg flóð er tað vil siga at mann í nólsoyar í mun til farmur er av hangur av um høg flóð er og og ljóshup er ikki egnað til vetrarsigling við tí tað er so nógv fólk sum ferðast um um fjørðin hvønn einasta dag so heldur enn at kasta grót aftir hvør gjørdi hvat í hvørjari samgongu so haldi at nólsoyingar hava brúk fyri at fáa svar upp á hvussu kundi mann kanska loyst hetta betri ella ber tað til tað kann eisingalt vera tað sterkt ber til so kann landsstýrismaðurin siga tað men hetta er øgiliga álvarsom ting sum lólsoyngar standa við í dag takk fyri
takk fyri svørðari er jørgen niclasen landsstýrismaður sum er orðið ger so væl
harra formaður tað sum er nú er tað sama sum hevur verið tey seinnu árini so tá ið bjørt samulsen setir spurnartekin við tað sum er nú hví hevur hon ikki gjørt tað fyrr altso tað er eingin munur so sigur hon tað viðvíkjandi brammbili altso mær vitandi eg brambilur in nólsoy altso mannmá ikki siga bara at standa her bara uppfinna problemir altso tað tað er tað er tað allarminsta men men sum sagt ein ein avloysarabátur en komin fyri fýra árum síðan tók mann fjernaði bygging á nýggjari nólsoyar feriju og har brúkti undanfarna samgonga pengarnar til at keypa kontórbygning í havn til landsstýrið fakta so kann mann grenja nú ja men erla kongsdóttir hon kemur í sigling sum sagt væntar mann nú millum sjeynda og tíggjunda novembur hon hevur seinkað fleiri ferð hog hon tekur hundrað og tjúgu ferðafólk tó veturin sjeyoghálvfems sum tekur tríggjar bilar h og mann sigur frá strandfersluni at tað fer at taka tólv minuttir at sigla millum nólsoy og havnina to er atløgan tikin við eg giti at tað er í góðum veðri tað kanska fer at taka eitt sindur longur tíð tá ið tað ætlar so so eviðir spurt um hví ið ternan er farin nú á beting og tað er av teirri orsøk fyri góðkenning frá skipa sínuum at mann fór langua ferá skipa sínum einogtretivunda august so skuldi skipið liggja men so fekk mann undantak fyri at sigla eitt sindur longur mann segði at eina vetrarsigling afturat við teirdum tangum tað vildi mann ikki men til nólsoyarleiðina so havi eg sæð at ein andstøðupolitikari og fyrrverandi landsstýrismaður á økinum mælir til at tórshuvna kommununa yvirteku í farlaðini tað eru hvussuur áhugaverdir áhugaverdir tankar tí sum er nú havnarborgarar altso nólsoyingar eru jú í tórshavnar kommunu hvørji ferð tey traðka í land í havn so skal landið betala fimm krónur per persón tá sami persónur fer útá til nólsoyar so tá hann traðkar í landð í nólsoy skal hndbetala fimm krónur landið fimm krónur afturat men nú ljóðar aðrir tónar at nú ætlar kommunan at yvirtaka hetta her og heldur hana bara senda rokningar
takk fyri so er tað bjørt samelsen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður tað er ikki sannheit hasun landsstýrismaðurin sigur undanfarna samgonga bygdi erlig kongsdóttir sum avloysara skip og tað er rætt at nólsoyarfergan bleiv bleivútsett tí at hon var ikki tíðarhóskandi hevði hon verið bygt so hevði mann verið í teiri støðu í dag at mann hevði eitt forgamalt skip eitt forgamaldagsskip sum slett ikki rúmaði tí serliga ferðafólka vøkstri sum hevur verið men lat tað fara undanfarna samgonga bygdi erlikongstur eftir mín spurning til landsstýrismannin er hví eru null krónur settar av til at endurnýggja strandfaraflotan í hesi samgonguni í hetta samgonguskeiðið og so ein nokk so kanska spurning beinleiðis t landstýrismaðurin kundi tað verið framskundað jørgun niclasen gjøgnum formannin kundi kundi landsstýrið framskundað kundi samgongan verið við til at framskundað tær játtanirnar sum eru settar av frá fimmogtjúgu til sjeyogtjúgu soleiðis at mann kom í gongd við endurnýggjan á flotan tí vit kunnu skjótt semjast um at tað er tað er ikki bara til nólsoyar tað er eisini aðrar farleiðir altso bara tað at at tað er fjøruti ára dokking tað sigur rættiliga nógv um aldrin á ferðaskipini so ellil jørgun niclasen enn eina ferð til tað svarið gjøgnum formannin tá ið hann sigur ati tað er bramber til nólsoy ja tað er tað men hvat við tá ið tað er stór eldur sum tað var tá brúkar mann meir enn ein tá hevur mann brúk fyri at fáa hjálp út í og tað og tað hevði mann brúk fyri nú støðan var har altso landsstýrismaðuin jóasm momman veit ii av am mann hevði brúk fyri hjálp so og at ternaðatøk var heilt avgerandi í tí spurninginum so eitt annað tað er vinnulívið oti í nólsoy hevur brúk fyri at fáa flutning avvørum alla tíðina tey eru í dag av hangi av um tað er full flóð ella ikki um tey fáa sína vøru og markanrista høvdinum og sovíðari hetta snýr seg veruleikanum bara um at mann politisktsemist um at vit skulu framskunda tað at fáa endurnýggja allar tær gomlu fergurna og tað vilja vit í tjóðveldið sera fegin stuðlasamgonguni í vist samgongan við framskunda null krónur til at blíva nakrar krónur nakrar milliónir soleiðis at tað kunnu byggjast ein ella kanska tvær fergur í hesum samgonguskeiðnum takk fyri hara formaður

gersuvæl harra formaður nú veit iki vsu nógvar brannbilar ið bjørt samulsen eldur skuldi vera í nólsoy visti at nú til dømis kemur eldur í øll húsini í senn so so mugu teir hava ræðuliga nógvar men altso tað er altso ein bramnbilur í sandoynni og tað føla tey seg tryggan við eg haldi at nú royni mann bara nú hevði hon dummase við hesum góða brandbilinum tí hon hevði bygt spurningin upp á ein bramnbil skuldi út til nólsoyar og hon visti bara ikki av at har var ein bramdbilur altso tað er er líkasum mær vit eru a og hon segði jú hvussu hvussu skulu vit fáa ein bramdbil út tað var uppbygnaðurin av spurninginum og har er ein bramdbilur harra formaður g eg haldi ikki langt frá tað er r er formaðurin sum hevur syrt fyri tí altso løgtingsformaðurin fyrrverandi borgarstjórin í havn h undanfarna samgonga var fantastiska at endurnýggja strandferðsluflotan hog tað størsta frambotið tey kláraðu tað var at keypa spógvan eg veit ikki um hann er frá hálvtrýssunum taðmaa vera hara leið øh og og altso við at at kasta eftir øðrum ja eg harmist um at mann ikki fer langt síðani hevur orðnað tangarnar á ternuni tí so rendit okkum ikki hendan trupulleikan men tað orðna vit som nú h og vit noyðast nú tí at tella fær ikki loyvi til at sigla fyrr enn tað hevði gjørt eg harmist um at korona hevur gjørt at tað hevur seinkað so nógv við erli kongsdóttir at fáa ta skipið tí tað er vænta vit ein ein góður avloysari eg havi skilt at nólsoyingar eru glaðir fyri tærnuna h og tað sum liggur fyri framman er ein nýggji sandoyartunnil og tá eru tvey skip á træk so vit hava møguleikar fyri framman at niðurgera ljósupp ljóshupp er ein fantastiskt skip tað er tað sum mykines fólk hava einki annað so at niðurgera tað tað er forvánaligt her í løgtinginum ljós hupð hevur avloyst hvørji ferð og tí hevur gingið í strálandi og tá ið erle congsdóttir kemur so verðr hon sett inn í siglingina og tá verður tænastan munandi betur enn hon hevur verið tey seinastu fýra árini tá ið ternaðn he verið dokt
takk fyri so er hasin spurningurin svaraður vónandi so er tað punkt tíggju tað er til jørgen niclasen landsstýrismálni í fíggjarmálum viðvíkjandi tunlum og tað er johannes joensen sum hevur tann spurningin ger so væl
til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum ivíkjandi tunlum og hann er einfaldur hvørjar eru ætlanirnar við vágatunnlinum og norðoyartunlinum tá ið hugsað verður um tunnilsgjald og tunnilsfelagið og viðmerkingarnar r her bæði londsgjøldini og útveðarnarkostnaðurin í vágao norðoyartunlinum eru goldin í næstum men partafelagið krevur enn peningin lovað hevur verið at avtaka gjaldið og felagið tí verður hesin spurningur settur takk fyri
takk fyri so er tað jørgun niclasen landsýrismaður sum hevur orðið ella skal svara ger so væl
harra formaður tá ið samgongan var skipað var tíðindafundur og fólk vita sikkurt hvat ið løgmaður tá segði men prísurin fyri at nýta tunlarnar hann er lagaður eftir í dag kostnaðinum fyri raksturin og í fjør var raksturin beinleiðis raksturin av vága tunnunum tvey komma tvær milliónir og norðoyatunnunum fýra komma fimm men harafturat so kemur trygging og umsiting og størri afturvendandi íløgur og so eisini stórar útreiðslur fyri at innkrevja at her er bumhjaldur eg trúgvi at hatta má vera dýrasta innkrevjing sum vit hava í mun til kann mann fara inn men tað samda ting fyri framman altso ljósini í vágatunnunum eru skift tað kostaði hann átta milliónir og størri íløgur standa eisini fyri framman millum annað leggja streymkáplar stoypa og tríggja síðurnar á tunlunum og asfaltering og tað fer mann í gongd við eftir núverandi tunnilsarbeiðið tunnilsfeløgini siga at komandi tíðina verða brúkt tretivu milliónir upp á norðoyatunnilin av hesum eiði sev tíggju milliónir har skal leggjast nýggi kápel og tað er so seinni so skal vágatunnilin eisini umvælast sambært tunnilsfeløginum tey siga í tunnilsfeløginum at lánsgjøldini tey eru afturgoldin sum jú avttalan var at so skuldi vera frítt og vágatunnilin vardi í tvey túsund og seytjan og í norðoyatunnilin tvey túsund og tjúgu men gjaldi eg so minkað so líðandi síðani tá og heilt niður í tjúgu krónur fyri persónbilar og hundrað krónur fyri lastbilar eg kann líka leggja afturat her at altso landið rindar ímillum tríggjar og fýra milliónir krónur óbeinleiðis til tunnilsfeløgini tí fólk sum pennla fáa ein ferðastuðul sum svarar til millum tríggjar og fýra milliónir krónur og sum eg greiddi frá áðrenn raksturin av báðum tunnlunum er umleið seks milliónir so við seg í í tá tað var frítt at koyra so hevði mann bara sparingin í ferðastuðli næstan verið nóg mikið til ræksturin
takk fyri so er tað høvið hjá tingfólki at taka orðið ella hava viðmerkingar ger so væl tað er fyrst edva jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað sum er áhugvert í hesum her við tunnilsgjaldi fer fyrst at láta ein avtala í at tá ið ter varu útgolnir so skuldu tað blíva frítt at koyra taðer so eitt mál sum hevur koyrt leingi men umsitingin av hesum málinum sum er rættiliga dýrt at umsita og tað at krevja gjøld og so samanlagt við tí at tað sumvar ein partur v afturgoldið í í eg dugi iki at síggja at nak serliga góðar forrætning eftir hondini at krevjagjøldin visti tað at at mann tók gjaldið av so fær man heldiski mann fær sagt pengar fyri akkurát tað sum tað kostar endurgoldið frá landinum so at tað er øgiliga tung umsiting og hon fer avstað við meginpartin av pengunum so eg haldi at tað er vert hja landsstýrismann hyggja eftir hvat egentiliga er eftir í í ella hvat æting r fyri fyri landið og og fyri tunnilsfeløgið at krevja hesi gjøldini inn hvat liggur eftir at kistupotnium takk fyriha formaður
takk fyri so er tað beinur johannesen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður jú vónandi so heldur mann seg til tað sum løgmaður boðaði frá tá ið samgongan bleiv skipa og eg hugsaði kanska at hava ein spurning til fíggjarmálaráðnar t spyrja hvussu nógv tað kostar í mun at í rakstri og ørunum í mun til at fáa ein bil koyrandi gjøgnum norðyatunnilin og í mun til dømis kaldbakstunnintakk fyri
takk fyri so er tað johannes joensen sum hevur orðið ger so væl
ja soleiðisummaðurin svarar so hevði eisini roknað við at svarað var líknandi tí at tað gevust nók stastóran meining at hava gjald tá ið tað kostar meira at umsita enn at mann fær inn øtað er bara tað at so má mann fáa eina skipan sum sum ger tað soleiðis at viðlíkahaldi er í lagi og tað kann mann brúka ella fáa nógva aðrar skipan til at at virka og fáa gera tað soleiðis at báðir tunlar bæði norðoyatunnilin og vágatunlin hava eina aðra skipan sum sum vanlig tunlar hav í føroyum við at mann brúkar vegskattin og ein part av honum til til at vilíkahalda tunlarnar tað skuldi sjálvandi verið at tað var oyramerkt til at halda hesar stóru tunlarnar líka eg bara hugsa um mær eisini at viðmerkt at landsýrsmaðuri hevur møguleikan eisini at royna at fáa vinnugjaldið til dømis niður tí vinnugjøldini eru nokk nógv hægri enn tey vanligu gjøldini eru mær vitandi so í vinnugjaldið í vágatunnilum hundrað krónur per vinnu bil størrina vistu so eg hugsi fyrsta lagi kann mann hvussu gera tað í øðrum lagi sjálvandi avtaka hasi gjøldini og sum mann fær fulla nyttu av tunlinum takk fyri
takk fyri so er tað jørgen niclasen sum er úr oyri ger so væl
ja nú bleiv spurt hvat tað kostar at koyra ígjøgnum kaldbakstunnilin og tað er sjálvandi ókeypis eysturringurin sum fer til havnar hann koyrir ókeypis ígjøgnum norðskálatunnilin hann koyrir ókeypis um brúnna við streymin hann koyrir ókeypis í kaldbakstunnlinum h meðan klaksingurin sum skal til leirvíkar hann betalur tunnilsgjald og í einum útbetaltum tunli og hvalbiartunnilin letur upp væntandi januar februar eg havi ikki hoyrt nakran sum ætlar at krevja tunnilsgjald inn men hann kostar nakað tað sama sum vágatunninkostar vit fara nú á borð á tunlar norður fjall og tað kemur ikki uppá taðal at krevja nakað tunnilsgjaldað har eg havi annars heldur ikki hoyrt nakran sum heldur tað øh eysturoyartunlinim hava vit sett tað púra greitt í lógina nú var eg landstýrismaður tá uppskotið bleiv lagt fram og tað vil siga har stendur tað púra greitt at tá ið tunnilsgjaldið er goldið tá ið lánsgjaldið lánini er afturgoldin so verður frítt at koyra í eysturoyar og sandoyartunnilnim taðvl siða innskot frá landinum tað er eitt innskot so skulu vit halda okkum til tær avtalur mann hevur gjørt við brúkararnar so eru vitunlarnir útgovnir men sum eg sigi tað eru nakrar íløgur s skulu gerast tær verða gjørdar nú so taka vit endiliga støðu til hvat skal henda við gjøldunum men eg haldi at tað er áhugavert at penlarar fáa so so nógv endurgoldið fyri hvønn túr tey koyra gjøgnum tunlarnar og saman lagt er tað ið ferðastuðuli millum tríggjar og fýra milliónir um árið og samlaði raksturin av báðum tunlunum er seks milliónir krónur so bara tað ferðagjaldið bleiv lagt yvir til raksturin so klárar tað næstan at dekka tað so tað virkar eitt sindur øvugt tað liggja og krevja pengarnar inn fyri síðan at betala t útaftutil tey somu fólkini tað erkarucell sum eg haldi vit í føroyum ikki burdu havt fyri neyðum
takk fyri so er tað johannes joensen sum er orðið ger so væl
hveg eg eri púra samd jørgun niclasen hatta gevur set ikki meining og visti mann fær lýst tað nóg væl so so haldi eg øll síggja tað at tað gevr ikki meining h og eisini tað tað er gott tá an hevur gjørt tað nú í teimum nýggju tunlunum sandoyartunlinum og sartunnin ella í felagnum har at mann tá mann hevur hevur goldið gjøldini neilándskostnaðin so fella gjøldini burtur og mann koyrir frítt soleiðis eigur tað verða so vit skilja ikki hví mat tví heldur um at norðoyingar og vágafólk ella norðoyatunnin og vágatunnirin skulu hava eitt gjald um allar ævir tað skilji eg sletti ikki so eg haldi at mann nú má fara yvir og siga tað hetta her hetta her hesin eg veit iki ýhetta býtta gjaldið at nú er tað komin so leiðis niður at nú er bara taka tað av tá øll láninr eru goldin so er eingin meining meir at hav hesi gjøldini so tað er bara at fara í gongd og broyta lógirnar sum vit fáa til endan allar tunlar í føroyum fríðar at koyra ígjøgnum so aer vegskatturin sum sum minda fyri vilíkahaldið av tunlinum takk fyri
takk fyri so er tað jørgen niclasen sum hevur orðið
ger so væl tað er ógvuliga tað er ógvuliga dýrt at krevja inn bummgjald altso eg nevndi tað tað má vera dýrasti innkrevjingarháttur yvirhøvur altso at at at sjálvt tað at krevja pengarnar inn kostar næstan tað sama sum teir pengarnir sum sum mann man vil hava fatur á staðisi ð kanska út móti eltuni fer til at krevja hesar pengarnar inn so so men men men ein tunnil eitt gjald tað tað forðar fyri fyri einari menninga so so tískil er ein bummur ein bremsa og við kostnaðin hvat tað kostar at krevja inn so er ein bummur dummur tí tað eru so nógvir aðrir hættir at at krevja pening inn so men eg haldi at at mann skuldi hildið at mann skuldi hildið tað sum mann lovaði og tað er at tá ið mann hevur betalt tunnilin aftur lánini aftur sum báðirtunlarin hava gjørt so skal tað vera ókeypis men fyribils eru nakrar íløgur sum skulu gerast og tað er má fult í gongd við og tá ið vit koma hartil so taka vit støðu til hvat ið so hendi víðari fyri mær er eingin ivi um at tunlarnir hava goldið lánini aftur og at tunlarnir nú skulu blíva ein kasjimaskina til landskassan tað veit eg ikki um nakar her í løgtinginum helt tá og eg rokni heldur ikki við at nakar løgtinginum heldur tað í dag so tað verður uttan iva ikki longdu í suðurfríttakoyrim
takk fyri so er hasin spurningur vónandi svaraður vit fara yvir til punkt níggju tað er fyrispurningur til jørgun niclasen landstýrismann í fíggjarmálnum og tað er viðvíkjandi trygdini og arbeiðstrýssnum umborð á smyrli og tað er siri stenberg sum hevur set tann spurningin fram ger so væl
takk fyri harra formaður uttan at yvirhøvur fyri at halda meg til tunnilsgjald ella ikki so má eg siga at akkuráttað hesin spurningurin kemur beint aftaná mann snakkar um einki at betala tað sigur okum eitt sindur um hvar okur er stødd tá ið tað kemur til sanferðslu í føroyum tí at tað eru heilt onnur viðurskifti sum gera seg galdandi tá tað kemur til suðuroya siglingina tey øta um mann sleppur avstað og um tað er nóg trygt eg havi havt onkrar spurningar fyrr um smyrðil og fer at spyrja aftur nú ø landsstýrismannin í fíggjarmálum um siglingina hjá smyrðlesi sum hevur verið sera óstøðug og tað hevur verið proplematiskt leingi og tað sum fekk meg til at seta spurningr aftur tað var tí at tað kom fram í miðlunum at skiparin vísti á at hann var stúrin um trygdina hjá manningini og tað er tríggir spurningar hevur landstýrismaðurin nakrar ætlanir um at bøta um trygdarstøðuna og arbeiðstrýsti hjá manningini av smyrli og um ja so hvørjar ætlanir og eisini er ætlanin at hækka játtanina til strandferðsluna í hesum sambandi tað hevur verið soleiðis í longri tíð ati suðuroyarsiglingin hevur verið merkt av nógvum farmaflutningi og sjálvum sr er tað rættiliga positivt og tað er eit tegn um at tað økt vinnuvirksemi og tað eru øll ordiliga glaðfyri so tað er ikki at taka feil av tíð á hinari síðuni so hevur mann so sjálvandi tað at tað eisini hevur órógva siglingina nógv og taðhevur verið sera trupult at halda ferðaætlanina og taðhava verið nógvar sankingar og óstøðug viðurskifti hava merkt siglingina og eg haldi at tey sum eru har ofta tað er uppliva tað øgiliga týðiligt ati tað eru stórir bilar og konternarar og ferðafólk og og alt hvørt um anna og mannskap og so víðari so har er ikki serliga arbeiðslátt og nú veit ikki um tað kann hava ávirkan á mann eisini koyrt koronukanningarnar oman har men fyri stuttum so hoyrdi okur skiparin í smyrjiligu upplýsa í kringvarp føroya at tann ofta var stúrin um trygdina hjá manningini tí at tað var so stórt arbeiðstrýst og nógvur farmur skuldu umskipast við stuttum skoprái um at skuldi halda ferðaætlanina og tað eigug sjálvandi at hava tikið størsta álvara tá skiparin vísir á slík viðurskifti og tað er tí at eg havi sett hesar spurningarnar enn eina ferð takk fyri
takk fyri so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum hevur orðið
sovælharra formaður strandferðslan fylgir galdandi rættarreglum og ásetingum som verða sett til ferðafólkaskip til ferðafólkaflutning farmaflutning og sjálvandi til manningar og hevur skyldu til støðugt at betra trygdina á øllum økjum siglt verður bert um trygdin er í lagi og tað er sjálvandi ábyrgdin hjá skiparanum at taka støðu til tað men farmaflutningurin er nógv vaksin á suðuroyarleiðini tí tað er nógv økt virksemi tað er gleðiligt men tað gevur samstundis avbjóðingar við smyrli og eg havi tikið málið upp við strandferðsluna um at fáa skipað farmaflutningin betur til gags fyri sjálvandi vinnuna eisini ferðafólk og manningar og strandferðslan arbeiðir við nøkrum tiltøkum eitt er saman við tórshavnar havn at tryggja at virksemið verður lagt betri til rættis komandi summar tá ið nýggja havnaútbyggingina í havn hevur tikin brúk og mann fer eisini saman við vinnuni í suðuroy atí samskifti við vinnuna at fáa farmaflutningin soleiðis at mongdirnar á farmi til einstøku túrarnar verðu javnari og tað kann til dømis gerast við við bíleggingarskipan og so hevur mann eisini havt serfrøðingar frá rolsroys kongsberg at gera kanningar fyri at vita um ferðin kann setast upp á strandferðsluni verður arbeitt við einari nýggjari prísskipan og bíleggingarskipan og við slíkari skipan fer betur at bera til at rætta leggja arbeiði herundir farmaflutningin man eisini har fær at hækka inntøkurnar hjá strandferðsluni sum so skulu brúkast til at menna tænasturnar hjá strandferðsluni so ja her er økt ferðsla av farmi tað er gleðiligt men avbjóðingarnar royna vit hvat vit kunnu at loysa
av hvørji so er tað høvið hjá læknisfólki at taka orðið ella hava viðmerkingar og tann fyrsti er henry gold ger so væl
ja takk harra formaður tað eri rætt tað eri tað er eitt sindur ringt at skilja ordiliga t at aktiviteturin er tað sama nú sumarvar fjøru fyrr ár ári fyri fyrrári at tað skal vera broytt so nógv men tað er væl tað at fólki bilarnir og talið áv fólki er voksi farmurin er ikki voksin so øgiliga nógv altso tað eru laksavirki og tað er varin og so delta og hvalba tey flyta nøkulunda tað sama út men onkrar onkrar dagar eta ogvusløn tað sum er eitt ting tað er tað at mann skal hava líka nógvar tóma konternarar til bakarættir her mann sloppið undan teimum tómu konternaranum so hevði tað gjørt ein øgiliga mun og ikki á tala og skreli konternaran tað hevði gjørt ein øgiliga stóran mun visti mann slappa undan teimum tómi og hevði bara flutningin sum hastaði á fullum konternara higt við prísskipan tað próvaði okur fyri nøkrum árum síðani og at útlendingar skuldu betala etir dømis so tað var ikki politisku undirtøkafyri tíi so tað bleiv lagt á hillina tí at mann helt at tað avmarkaði turistarnir til suðuroynna við at siga at
takk fyri so er tað brandur sandoy sum hevur ein
vimerking ger so væl ja takk fyri harra formaður tað er av allarstørsta týdningi at vit tryggja suðuroynni eitt eitt gott og virðiligt og støðugt samband sum har sumhar sum mann kann vera sikkur í ati at tær teir túrarnir sum verður sildir nú eru tað ikki nógvir men teir túrarnir sum verða sildir verða sildir til tíðina og tað og tú kemur fram til tíðina tað er tað er altavgerandi fyri trivnaðin í suðuroynni og tað at tú kanni gera tey tingini sum tú sum tú skal í í í daglidegnum men tað verður ført fram at tað at farmurin er so nógv voksin og at kanska frðvit hava ikki sæð nøkur tøl nakrastaðni yvir hvussu nógv í voksin eg fari at spyrja landsstýrismannin hvussu nógv er farmurin voksin hvussu nógv prosent er á voksin og tað saman við við ferðafólkatalinum og og hvat var tí er atan fyri inntøkuna hjá strandferðsluni altso er vaks inntøkurnar spola tær uppaftir ella ella ella hvussuog hvussu era vit tí nýggja frísbygnaðinum nær kemur landsstýrismaðurin við honum takk fyri
takk fyri so er tað johan eli poulsen sum hevur eina viðmerking ger
gersvælja takk fyri formaðurin jørgun niclasen varð nevndir inni á og sigur at hetta verður gjørt í samstarv við vinnuni suðuri o tað haldi eg er øgiliga viktigt at mann fer at gera heta her í samstarv við vinnuna soleiðisnar at mann ikki fyri at avlegja vinnuni suðuri tí tá kann gera tað sama t flyta fólk suður d nýggin vinnuni er at føða oynna tað haldi er øgiliga viktigt tað er sjálvandi gleðiligt at farmurin er nógv øktir tí tað er tekna upp á at tað hendir nakað í oynni men mann eigur at kunna finna eina skilagóga loysn sum tæni bæði í vinnuni og ferðafólki men mann má fyri guddskild ikki seta vinnuna og fólk upp ímóti hvørjum øðrum takk fyri
takk fyri so vóru tað ikki fleiri sum bóðu orðið so er tað siri steinberg sum fær orðið aftur ger so væl
takka fyri svari og viðmerkingar ja tað er øgiliga viktigt akkurát sum tað bleiv sagther at mann ikki setir vinnulív og ferðafólk upp móti hvørjum øðrum tí at vissjuku skulu hava lívlaga sum mug okur hava bæði sterkt vinnulív og eisini nógv fólk og ein av orsøkunum til at kanska hevur verið økt virksemi er eisini tað at suðuroyggjun blívu nó nokk so gott ferðavinnumál so tað koma nógv fólk eisini so tað økir eisini um og sjálvandi skula broytingar gerast í samráð við ta vinnu sum okur hava so tað er tað klárt eh eg kundi hugsað mær at vita um landstýrismaðurn kundi sagt eitt sindur meira um hesa her bíleggingarskipanina sum kemur eitt er tað sjálvandi at mann kann spjaða farmin tað kann vera tað ber til ongantíð betur men tá ið tað so verður sagt at mann ger eina nýggja prísskipan sum eisini skal geva fleiri inntøkur betíðir tað so at onkur prísur fer upp ella hvat eta ta sum tað betíðir ætlar mann at hækka prísin á farmi ella ætlar mann at hækka prísin á ferðaseðilin ella er tað sum onkur nevndi er at ferðafólk skulu betala og ikki hini ella ella hvat er tað sum sum liggur í tí tað er nokk so viktigt at vita tí ati tað er sum er rættiliga dýrt at ferðast tú betalir teyhudrð og fimogtjúukonum einum bili og so kanst tú hava verið ein heil familja og tú sleppur sjáldan undir fimmhundrað krónur at fara við smyrli og tú kanst s sjálvandi fáa eitt avstráttarkort sum kann geva fimtan prosent to tú kansn ikki fáa meir og har hevur mann ofta snakkað um at fingið somu skipan sum sum mann brúkari við tunlunum at mann kann fylla í bilim til dømis so eg veit ikkiakkurát hvussu mann fær loyst tað vissi ikki man seti pengar til ella um á prísurin fór up hjá onkrum øðrum so tað var vessu landstýrsmaðurin kundi farið inn og fortalt eitt sindur um hvussu mann ætlar at hækka prísin og eisini ein áheitan um at halda hesin her sindur tætt í hesum her málinum tí at tað er ikki serliga betryggjandi tær útmendingar sum koma nú og eg gangi sjálvandi út frá trygdini í ordina tí el høvu taði ikki skilt tað sigu ikki sjálvt men eg haldi man skal taka í alvoraat attað upplivist ikki gott vil eg siga sum sum ein sum siglir øgiliga nógv við tað a upplivist ikki gott at standa kaini tá ið tað er myrkt og illveður og og alt hetta her virksemi heru hvørt um annað ttað er tað er faktikt meira heldin at forstanda at einki er hent takk fyri
takk fyri so er tað jørgun niclasen sum hevur orðið ger so væl
ja tá ið eg nevndi nýggjan prísbygdina so er hava vit jú her løgtinginum øll sagt at at at útlendingar eiga at betala nærri tí prísi sum tað veruleikanum kostar meðan vit sum rinda siglingina partvíst yvir skattin hava ein ein ein ein annan prís tað tað er ikki annað enn rímiligt øh nær tað kemur duga ikki at siga samleikin verður kunngjørdur kemur í gildi um eina góða viku ella so og gjøgnum tann samleikan sum vit fara at fáa so kunnu vit tann vegin fáa eyðmerkt føroyingar og at brúka tað har man so við einum haldi tað vil so siga tað at eg hugsi fastbúgvandi hava ein ein í økinum hava ein lægri prís og onnur hava ein lítar sundur hægri meðan útlendingar betala munandi meir tá tað kemur til farmaflutningin nú skal eg líkasum ansa eitt sindur upp á annað enn at eg fari at fortelja hvat mær er fortalt altso so veit strandferðslan ongantíð hvussu nógvur farmur verður við til ein ávísan túr og tað vil siga mann fær illa lagt til raktis og við at fáa eina bíleggingarskipan so kann mann spreiða fraktina soleiðisnar at tað fer yvir á fleiri túrar og ikki og enndá kanska havt ein hægri prís á farmi til teir túrarnir har tað eru serliga nógv fólk og bilar og bara fyri at givi hatta insinament fyri at flutta altso onkur flutningur má við hendan túrin men nú nevndi hennrik old tóma konternarar altso teir kunnu bíða eina løtu til ein annan túr sum har tað ikki er so nógv fólk ella irf bilarnir sum koyra altso mamn veit at teir eru hvørferð tað er at fáa teir á teir túrarnar hat teir ikki eru so nógv fólk so eg trúgvi við at fáa skipað tað betur vita hvat skal umborð sum mann far til rættarlakta heldur enn at alt kemur pært síðstu løtu eingin veit nakað bara tað trúgvi eg kann loysa nógv
takk fyri so er tað spyrjarin aftur sigur steinberg sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er gott við seg ein leggingarskipan kann bøta upp á nakað og tað verður væl uppaftur betrig tá ið tann nýggja havnin sendur klár so eigur tað blív blívu betri pláss til allar partar til at gjørta meira arbeiðslást tað er so gvussur tað sum tað varð lagt upp til ø spyrjiøl í fimtan ár nú bleiv tað í síðstu vikuhellagarner tað var tað er neyðugt nú at hugsa framtíðina eisini hvussu mann ger og tá ið mann tosar um tað so er tað akkurátsum at øll her inni eru samd um at suðuroyartunnilin er tað stóra málið sum mann skal arbeiða við og tí er tað eisini ein áheitan um at mann fær pengar á fíggjarlógina nú til at gera nakrar kanningar soleiðis at tað arbeiðið kann forseta frá tí mann er komin ígjøgnum á sandi soleiðis at mann kann fara beinleiðis víðari tí soleiði sum tað liggur í kortinum nú so eru eingir pengar settir av í øllum hesin her samgonguskeiðnum til at gera nakrar kanningar og tað sær ikki serliga betryggjandi út tí at tí at tað er nógv so tíðr upp á at at smyrjil fer ikki at halda í í hvørfall ikki fleiri fyr fimtan ár afturat tað er so heilt sikkurt men inntil tá so skal mann sjálvandi liva og virka hvønn einasta dag og hava eitt trygt og gott ferðasamband visti tað kann eg hjálpa nakað am mann geri eina eina bíkkingaskipan sum tað fínasta slag tað er eisini neyðugt at mann hevði fleiri túrar og onkur hevur eisini nevnt hetta her um tað ikki bar til at í nøkrum førum at vist ta var nokvur farmur av siglt onkran farmatúr um náttina tað heur eisini verið fleiri ferði nevnt egveitikihassum landstýrsmaðrin fer heldur ikkig til tað eg haldi atað er rætt at hugsað tað at tey sum búgva fast kunnu hava ein ein øðrvísi prís enn hini tað havi eg einki ímóti at at mann hyggur uppá eg veit ikki hvussu tað juridiskt ber til men mann kann práva tað í hvørfall mann kann hava kubbar og alt annað aðrastaðni so tað mátti verið borið til at havt onkra líknandi skipan tí soleiðis sum tað er í dag so er tað ikki nøktandi og tað verður ein høvuðsavbjóðing innan fyri tey næstu tíggju árini at fáa ant til fígging til ein suðuroyartunnil ella i nýggjan smyrðil longri er tann søgan faktiskt ikki tað má á skrá nú viðstmálaog suðuroyartunili tað kan man kki koma við dagin árinn takk fyri
takk fyri so er tað jørgen niclasen sum hevur orðið
ger so væl harra formaður suðuroyartunnilhaldið vit eru øll samd um og okkara mál er at koyrandi skal vera til suðuroyar í tvey túsund og tretivu og eisini pengar eru settir av á langtíðarløguætlanini hjá landsstýrinum og hann er hugsandi at verða gjørdur ígjøgnum ein eitt partafelag suða suðuroyartunnilin sjálvandi skulu kanningar gerast men tað er loysnin men meðan vit bíða og nú tosa vit tað sum tíggju ár so mugu vit royna at fáa sum best burturúr og tað sum eg sigi við bíleggingarskipan at fáa spjatt fraktina ella kanska fáa hana yvir á meir ella túrar har ið ikki so nógv fólk er at mann við einum bíleggingarskipan veit hvussu nógvur farmur er og tað skal fara til rættarlags so at mann ikki fær sankingar tað trúgvi eg kann hjálpa væl eg havi spurt spurningin jamen altso kunnu vit ikki fáa bara farmatúrar um náttina tað sum eg fái at vita frá strandferðsluni tað er at smyril verður sum er hart koyrdur hann siglir jú stórt sæð alla tíðina rættiliga nógvar tímar um dagin og tað er ofta at hann leggur at og fer frá og tá eru ristingar og annað at vissu man nú fer at pressa hann meira tað hevur seg til at sigla døgnið runt so sigur mann at at tað tolir hann ikki altso tá tá pressa mann skipið for nógv og tað má eg so bara fyri at halda meg til so farmatúrináttina ber ikki til men at fáa farmin yvir á túrar har ið tað ikki eru so nógv fólk tað ber til bæði við samstarvinna við bílegging og kanska eisini við differensering av prísi soleiðisnar at teir velja bíligari túrar og tað eru so sjálvandi teir tá ið við færri ferðafólk eru
takk fyri so er vónandi hasin spurningurin svaraður og vit fara yvir til punkt tólv tað er eisini til jørgen niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum tí viðvíkjandi atlantsflog tað er kristina hófoss sum setir tann spurningin fram so kristina hófoss hevur orðið gerst tú væl
takk fyri harra formaður ja eg havi sett hesar spurningar til landspýrismannum fíggjarmálum um fíggjarliga hjálp og ætlan fyri ætlantsflog nær verður fíggjarlig hjálp veitt atlantsflogi hvørjum verður bíðað eftir hvussu stór upphæddvæntar landsstýrismaðurin at tørverður á verður hjálpin bert til flogferðsluna hjá atlantsflogi ella eisini til aðrar partar av virksemifelagsins og nær verður løgtingið kunnað um hvør ætlan er fyri okkara tjóðarflogfelag nú komandi árið og komandi árini og viðmerkingarnar í hesar sum kunnu so hevur koronavirðusið havt kollveltandi ávirkan á ferðavinnuna í føroyum og á allan heim og úrslitið er at hevur verið neyðugt við umfatandi hjálparpakkum fyri at spenna trygdarnet undir teimum pørtum av ferðavinnuni ið yngskt hevur verið skal vera til staðar tá ið koppingarevni í veruleiki og tá ferðavinnan kann taka seg uppaftur flogferðslan hevur verið ávirkað í serliga stóran mun og tí hava grannalond okkara og lond kring heimin eisini veitt stóra fíggjarliga hjálp til flogfeløg ið skulu tryggja teir á flogferðslu nú og frameftir í føroyum hevur korona sum kunnu eisini hava stóra ávirkan á okkara tjóðarflogfelag atlantsflog stórar broytingar í ferðaætlan og uppsøgnir hava fingið ógvusligar og neiligar avleiðingar fyri starvsfólk og soferðasamband hjá føroyingum úti heim vit vita at tað er verið neyðugt við ávísum tillagingum í kjalavørunm av korona men samstundis er alneyðugt at broytingarnar verða framdar við komandi ári og komandi árunum í huga atlants flog er sum kunnugta okkara farlaiði út í heim og tí er avgerandi at vit hava eitt sterkt tjóðarflogfelag í støðug tryggjar at vit hava eitt gott flogsamband út í heim her eru eisini fleiri viðmerkingar men vit hava stutta tíð her er tað sum hugsaði at viðmerkja var at tað sum hent æftinð at lata ein spurningin inn í gjár áðrenn klokan hálvgum tíggju skuldi tað lasa inn er at landsstýrismanðurin havði eina kunning í gjár saman við leiðsluni í ætlantsleið so hann hevur í ávísa món kunnaði hvør a samgongunaskilti og eisini formenn í flokkunum í gjár fær takka og eg var so eisini boðin við til tann einafundin og takka fyri tað kunningina eg veit ikki hvussu nógv landsstýrismaðurin kann kunna um tað her og nú men eg hugsaði allíka spurninguin er viðkomandi so kann landstýrismaðrin kunna um tann partun sum hann fær komina um ókey
takk fyri so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
harra formaður flogferðslan um allan heim er nokk tann sum er harðast rakt av koronuflogferðslan í europa er mann væntar tá árið er liðugt so er hon í gudsvíari minkað niðri í eina helvt og hyggur mann so eftir longri leiðum talsa millum europa og norðamerika suðuramerika afrika asia so eru minkað ímillum hálvfjerðs og fýrs prosent tað sum vit vita um flúgving hjá atlantic airways er at har er besta føroytta árið liðugt er tað minkað niður í eina helvt so avbjóðingar eru og eftir førimuni so hevur mann roynt at lýst støðuna at atlantslu hevur gjørt upp hvar vit eru nú og hevur granskað í og gjørt metingar yvir framtíðina og eg havi so saman við ætlanin at sláa kunnað landsstýrið og kunnað samgonguna og í gjár eisini andstøðuna um hvat og hvussu gera vit nú vórðu arbeitt víðari við tí og ætlanin er at leggja uppskot fyri løgtingið um tað í næstum eg haldi ikki eg sigi meira enn tað beint nú annað enn at eg havi havt eina gleðiliga kenslu av at allir flokkar í løgtinginum taka undir við teirri loysn sum vónandi verður løgd fyri løgtingið um ikki so langa tíð
takk fyri so hava løgtingsfólk høvið til at gera viðmerking ella taka orðið tað sær ikki út til so er tað kristina hafoss sum e spyrjari sum fær orðið aftur ger so væl
ja eg fari at bara fegnast um at vit eru komin har til nú at mannkan siga tær greiningar sum mann mett verður neyðugar fyri at staðfesta júst hvør upphædd tørvur á at fáa fíggjarligan stuðul til er við at koma á mál og eg vóni at landstýrismaðurin kann koma skjótt í løgtingi viðtí uppskotinum soleiðis at vit kunnu fáa lagt eitt trygt fíggjarligt grundarlag undir ætlanslog tí at júst sum landstýrsmaðurin sigur so er tað ein breiði vilja her á løgtingi bæði mær kunnu teru tað allir flokkar á tingi sum ynskja at gera tað sm skal til soleiðis at vit tryggja okkara flogfelag nú og frameftir og tá tí hesun spurningurin var reistur tí at vit hava bíðað rættiliga leingi eftir hesum her altso vit eru komin altso vit nærkast næstan á jólum nú og vit hava ikki frætt nakar frá landsstýrinum og tí varð spurningurin reistur fyrr líka sum at hoyra hvat hendir í málinum so tað er gott at vit eru komin hertil nú og til dømis hesin spurningurin eisini um júst hvørja partar av virkseminum stuðulvr veitt har til og sovíðari gangi út frá at vit fáa høvi at koma nærri inná tá ið landsstýrismaðurin vælsaktans kemur við einari eykajáttan ella líknandi í í løgtingi eina av fyrstu døgunum
takk fyri so er tað jørgen niclasen sum hevur orðið sær so væl
harra formaður tá eg nevndi at flogferðslan er ógvuliga hart rakt og fyri okkum atlantic hervegis so skildi eg eisini at siga ati somu avbjóðingarnar hevur sjálvandi vága floghavn tað hangu jú neyvt saman men tíbetur eru tey tølini væl minni men har verður eisini neyðugt at gera átøk og tað hava t so eisini kunnað landsstýrissamgonguna og eisini andstøðuna um og har ið allir flokkar hava virkað jaligir h ja eg fekk komið ikki inn á beint nú hvat loysnin er men eg kann bara siga ætlantsflog fer ongan veg tað tori eg at siga skuldu tæir nakran veg so er tað flog og helst flúgva meir men tað verður verandi á flogi eg vil siga at tað er í tveimum tað virkar mær sum tað er full undirtøka millum allar flokkar tá tað kemur til tann fíggjarliga styrkin sum er neyðugur at koma við h men eg haldi at tað er óalmindiliga umráðandi at geva aflanslog møguleika fyri betri kappingarfør og fyri tí uppskotinum er ikki sama egeri ikki full undirkuøk í løgtinginum men tað er alt avgerandi at mann færa betri kappingarføri at mann fær eina afturberingarskipan av skattinum fyri flogfólk sama skipan sum smyrilein hevur og tað sum eg sigi tað er tá ið flogferðslan kemur í gongd aftur hon kemur tað er bara spurningur um nær ja tá má kappingarførir vera í topp tað standa sjey túsund flogfør í europa still lisingfeløg eigar tær hvat fara tey at gera jú tey fara at leiga tay út fyri kanska lítið og lætt í hvussu ser bíligt og tað er teimum mann skal kappast ímótir so tað er altavgerandi at fáa kappingarførur har vóni eg at fáa fulla undirtøku hana havi eg ikki í dag men eg gevist ikki
takk fyri so er tað kristina hofoss sum hevur orðið ger so væl
ja ja nú kom landstýrismaðurin aftur inn á hesa her faslíknandi skipanina eg vil likkur fáa heitt á landsstýrismanninm át hildið málini eitt sindur avgilta einans snýr seg um at tryggja tað fíggjarliga grundarlagið undir ætlanslog hitt snýr seg um eina selja skattaskipan sum landstýrismaðurin hevur roynt í fleiri umførum at fáa ígjøgnum løgtingið lat okkum fyrst og fremst nú tryggja ætlanslog við hesam her fíggjarliga kann man siga innskotinum og so kunnu vit taka hitteftirfylgjandi eg haldi vit kunnu fegnast um at tað sær út til at hóast allur heimurin og eisini vit í føroyum eru ófatiliga hart rakt av hesum koronaviðurhúsinum so hevur ætlanslog sum landstýrsmaðurin sjálvur upplýst her eisini komin ígjøgnum hetta árið við vónandi bara í gásaregni hava mist umleið helvtina av ferðafólkunum í árinum í ár og eg eri vís í at er tað soleiðis sum tað sær út til at vera nú at eitt koppingarevni fer at verða klárt til fyrstu komandi ári ja men so er tað øgiliga sannlíkt at felagið kann koma rímiliga væl fyri seg longu í komandi árið og eg skiljalagnum um tað er eisini tikið hædd fyri tí tí forarbeiðinum sum nú er gjárt fyri tí fíggjarliga innskotinum sum skal gerast men annars sum heild føroyar sum ferðavinnuland tað er eingin ivi um at júst ferðavinnumál sum føroyar eru nøkur av teimum sum átti at havt møguleikar fyri at komað skjótast fyri seg aftan á at vit fingið eitt koppingarevni og aftaná hesa koronakreppuna tí at vit havas nógv gott at bjóða vit eru ikki eitt stað har sum fólk verða stúvaði nógv saman og upp á allar mátar so eru vit eisini nú til reiðar at taka ímóti teimum ø ikki minst við øllum tí hotellkapasitetið og annað sum stendur klárir at at taka í nýtslu so lat okkum núbara tryggja fyrst og fremst at ætlan so kemur væl og trygt tvørtur ígjøgnum hesa her koronakreptuna soleiðs at vit hava sterkt tjóðaflogfal eisini tá ið vit eru liðug við hesa koronakreptuna vónandi skjótt og so vóni eisini at hetta kann vera við til at skapa stórur tryggleika fyri øll starvsfólkini í felagnum og vónandi vil hetta eisini gera tað at vit skjótt koma út aftur fáa fleiri ferðafólk og fáa sett nøkur av teimum starvsfólkunum sum vórðu uppsøgd í starv aftur
takk fyri so er tað jørgen niclasen sum hevur orðið
ger so vælharra formaður eehum ein hevur pengar so kann mann seta pengarnar í okkurt virksemi men vist mann ikki vil at hetta virksemið skal hava betri kappingar føri so eru pengarnar í vandaaltso eitt sterkt felag er ikki bara eitt felag sum hevur pengar eitt sterkt felag er eitt felag sum er kappingarført tí skilji eg ikki at mann er samdur í løgtinginum at koyra pengar í men mann vil ikki geva felagnum betri kappingarfri tað sum hendir í dag er at alt fleiri og fleiri flogfeløg fara yvir til láglønarlond altso at fáa láglønt flogfólk til at flúgva fyri at sleppa bíligari tað er væl ikki tað vit ætla men tað er til dag til tí sum sæst hevur gjørt har út við helvtin av teirra flúgving verður gjørd ígjøgnum láglønarlond altso tú fært láglønt fólk í flogførini tað er náaktiga tað sama sum var við skipavinnuni at mann mátti fáa eina fhs skipan tí ella bleiv tað bara láglønt atast vit sóu vit síggja hvat merkið hevur gjørt til filipinar og onnur vit vilja ikki har yvir og tí gjørdi mann fæst og tað er føroyingar sum manna norrønu fantastiskt kappingarføri fantastiskt og vit vilja eisini at tað skulu vera føroyingar í flogfarinum hjá okkum og vit hava at gilt høvi at geva teimum kappingarføri at geva føroysku pilotunum kappingarføri nettu upp við einari afturberingarskipan so at siga at ikki hengur saman eitt at koyra pengar í og hitti kappingarføri eg haldi tað hengur neyvt saman kappingin verður øgilig tað verða bílig flogføra marknaðinum og fleiri og fleiri fara yvir til láglønarlond at fáa láglønt flogfólk so jú kappingarføri er tað brúk fyri tað
takk fyri so er vónandi hasin spurningurin eisini svaraður og vit fara yvir til punkt trettan tað er eisini til jørkan niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum tí viðvíkjandi endurnýggjan av almenna lønaskipanini og um arbeiðandi í fátækaraboga tað er eisini kristina hóast sum setir tann spurningin fram ger so væl
takk fyri spurningarnir eru soljóðandi ætlar landsstýrismaðurin at tryggja at starvsfólk ið eru í starvið hjá landinum fáa eina løn og ikki seti fólk í fátækavágan hvussu nógv er mánaðarlønin hjá starvsfólkum hjá landinum í miðalvaksin seinastu tjúgu árini í krónum og prosentum hvussu nógvir mánaðarlønin hjá lagsløntu starvsfólkunum hjá landinum í miðalvaksin seinastu tjúgu árini í krónum og prosentum og ætlar landsstýrismaðurin at endurnýggja tí almennu lønarskipaninm viðmerkingarnar eru at hugtakiiborð er jú væl kent og men her í føroyum hava vtað ikki havt so nógv fokus á júst hetta men hetta er eisini ein veruleiki í føroyum og ein av orsøkunum er at lønarskipanin og eisini lønarsamráðingarnar í áratíggju hava bygt á eitt søguligt útgangsstøði og ein ávísan vøkstur sum oftast í prosentum út frá hesum her útgangsstøðinum og tað hevur gjørt at munurin millum láglønt og hálønt er vaksin og hartil so vita vit eisini av fleiri av lágløntustarvunum tey eru ikki fulltíðarstørv men er stórv sum verða sett við niðursettari tíð og samstundis so økist liviðkostnaðurin ár um ári hartil so vitaðu tað eisini at krøvini til størv er broytt munandi tey seinastu árini eitt nú krøv til útbúgving vitan og førleikar er økt men lønarskipanin er ikki tíliga til fulnar samsvarandi tí tá settu vit í undanfarna valskeiðið í gongd at arbeiði í samstarvi við fakfeløgini um at fáa endurnýggja ta almennu lønarskipanina hjá landinum soleiðis sum fóra at vera meiri tíðarhóskandi og meira gjøgnumskygd og eisini taka hædd fyri broyttu krøvunum til størv førleikar og sjálvandi eisini tryggja at fólk skuldu fáa eina løn ið er til at liva fyri tíverri bar ikki á mál við tí arbeiðinum men ynskt er at fáa upplýst um hesin landstýrismaðurin nú situr ynski at arbeiða víðari við hesum setti ein annars eisini ein skrivligan fyrispurning grein tveyoghálvtrýss fyrispurning um málið men landsstýrismaðurin svaraði tíverri tá ikki fleiri av spurningunum og tí royni eg nú at fáa útgreinað nøkur viðurskiftir aftur í einum munnligum fyrispurningi tað sum so er hent aftan í havs ati hendan spurningin er at at nú eg landsstýrið komið við einum kann líka viðmerkja tað í dag komi við eini ískoyti til tað svarið til tann skrivliga fyrispurningin vísandi til at mann ásannar at mann hevikki svara í øllum spurningini í fyrsta umfari so eg havi fingið eitt nýtt svar til tann skrivliga fyrispurningin skal líka leggja afturat

háðrra formaður í føroyum og í londum sum líkjast okkum so verður lønarlagi ásett út frá samráðingum í teimum privatu vinnunum ið eru í altjóða kapping her hjá okkum er tað vanligt at mann hyggur eftir sáttmálan millum føroya arbeiðsderarfeløg og arbeiðafeløgini og tey faktiskt leggja støði undir lønarhækkingum og tað er millum annað fyri at samanhangur skal vera ímillum produktivitesvøksturn í samfelagnum og so lønarvøkstrin tað vil siga at øll fáa lut í vøkstrunum tað er ikki ætlanin hjá landsstýrinum at broyta hesa sigvenjum øllum kunnu so ynski eg at skatturin verður lækkaður millum annað fyri láglønt skulu hava betri viðurskifti harumframt so eru no eru eisini sosialar skipanir sum stuðla lágløntum prísdalið sum verður brúkt í dag bleiv ásett til hundrað fyrsta januar tvey túsund og eitt prísdali er hækkað lítið seinnu árini og nøkur tíðarskeiðið prís at lækka annan orsfjórðing í ár var tú hundrað og tjúgu komma átta og sama tíðarskeið frá tvey túsund og eitt til tvey túsund og nítjan eru lønirnar í sáttmálinum hækkaðar seksoghálvtrýss prosent øh tað er altso íroknað tað eru íroknað eftirlønargjald og eisini serstaka frívikan og so víðari men tær eru hvussu so er dupult so stórt høgar sum prísdali her tað mein eg flott tá eg seinasta sum fíggjamálarári legði doyðin á at lønir skuldu hækka í krónum fyri at minka um gjónna tað lukkaðist í fleiri førum at fáa tað gjørt men mótstøða var frá fleiri felagum men tað valdi mann undanfarna landsstýriskvinnan sum eg spyrjari at fara frá og fara yvirætt til prosentir so tey háløntu blfari sum on kanskal situr í fingu prosentir tað ikkjá nógv meira lønarhagtja ella lágløntu eg kempi fyri at sleppa aftur til krónur men løgið nokk eisini láglønarfakfeløginið er ímóti tí taðsk
takk fyri so ar tingfólk møguleika til at taka orðið ella viðmerking tað sær ikki út til so er tað kristina hafoss sum hevur orðið ger sovæl
takk fyri ja men
altso eg setti fýra fyrispurningar til landsstýrsmannin hann svaraði ikki ein av hann so eg vil líka heita á landssýrsmanninu um at svara temmnum fýra fyrispurningunum sum eg las upp beint í áðni og so nýtti hann annars høgu at tosa um hvat undanfarna samgongu gjørdi og hvat hann ynskti tíverri vit sóu hvat hendi seinast tá ið hesin flokkarnir sum nú sita í stjórn framdi ein skattalætta tann sokallaða flat skattalættan hann var ikki til tey lágløntu hann var til tey háløntu tá framdi mann eina ógvusliga broyting sum økti um ójavnaðis samfelagnum har hálønt fingu millum fimm og sjey túsund krónur og mánaðinis skattalátta meðan láglønt fingu ein hálvtrýsskrónuseðil tá var tann umfardeilingin og hvussu fíggjaði mann tað jú man fíggjað tað við í so kallaði forskattingar pensjón har øll blivu skattaðu fjøruti prosent pensjón frá fyrstu krónu har láglønt annars høvdu tey kapitalpensjón rindaðu tey jóvandi fimmogtretivu prosent har var ein fimm prosenthækking og høvdu tey annars leypandi pensjónir jamen so vórðu tey skattaði sum vanlig lønarinntøka har tey betaldu munandi minni skatt enn fjørutiprosent frá fiskrómnum so láglønt fingu tá eina fúla triakum ta er pensjónsskattahækking frá samgonguni og tað bleiv brúkt til at fíggja enn skattaláttal tey háløntu tað sum vit so gjørdu undanfarna valskeiði tað var at royna at rætta upp upp á tað at geva ein veruligan skattalætta við á hundrað og seksogtretivu milliónir til lág og miðallønt skatturin hjá lágløntu landskatnurinum lækkaði við fimm prosentum og vit fóru eisini inn íg góðu lættari til fyritøkar pensjonistar til stakar uppihaldarar vit hækkaðu eisini lestrarstuðulin fyri at deila virðini javnar í samfelagnum so tað er ikki rætt sum landsstýrismaðurin sigur at at hann hevur gjørt batar fyri tey lágløntu tvørturímóti seinast hann fórgjørdi lættari tá var tað fyrst og fremstil tey háløvntu og annars kundi eg yinskt mær hann svaraði upp á hesar fýra fyrispurningarnar men nú fær hann høvið aftur ja so fær landsstýrismaðurin orðið jørgu niclasen ger su væl
kristino háfoss er áhugaverd altso hon góðtekur einki svar og hjá henni er einki gott nokk uttan tað er hennara egna og eg havi greitt henni frá hvat ið munurin var ímillum prístali og lønarhækkingina har lønarhækkingin seinastu tjúgu áruni hevur verið dupult so høg sum prístali og tað vil so siga at livirstøði er munandi hækkað og eg havi greitt henni frá hvat í støði verður lagt fyri lønarsamráðingum h tá tað kemur til hálønt miðallønt og láglønt so er hækkingin nøkulunda tann sama men tað vil eg sleppa burturfrá altso eg vil sleppa at hækka lønir í krónum soleiðis at gjógvin ikki veksur tað sum tað lukkaðist seinasti var lansstýrismaðurin tað er tað eg sigi eg lavsá gjónna minka eg lav tey lágløntu longur upp enn mann koyrir tey háløntu og tað er vegurin at gera tað upp á men tað valdi kristina háfoss at fjerna og nú prúkar honn sum argument at vit syrgdu fyri at tað skuldi loysa seg at arbeiða kristin og háfoss sæt landsstýriskvinna og hevur nú samsýnivís við hennara skattabroytingum syrgt fyri at tað ikki loysir seg eg verði hvussusvur spammaður har fólk sendu lønarseðlar har tað longu við hennara broytingum ikki loysir seg at arbeiða meir altso tað er tað er tað er so synd altso tosa monn um livirstøðir í einum landi um mann ikki vil loyva fólki at tað skal loysa seg at arbeiða so so gongur galið og sum sagt hon valdi at fara burtur frá at minka um gjónna yvir aftur til prosentir tann sum kenti dupults nógv undir meðan kristinaróti fyri borgun fekk dupult so nógva høga lønarhækking sum tey sum kentu minst og tað ger mann við at hækkastað í prosentum eg vóni í hvussusfer at tað verður undirtøka millum fakfeløgini at fáa tað hækka í krónum sum gjógvin kann minka higartil eur tað bara vera eitt fakfeløg tað er havnað arbeiðsmannafelag sum hevur meldað hart út á tí økinum men eg merki móti mótstøðu eisini frá láglønarøbólkum tá ið eg sigi tað skal hækka í krónum og ikki við prosentum tað skilji eg ikki
ja so er tað seinasta umfar kristina háphos ger so væl
ja eg havi sagt tað við jørgunniclasen nakrar ferðirnar at mást kul trúða han hevði verið læru hjá danholtromp altso tí tað vísir sum um at man skal bara tosa svart og so bara siga eitt og annað um hvat onnur hava gjørt uttan at svara upp á annars spurnangari um mann far og so kal mann bara sleppa astav víð tí so lætt spæli klavera ikki her eru fýra spurningar eg far enn eina ferð at biðja jørgun niclasen vara jørjjørgun niclasen svar upp á teir ætlar landsstýrismaðurin at tryggja at starvsfólk ið eru í starvið hjá landinum at fáa løn og ikki setir fólk í fátækavága nummar tvey hvussu nógv er mánaðarlønin hjá starvsfólkum hjá landinum í miðal vaksin seinastu tjúgu árini í krónum og prosentum tað eigur at kunna vera eitt tal og eitt prosent upp á tað hvussu nógvir mánaðarløn hjá lækslønti starvsfólkum í landinum í miðal vaksin seinastu tjúgu árini í krónum og prosentum tað eiga at vera tøl upp á tað og ætlað landstýrismaðurin at endurnýggja almennu lønarskipanini ja ella nei tað everur nokk gott at fingið svar upp á tað viðvíkjandi sáttmálum er samd við landstýrismanninum í at tað verðið gott við teir hækkaðu í krónum heldur í enn prosentum og tað eydnaðist í seinast samgonguskeiði at gera nakrar sáttmálar í krónum millum annað við starvsmánnafelagið men tað eydnaðist ikki at gera allar tíverri og góða eydnu við til landsstýrsmannin við at royna at fáa fáa fleiri sáttmálar í krónum og annars má eg aftur vísa á at tær skattalætnarnir sum vit framdu í seinast samgongu sanniliga gjørdu tað at tað loysti seg n nógv betri serliga hjá lág um miðalløntuna fórat arbeiða við lækkaðu skattin hjá lágløntum við fimm prosentum umframt at vit lyftu allir teir bólkar sum eru hava ringa lægsinntøku í í samfelagnum pensjonistar fingu eini fimtan hundrað krónur meira at liva fyri um mánaðin fyritøa pensjonistar lesandi og onnur so eg haldi at landstýrismaðurin veit betri og eg hevði ynsktan ikki stóð her og og líkasum slongdu um seg við viðósamdum sigga akkurt um tað er o eg haldi eisini harra formaður at tá ið løgtingsfólk seta spurningar so hevutað veri ómetaliga gott um um landsstýrisfólk gjørtu av ma at svara tí sjálvandi eru vit ikki politiskt samd um alt men eg haldi tað minst at mann kann krevja er at tað vil seta spurningar at mann fær svar so hví skulu vi annars hava spurningar her á løgtingi
so er tað landsstýrismaðurin jørgun niclasen ger so væl ja so er tað jørgun niclasen
harra formaður nú speirekur kristinaafoss við at eg helst tað verð í skeiðið hjá dónaltromp øh hóast mann kanska ikki sær soleiðis út so má eg bara minna á at eg eri munandi eldri í politikki enn dónal tromp hann er ein ovisa í mun til mín altso skal tað koma annð upp á tað so so vist tað er altso so er tað umvent altso so már tað vera hann sum høvur t lært altso tað eg veit ikki harra formaður nei men nú hevði kristina sum vørumerki til hon sat í landsstýrinum at hon svaraði ongum spurningi og so nú brúkarin skuldseta onnur altso tað ger tjóðveldið altíð at tey skuldu seta onnur fyri tað sum tey vanliga sjálv gera og sorii altso men men hon nevnni hetta her við hesum spurninginum um a almennu lønarskipanina hartil komi eg ikki í míni fyrða svari øh og at hon byrjaði tað arbeiðið og tað tað haldi eg rætt altso men tað sum eg mær er upplýst er tað tað kom ikki langt tað kom faktiskt ongan veg altso tað var heldur í hennara tíð almenna arbeiðsmarknaðinum so var tað bara meira eyðkent av nógvum ósemjum og arbeiðsteðgum so tað tað so tað tað kom ongan veg og og um tit komu longur nú tað er tað nokk ikki men tað hevði sikkur verið gott men tá hon sjálv hevur sitið í fýra ár og komin so langt so langt og so halda tey bara at eg kann bara ristastað úr ermmi altso nei so lætt er tað ikki seinasta samgonga var jú ein ætlanarsamgonga altso tey ætlaðu hetta og hætta og alt og einki hendi tað var jú ein ætlanarsamgongu o hetta ætlaðu tey eisini kom ongan veg um eg skal klára te pp aa lítla løtu neyvan takk fyri formunan
ja so var hesin spurningurin avgreiddur og vit fara til næsta spurning nú er tað jóhannes joensen sum fer at spyrja og spurningurin er til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum viðvíkjandi tunli til dals ger so væl
ja takk fyri harra formaður øgiliga einfalt munnligu fyrispurningur til jørgun niclasen landstýrismann í fíggjarmálum viðvíkjandi tunnilum til dals nær verður farið undir at borða dalstunnilin tað er so spurningurin og viðmerkingur r er tað soleiðis at skrivað at samtykt er at gera dalstunnilin játtanin er tøk fíggjaráðrið er skjótt úti men enn er so lítið borað sum til ber tí verður hesin spurningurin settur takk fyri
ja so er tað landssýrismaðurin hjørgun niclasen ger so væl
ja harra formaður í dali er mann bíða leingi men dalstunnilin hann verður mær upplýst tveir komma tveir kilometrar langur og átta metir bráir øh og tað verður hetta sonevnda tunnilsteimið hjá landsverk sum fer at gera tunnilin og hann kemur jú út oman fyri bygdina men afturat tunlinum so skulu eisini gerast einir tvey hundrað metrar av vegi húsavíkarmegin og hundrað metrar vegi dalsmegi og mann ætlar at brúka grótið frá tunlinum til teir vegirnar tað fyrireikandi arbeiðið her undir øki til borðiútgervið meira er nú komið so langt at ætlanin er at fáa borðiðrygg og borðiútgerð flutt suður komandi viku og tað nýggjasta sum eg veit er at ætlanin er at fyrsta skotið skal latast av til dalstunnilin fyrstu viku í novembur
so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað magnus rasmussen
ja takk fyri hera formaður tað sum eg hugsi e tit at pengar eru játtaðar í ár sos nógvar milliónir nýggjuohaldi eg og eg meini at tær kunnu flytast um ár og tí eg faktiskt mín spurningur hvussu nógv loypur av til næsta ár so at tær sirka tí at mann hevur hoyrt um at hesar níggju milliónirnar er eru í minna lagi at vesta taðiverið tað dupulta tí eg hugsi eg visti nú tað nú leypa nakrir pengar av í ár so mann kann brúka næsta ár um tað er soleiðis hetta verðar ein s voron jøvn borðing soleiðis nar at tað kemr eit sindur meira gongd á enn fyri níggju milliónir
ella brandur sandoy
ja takk fyri hava foramehavurn eingin iðvi er um at tær nýggju milliónirnar sum eru játtaðar sum meiningirnir av játta hvørjum ári her er røkka ikki til virksemið alt árið í í dagstovnunum og tey absolut veru ynskiligt at fingu nakrar milliónir afturat soleiðis at mann kundi fram skundað hesæ prosessinar lítið sindur sum eg dugi at síggja fyri mæg a verður heilt ófatiliga long at bíða hjá hjá dalbingum hir verð hn itt annað sum eg ætlaði at nevna nú í í danstunnulin er upp at venda tað er sjálvur veðurin til húsavíkar hann er øgiliga smalur tá mann nú farin at rúgva grótið út í danstunlinum so so sitag sjálvt at mann fer at at breiðka vegin til húsavíkar eisini hhvat sigur landsvyrksmaðurin u tað tað tað er ikki nógvir pengar skulu til landsverk hevur fólk supuri í sandoynni tað er bara tað er bara gróthútsingka til eg skal koyrast til eg hevði tað ikki verð einum daga mann a at mann kompineraði tey tingini soleiðis at mann fekk braðkað tann vegin eisini tað er vit snakka um ein kilometur kanska vegin takk fyri
ja so var tað spyrjarin johannes joensen ger so væl
takk fyri hara fofrmaður ja tað er gott at hoyra frá landstýismannina at tað fær á gongt beinan vegin nú og eg haldi viðmerkingarnar báðar vóru viðkomandi tað at mann játta meir pening sum verið skjótari liðugur tað haldu vit nokk samdur um at ella samd um at tað er neyðugt og eisini at tað sum brandu sandarverguni á at vegurin tann stutti vegurin fæst til tunnulsmunnan gjøgnum húsavík at hann hann er nakar smalur og hann burdi verið breiðkaður og tað kostar ikki rættiliga nógv eyka ger tað ikki so hevð tað er upplagt at gera tað eisini men tað er gott at hoyra at at ferð kemur á vónandi kemur tað dupults nógv ferð á komandi ár og at vit tora og klára á hjáltanta pengarn sum krevja so at hesin vegurin sum eg havi koyrt mangan ferð eftir og komið at koyra framtíðini vónandi ikki so leingi afturat men at hann vegurin ikki verður aðrin hjá dalbingum og fólkini skuldi til dals tí at hann er lívsfarlug at koyra eftir deild hoyrra takk fyri
jasoer tað jørgun niclasenger so væl
eg má bara svara tað sum eg havi fingið upplýst at tað er tvey hundrað metrar vegi húsavíkarmegin og hundrað metrar vegin sum skuldu gerast daldsmegin og tað er grótið úr tunlinum sum verður brúkt til hesar og nú verður spurt um mann ikki kann brakka onnur ting við hesum grótinum eg dugi ikki at siga um um grótið er bara nokk til hesar báðar vegarnar vegirnar ella ella til meir tað tað dugi ikki at svara uppá men sjálvandi gróturein tunli tað kann og tað skal jú brúkast heta her við at tirva grót sum hann vá bgyntur uppá nú skuldi mann á velbastað at tirvagrót grava tað niður altso at fáa sorornar grót o kirkjugarðar altso eg havi ikki hoyrt trórita altso men men men altso eg ætli mær ikki at verða landsstýrismaður í grótokirkjugarðum so so eg vil hava tað brúkt æh tá tað verður spurningurim hvussu nógv mann klárar at brúka í ár so eri eg svaraskyldugur men hvussu so er ætlanin var at koma í gongd í heyst og brúka tær níggju milliónirnar fyri síðan at halda fram fyrstu mánaðirnar næstu ári brúka teir níggju afturat eg fekk so at vita í morgun at mann ætlar at fáa fyrsta skotið í novembur og so vónar mann at hava borðað millum hundrað og tvey hundrað metur tá ið árið er úti tað gongur jú eitt sindur spakuligt at byrja við men tað er so tað sum sum liggur í í kortinum frá frá landsverki og tað við játtanini umum hon verður upprúkt í ár tað dugir ikki at siga men so verður hon flutt yvir til næsta ár so hasar níggju milliónirnar blíva ikki vekk so klárar mann ikki at brúka allar tær níggju í ár jamen so hevur mann tað meira komandi ár
ja hesin spurningurin er svaraður og ógreiddur vit fara so víðari í fyrispurningum nú fara vit til spurningar til elsbet mersetis gunleystóttir landsstýriskvinnu og tann fyrsta spurningin eigur siri stenberg hann er viðvíkjandi til av lagaðum størvum siri stenberg fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður hetta eru nakr spurningar til landsstýriskvinnuna í almannamálum um tillaga sturv tað er uppskot sum liggur í trivnaðarnevndini fyri tíðina men av tí ongar hoyringar hava veru so havi eg fult ó neyðugt at spyrja nakrir útgreinandi spurningar metir landsstýriskvonnan at tað er rætt at fólk við skerdum arbeiðsføruleika ikki longur fara at fáa løn sambært sáttmála um tey koma í tillaga starv og tvey hvussu ávirkar ætlaða lógarbroytingin fíggjarliga og fólk í tillaga einum starv at skifta starv og kann landsstýriskvinnan vísa á nøkur dømi um hesa fíggjarligu broyting við starvsskifti als kvat tað merkir og krónum oyrum vis tú skifti starv heldur landstýriskvonnan fast í at eingin er tillagainum starvi fer at fáa minni enn eina arbeiðsmanna løn landsstýriskvonnan hevur lagt uppskot fyri løgtingið um at broyta skipanina við tillagaðum størvum og tað er eitt spari uppskot og kjarlinim í broytingini er at okur skula fara frá at fólk sum bera brek ella ella hava skerdan arbeiðsførleika skulu hava løn sambært sáttmála til tað at tað í mesta lagi kunna at forvinna tað sum ein arbeiðsmannaløn er og tað er so líkamikið um tey hava útbúgving ella ikki broytingin fer serliga at raka tey sum koma inn í skipanina nýggj stendur tað í uppskotinum í viðgerðini í løgtinginum varð tað víst á at fólk kundu fara at missa umleið einogtjúghundrað krónur um mánan men at eingin fór at fáa minni enn eina arbeiðsmánna løn og fakfelagsráðið hevur í skrivið til miðlarnar víst á at flest øll fólk í tillagaðum starvi fara at missa pengar og at upphæddirnar varierað alt eftir sáttmála frá knuppum túsund krónum um mánaðin til yvir tíggju túsund krónur um mánaðin somuleiðis hevur trivnaðarnevndin eisini fingið skriv har tað hevur verið víst á at lógarbroytingin hevur sera stóra ávirkan og at tað kann tykjast eitt sindur villeiðandi at siga at eingin fer minni enn eina arbeiðsmánna løn og uppskotið hevur ikki verið til almenna hoyring og tí kann tað vera eitt sindur trupult at gjøgnumskoða allar broytingarnar og tað er tí eg havi sett landstýriskonn spurningarnar takk fyri
so er tað landsstýriskvinnan elsubet masedis gunlestóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður til tann fyrsta spurningin mellum landsstýriskvinnan tað var rætt av fólk við stjørninum arbeiðsfarleika ikki longu kunnu fáa løn sambært sáttmála um tey komu tilliga starv her má ava hent í misskiljing tí persónar tiðligan starvi fara framhaldandi at fáa sáttmálaløn fyri tað sum tey arbeiða lønarískoytið verður tó broytt soleiðis at tað verður roknað øðrvísi enn tað var frammanundan um spyrjarin hugsar um at samlaða inntøkan ikki fer at verða svarandi til sáttmálaløn so er tað eisini soleiðis í dag at øll ikki hava eina inntøku svarandi til sáttmálaløn eg meti at almannaveitingar skulu koma teimum til góðar sum hava minst og tað er hetta sum broytta skipan leggur upp til nær tvey hvussu ávirkar ætlaði lógarbroytingi fíggjarliga um fólk er tilligaein starv við skifta starv og kann landsstýrismaðurin vísa nøkur dømi um hesa fíggjarligi broyting við starvsskifti meira enn helvtin av persónunum og tillaðan starvi varðveita varandi inntøku um teir skifta starv og koma undir nýggju skipanina hetta er sjálvsagt treytað av at arbeiðsførið er óbroytt minni enn helvtin av persónum tillaðan starvi lækka í inntøku um tey skifta starv dømini kunnu vera óteljandi so eg má her avmarka meg til tvey dømi tað tað flestu ú tiligaðum starvið hava hálvtrýss prosent arbeiðsføri ein persónur við hálvtrýss prosent arbeiðsføri og ein við vanligari sáttmálaløn á sjeyogtjúgu túsund krónur mánaði varðveit sína løn um hann skifti starv tað er serligar persónar við lágum arbeiðsføri sum fær at missa inntøku um tey skifta starv ein persónur við tjúgu prosent arbeiðsføri tað kann vera ein persónur sum arbeiðir ein dag um vikuna og sum hevur sáttmálaløn á fimmogfjøruti túsund og mánaðin fer frá at hava inntøku á fýraogfjøruti túsund og fimm hundrað og mánaðin til at hava umleið trýogtrettiv túsund og mánaðin eg kom uppaftur arakkri halsa fm
so eru tað onnur sum kundu forðið fyrst er tað edva jacobsen
takk fyri harra formaður ja tá vit høvdu fyrstu viðgerðir á hasum málinum tá ið kanska brúkti eitt sindur at fundera yvir málið so so loyvdi mær sjálvum at hyggja eftir hvat fyri lønarbólkar mann tosar um og og tá tað sum eg beit merki í at tað var vis seg vismann vegna sjúku fór heim altso arbeiddu hálvtrýss prosent og hevði eina inntøku sum var áttaogtjúgu túsund sum vildu viðkomandi eftir nýggju skipanini havt tvey hundrað og áttaogfjøruti krónur minni um mánaðin enn í dag var tað tretivu túsund so var tað góðar túsund krónur eg veit væl at tað ver eisini hugt eftir í nevndini um um nakað kann gerast øðrvísin tað tað kendi eg so ikkiup á tann máta til g er ikki í trivnaðarnevndini bara eyka men tí føli eg tað tá ið tað rakar ikki so tá mann fer lengt longur upp so kanska missir mann nakað men men inntøkur um áttaogtjúgu túsund tð tað er virkliga góðar inntøkur og øliga breiðar
so er tað kristina háfoss gersu
ja tað er sjálvandi væl skiljandi at landsstýrið hyggur at skipanum sum vit hava og tað skal mann gera alla tíðina men tað tykist ómetaliga løgið at mann júst fer eftir hesum bólkinum fólk sum vegna skerda førleikar eru úti á arbeiðsmarknaðum eru í eini skipan sum tey eru glað fyri nú skulu tey brádla inn og missa omanfyri tvey túsund krónur um mánaðin í inntøku eg má siga at eg haldi tað tykist ótrúliga ógvusligt vit kunnu hyggja at hvat til dømis nýsælanda hevur gjørt í so koronastøðuni har hava faktiskt stjórnarleiðarin hevur saman við ministarin farið inn og sagt tað eru so nógv fólk í íslandinum sum eru rakt so hart á korona vit velja at ganga á odda og fara sjálvi niður í løn tá er tað kanska vera forstáils fyri at mann segði at onnur eisini skulu niður í løn so eg vil hoyra um um landsstýriskvinnan vil lurta eftir teimum tilmælunum og teimum viðmerkingunum sum komurnar til hoyringi tí uppskotið sterkir verður til hoyringar fyri nú tí koma alment út um hon vil lurta eftir teimum hoyringarsvarðar sum koma frá vinnuhúsinum
so er tað rósa samuelsen
ja eg fari at spyrja landsstyrkuna nú veit eg ikki um hon kann svara uppá tað standandi fót nú men tey fólkini sum eru í einum vardi starvi sum eg blívi uppsøgd í tí starvum stær eru í men detti tey úr skipanini skulu inn aftur á nýggjunum koma so inn í nýggju skipanini sum ætlanin er nú
ja og so er tað spyrjarin aftur sigur eg stendbæri ger so væl
takk fyri hara formaður hetta eg kanska eini nokk so stórur spurningur at seta til so stutta tíð kanska skuldi eg farið víðari við honum tað fyri at síggja men men opinfart eru okur ikki ordiliga samd um fortreytirnar tí at tað sum verður víst á tað er tað at í dag er tað soleiðis at tú fært vorderað tín arbeiðsførleika og so fært tú sáttmálaløn eftir tí frá arbeiðsgevaranum og so hevur tað almenna sompulara upp eftir sáttmála o ta e tað sum mann brýtur í hesuni her tað tað fer at framyvir at blíva ein veiting og tá ið svarið er sagt at mann fer heldur at gera tað soleiðis at veitingarnir koma teimum sum hava mest til góðar lat tað sum hava minst til góðar so skilji eg heldur ikki næstan svari vvisse svarið er tað at umleið helvtina av teimum sum skifta starv tey koma at missa og serliga tey við teimum lágu inntøkunum koma at missa og tí haldi hetta málið er nokk so fløkjaslotveri nokk so spent upp á síðsta svarið nú hevur báði fakfelagsráðið verið úti og víst á at fólk kunna t missa nógv meira enn tær einogtjúgundrað krónurnar sum okur umrøddu her inni og arbeiðsgevararfelagið hevur faktisk verið úti eisini sagt at eg skilji ikki tað at mann ikki skal arbeiða at mann ikki skal sáttmálaløn tey halda tær ótrúliga undarligt og sjúklingarfeløgini hava sagt tað sama so eg haldi hetta er eitt álvarst mál sum eg faktisk hevði ynskt at konantók aftur hvussu kann hvussu kann tað vera soleiðis at tað bara skula vera fólk við skerdum førleika sum ikki skulu hava løn eftir sáttmála okur hava hoyrt hetaher slagorðið øgiliga ofta tað skal loysa seg atarbeiða skal tað so bara loysa seg arbeiða hjá teimum sum ru eru við fullum arbeiðsførleika og ikki hjá restini kundi mann øspurt okur hava eisini tikið undir við eystursáttmálan um rættindi hjá fólki sum bera brek har mann sigur at tað skal vera treytaleyst somi rættindir til øll og at ein partur av at liva upp til tað er at mann veitir kompensatión fyri tað brekið sum mann nú hevur og har er tað so at okur hava havt hesa góðu skipanina við at mann fer inn og som plagar upp til tey fólkini sum hava sjær tann arbeiðsførleika út á arbeiðsmarknaðin og tí hevur hendan lógin faktiskt verið eitt nýbrot og gjørt t upp við tann gamla arbeiðsmarknanin úk høvdi jag eg skal koma upp aftur takk fyri

ja takk fyri harra formaður so er tað spurningur nummar trý heldur landsstýrismaðurin fast í at eingin tillagani starvi fer at fáa minni enn eina arbeiðsmannaløn eg haldi fast í tí sum stendur í lógaruppskotinum at fólk sum eru í einum verandi tillagaðum starvi í minsta lagi koma at hava eina inntøku svaran til eina arbeiðsmannaløn í lógaruppskotinum framgongur eisini at við nýggju skipanini ber til at hava inntøku sum er eift veg lægri enn arbeiðsmannaløn eg kann leggja afturat at hetta bert verður galdandi fyri heilt fáar persónar í lógaruppskotinum verður tó eisini víst á at persónar sum vanliga hava arbeitt niðursetta tíð eisini áðrenn tey bliva sjúk ikki fara upp í inntøku um tey koma í tíðliga starv og tí kunnu tey koma út fyri at hava lægri inntøku enn fulla arbeiðsmannaløn hetta er galdandi í dag og verður tað eisini frameftir eg havi onkrar viðvíkjandi viðvíkjandi spurninginum hjá siristemberg í samband við viðmerkingarnar ætlaði eg ati viðmerkja nakað av tí sum spyrjarin førir fram í viðmerkingnum til spurningarnar spyrjarin vísir á at mann frameftir í mesta lagi kann fáa forvinna tað sum ein arbeiðsmannaløn er til hetta er at siga at tað verður nevnt í í viðmerkinum til hetta er at siga í mesta lagi kunnu forvinna tað sum ein arbeiðsmannaløn er tað dugi ikki síggja hvar hetta stavar frá tey flestu fara at hava eina inntøku sum munandi hægri enn eina arbeiðsmannaløn altso tað sum eg havi ført fram ta er tað í verandi skipan fer eingin at hava minni enn an vanliga arbeiðsmannaløn tað er tað sum eg havi sagt ná gott takk fyri
ja so er eitt umfar eftir fyrst er tað siri stenbergger so væl
takk fyri ja tað er tað sum er sagt alla tíðina at í verandi skipan fer eingin undir eina arbeiðsmána løn og í viðmerkingunum til lógaruppskotið stendur eisini m hildu nýggju skipanina at mann fer ikki undir arbeiðsmánløn visi eg lesi uppskotið rætt og tað er tí eg spyrji tí eg fái hetikki oriligahanga saman tí soleiðis sum lansýrskvinnanr eisini forklárað her í dag so eru tað nógv fólk sum koma t fara undir eina arbeiðsmála løn ø og eg skilji ikki hví tað skal vera soleiðis at fólk við skerdum førleika skula fáa so nógv verri korað á arbeiðsmarknaðinin enn øll onnur tá ið løgtingið í so nógv ár hevur roynt á staðið saman um at fáa ein so rímligan arbeiðsmarknað sum til ber og hví skal tað ikki vera eggjandi fyri fólk við skerdum førleika at útbúgva seg og eisini at fara til arbeiðis og at vera virkin partur á arbeiðsmarknaðinum at førleika menna seg eisini gjarnar arbeiðskaði eg eru og sovíðari hví skal tað vera soleiðis at tá tú av tí at tú hevur eitt brek og er undir hesari skipanini so mást tú ikki kunna so so fert tú ikki at kunna fáa tað sum tín sáttmáli sigur tær at tú kundi visti tú var við við fullan arbeiðsførleika tað haldi eg er er øgiliga undarligt eg skilji tað ikki ordiliga oghví heldur mann at fólk við skerdum arbeiðsførleikam ikki hava akkurát somu yski sum øll onnur eg síggi fyri mær at framyvir verður tað kanska nógv tað fer at leggja upp til at kanska fleiri fara heldur at vera ífyrutíar pensjónsskipanini sum kanska er verji fyri allar partar tí at tá ert tú ikki partur ella ikki í hvørfall líka stóran mun partur av eiðsarbeiðsmarknaðinum og okur kenna til týdningin av hesum her at hava nakað at fara upp til og at hava ein innihaldsríkan gerandisdag og at vilja geva sítt íkast til samfelagið tí skilji eg simpulten ikki at mann fer eftir eftir hesum her málbólkinum sum pá einlan máta heldur ikki ordiliga fyri vast seg og mann ger tað uttan um alla vanliga siðvenju og hevur ikki ein gangað uppskotið til hoyringar og í veruleikanum vita okvum slett ikki heilt hvat er okur viðgera tú kunnu slettsk ígjøgnumskoða avleiðingarnar uppskotinum men okur hava hvussu fingið staðfest at fólk við skerdum førleika framøvur fara at liggja undir eina arbeiðsmálløn takk fyri
ja so er tað landsstýriskvinnan sum fær tað seinasta orðið eldspurt mercedesgullisdómið
takk fyri harra formaður fyri at fáa tað up á pláss tað sum eg havi nevnt tað er tað at eg veit ikki um um e spyrji hann kanska ikki lisið taðrætt men tað er soleiðis at í verandi skipan fer eingin at fáa minni enn vanliga arbeiðsmannaløn hhframeftir verður tað soleiðisnar ati mann fer at hava rætt til í minsta lagi tvey túsund krónur pluss átjan túsund fimm hundrað og tveyoghálvtrýss krónur men næstan øll fera at fáa meira enn tað arbeiðsmannalønina er einogtjúgu túsund og átta hundrað og fýraoghálvfems krónur eg hevði onkrar viðmerkingar herafturat í sambænd viðmerkingarnar hjá spyrjaranum øer millum annað sigur hon at fakfelagsráðið hevur í skrivi til miðláguna víst á at flest øll fólk tillagan starvið fara at missa pening og at upphæddirnar verrierað alt eftir sáttmála frá knøppum túsund krónum um mánaðin til yvir tíggju túsund krónur u mánaðin har havi eg at siga at skrivið frá fakfelagsráðnum vísir ikki at flestøllfara at missa fakfelagsráði vísir dømi um persónar sum fara at missa altso sig eg kundi sagumaftur skrivið frá fakfelagsráðnum vísir ikki at lestøll fara at missa fakfelagsráðið vísir dømi um persónar sum færa missa mann kundi eisini tikið líka nógv dømi um persónar sum ikki fara at missa dømini sum eru tikið fram eru øll um persónar við lítlum arbeiðsførleika tað sum er nógv mest vanligt er at persónar tillagandi starvið hálvtrýss prosent arbeiðsførleika og hesir koma í flestu førum ikki at missa av nýggju skipanini og so mansiur eg fái ikki tíð til nógv við eg kundi bara líka nevnt hetta her til síðst at uppskotið hon sigur eisini her at spyrjarin uppskotið hevur ikki verið til almenna hoyring og tí hevur ilt at gjøgnumskoða n ætlaðu broytingarnar til hesar spurningar fyri at fáa nærri greiðar upplýsingar um málið og til hetta kann eg so siga at spariuppskotið hava sum meginreglar ikki verið til send til hoyringar eg haldi ikki tað er nakað breyk enn jús í tíð eg haldi eg minnist nokk so væl til seinast ceti tað var mansigur kritikkur mangan um at tað ikki hevði verið uppskotið høvdu ikki verið il hoyringar takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er hesin spurningur svaraður og avgreiddur frá løgtinginum og vit fara til tann næsta spurningin sum eisini er til elsbet mesjedes gunlegsdóttir landsstýriskvinnu og hann er frá ingilín diriksen strøm viðvíkjandi tekmolstulkatænastu ingilín strøm fær orðið ger so væl

ja takk so er tað landsstýriskvinnan elsbet marsetis gunlegsdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður vist spyrji við tí fyrsta spurninginum hví er starvsfólkatalið á ttænastuni haldverað úr fýra til tvey starvsfólk tað er í løtuni trý starvsfólk í starvi í málstulkatænastuni í almannaverkinum tveir tulkar og eitt skrivstovfólk eftir ætlan kemur ein tulkur aftur úr barsetisfarloyvi eftir orsskifti og verða tá tríggir teknmálstulkar og eitt skrivstovufólk afturat hesum hevur almannaverkið frilands tulkar til uppgávur tá ið ástendur hetta er teknmálstulkar sum hava onnur størv að hjálpa til hjá almannaverkinum og so er tað spurningur nummar tvey er ætlanin at koma upp aftur á fýra starvsfólk sum áðrenn summarfrítíðina almannaverkið hevur játtan til at hava fýra teknmálstulkar men hóast at lýst hevur verið eftir teknmálstulkum er tað trupult at fáa sett fleiri teknmálstulkar almannaverkið hevur tí gjørt átøk fyri at fáa ung at fara undir lestur til teknmálstulk og vónandi verða fleiri teknmolstulkar í framtíðini og til spurning nummar trý hvørjar broytingar hevur tað ført við sær at teknmálstulkatænastan er løgd undir almannaverki almannaverkið hevur ikki framt nakrar broytingar í tænastuni eftir at málstulkatænastan er løgd undir almannaverkið men tænastan er ávirkað av skiftunum til almannaverkið og eg vænti og eg vóni at hetta fer at laga seg tá tænastan væntandi um nakrar mánaðir er betri manna aftur
so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið og tað er tað fyrsterta edva jacobsen
takk fyri harrar formaður teatulkur er óalmindiliga týdningarmikil fyri tey sum eru tungkoyrd og tað vísir seg heta ein góður spurningur sum ver settur og sum mann eisini hevur sett fokus á gleðist um at mann sigur at mann hevur málið um at fara upp á fýra men men vónandi kundi mann fara longur upp tí tað er óamindiliga nógv støð hvar tað er virklig brúk fyri einum teknastulki fyri at fyri at tey sum eru tungkoyrd kunnu fáa kanska tiltøk við sum vit onnur taka fyrigivið og landstýriskvinnan sigur at mann roynir at gera átøk fyri at fáa fáa fólk at at lesa hetta yrki soleiðis at tað kann blíva fleiri tað vildi glett meg visti mann setti enn enn meiri fokus á tað tí at tatulkur kann brúkast innan fyri so almindiliga nógv á nógvum støðum eisini tey sum kanska erunti lestrina hava havt avbjóðing av ikki at vit hava ka so eg vóni at at tað varður sett enn meir ferð a á á hetta her málið so tey kunnu vera ein ein natúrligur partur av samfelagja

takkfyrhara formaður landstýriskvinnan hon greiddi frá at tey hevði roynt at fáa fatur á fleiri og so víðari men tað sum okun ikki fingið upplýst hvat metur landsstýriskvinnan er tørvurin á hvat vildi nøkta tørvin á á tulkingini á teknmálstulking eitt er kar mann ynskir men hvat er tørvurin sum vil siga at nú fáa k kur nøkta tørvin tí tað ma mann royn roynir at stremba eftir nen mann kemur at mál tað elrso nakað heilt annað men okur mugu fáa upplýst frá landsstýriskvinnuni hvat er tørvurin í dag hvat er eftirspurninguri takk fyri harra formaður
ja og síðani er tað rósa
samuelsen ja takk eg skuldi fara líka enn á tann nakað tað sama vinklin sum undanfarna spyrjarin hevði tað var tað hvat er tørvurin og vit vita tað at einki er so ringt fyri nakran at vera isoleraður og at ikki hava møguleikan at samskifta við onnur við við tulki tað er øgiliga altso fólk er einsamøll og so fari at spyrja landstýriskvina hvat er tað sum hevur verið ávirkað av skiftunum altso ikkimá skipað sum er flutt frá einum skipan til ein aðra skipan altso hvat er tað sum havt stó ávirkan við tað at tað er flutt
ja so er tað spyrjarin aftur ingilín ditiksen strøm ger so væl
takk fyri at forma har ja tað ljóðar gott at landsstýriskvinnan ætlar sær í øllum førum at koma upp á ta tali sum var áðrenn summarfrítíðina tá hon tá hon kemur inn á at at tað er trupult at finna teknastulkkar so vita vit jú eisini at royndastuteknastulkkarnir í føroyum jú nemliga eru ella ikki eru í starvi á teknastulkkatænastuni sum mann kundi eisini spurt hvørjum treytum verða teknmálstulkarnir settir undir almanverkinumbjarni hammer kom eisini inn á nakað orðosa samanhangin inn á nakað relevant tá hvat viðvíkur á nøkta tørvin tí eftir serfrøðini at døma altso tey sum vita mest umhetta økið og hvat skal til so skulu átta teknmálstulkar til fyri at nøkta tørvin á teknmálstulking í føroyum í dag í dag eru so tvey í starvi tað er ein øgiligur munur og tað leggur mann kann fyri stilla sær at tað leggur øgiliga stórt trýst á tey sum eru í størvinum tí hetta er heldur ikki nakað sum at tað er ikki eitt starv sum kann røkjast innan fyri vanligu arbeiðstíðirnar kann eg ímynda mær at tessu fólkini mugu vera tøk nógvar tíðir á degnum tá ið tað er tørvur á teimum ja og so eisini í mun til fyrireiking tí at tulkarnir skulu skulu fyrireika seg til at tulka í støðum alt frá hvat skal mann siga ja arbeiðsuppgávur útbúgvingar læknafundir viðtalir foreldrafundir og brúdleyp og størvini kunnu jú fevna vítt fundarnir kunnu fevna vítt tað kann vera nógv hugtøk og orðingar sum mann skal seta seg inn í fyri at kunna kunna tulka so eg haldi at tað er ógvuliga relevant eisini at spyrja hvørjum treytunum til teknastulkarnir verða settir undir takk fyri

ja takk fyri harra formaður eg kundi svara upp á spurningin sum eg ikki komi til at svara uppá tað er er ætlanin at eftirmeta flytingina av teknmolstulkatænastuni undir almannaverki ongar ítøkiliga ætlanir er í løtuni um at eftirmeta flytingina tí enn er so stutt fráligið men eg eri vitandi um tær avbjóðingar sum eru nú starvsfólkaorkan er skerd almannaverkið roynir at tillaga virksemið soleiðis at til ber at geva eina so góða tænastu til ber við so skerdari manning sum tað hevur verið teir seinastu mánaðirnar tí tá vit so fara at eftirmeta teknimálstulkatænastuna verður hetta sjálvsagt gjørt eisini í samráð við áhugafelagsskapur eitt nú deyvafelagið og hoyr hetta her við at sum tað er komið eitt sindur fram hetta her við ati hvussu strævið tað er hjá hesum fólkunum atarbeiða sumteknmólstulkainnan fyri ta økið at tað síggja vit bara til dømis tá ið vit fara til onkurtíðindafundur kanska kom vit nítjan tá ið tað var herjaði á á landa okkara táð høvdu vit hesi fólkini hjálpa okkum soleiðisnar at mann náddi tey sum vóru mansigur ikki hoyrdu ella niðursetta horvn ati at tey masig komið inn á banan og vit sóu eisini eg hugsi akkurát um hetta her sum spyrjaran er inni á hvussu strævið tað er eisini hesi fakorðini tað skul læra seg uttan at og sovorðni ting vit sóu eisini tað at tað møttu ikki bara ein upp men fleiri og tey við jøvnum millumbili loysti hvønn annan av sum eg havi skilt so er tað ikki bara tað at seta seg inn í hesium tingini men eisini tað at at skula standa har so leingi og gera sítt arbeiði at tey er noydd til at fáa eina pausu tí tað er so krevjandi ná takk fyri harra formaður uppaftur
ja so er tað seinasta umfarið ingilín didriksen stram fyrst ger so væl
ja eg haldi at at at tær eru tílivís nakrir trupulleikar tað eru for fá fólk í starvi eisini tað at hesi fólkini so verða sett til at nøkta tann tørvin sum er eisini altso sum við enn færri fólk í starvi enn teir vóru frammanundan tað ljóðar ikki sum eitt heilt gott arbeiðsumhvørvi uttan strongd og so framvegis men eftir øgiliga týdningarmikið at landsstýriskvinnan tekur hetta upp og fær gjørt nakað við tað til dømis eisini sum hon nevnir sjálvi við avvarðandi feløg tí tað snýr seg um atkomu sum ikki bara er eitt fysiskt fyribrigdi sum vit kenna tað tá vit ofta tosa um tað men sanniliga eisini tá tað kemur til møguleikan hjá teknmæltum at læra sítt egna mál og at luttaka og fylgja við í samfelagsliga samskiftinum eitt sum mann kann nevna er jú eisini tað at í dag er eingin skipað frálæra í teknmáli og tulking er avmarkað tí tað eru so fáir tulkar sjálvt um teir tulkarnir sum eru gera sítt arbeiði til lýtar men eisini tað almenna samskiftið í til dømis miðlunum verður ikki teknmálkað tulkað kanska nóg skjótt og í nóg stóran mun til at mann kann fylgja við á upplýstum grundarlagi sum aðrir borgarar so vit útlukka onkursvegna tey teknmæltu frá sínum egna máli við at vit ikki hava nakra frálæru men so eisini frá samskiftinum og miðlingini sum vit onnur taka fyri givið og tað er álvarsamt og tað haldi eg avgjørt at eg vil heita landsstýriskvinna um at royna at gera sítt til at tað kemur í rætt lag takk fyri
ja og síðani er tað elsbett mersedes gunnlagsdóttursun
fær orðiði gersuvæl ja takk fyri harra formaðu eg fari at takka fyri henda góða spurningin og eg trúgvi tað nógv har úti sum eru virkuliga áhugaður í hvussu hvussu hvussu tað gongur akkurát við hesum økinum men eg eg hevði hugsað mær kanska líka mann sagt tað aftur at almannaverkið hevur játtan til at hava fýra teknimálstulkar men hóast hóast at lýst hevur verið eftir teknimálstulkun er tað trupult at fáa sett fleiri teknmolstulkar altso tað sum eg meini við hesun her tað er tað at tá ið tað kemur til játtan so so haldi eg mín vilja er sterkur til at fáa hetta í rættiliga øtað bleiv eisini spurt um hvussu hesin fólkini eru sett og teyer sett sambært almennar setanartreytir sáttmála millum starvsmannafelagsfelagið og fíggjarmálaráðið so so hetta her er eg havi fullforstáils fyri hesum og møguleiki er eisini vist tað er at mann kann keypa tænastuna men í boltnum grund er tað kanska eisini tað at vit hava kanska ikki nóg nógv fólk sum hava hesa útbúgvingina og og pluss tað at tað er av teimum fáu so hava vit manglað vit eisini fólk inni í almannaverkinum men mann hevur roynt at gjørt tað so gott sum tað ber til men mann er slett ikki komin á málið yvirhøvur ikki men mín partur skal so ikki liggja eftir mann sigur pengarnir eru játtaðir til fleiri til at gera hetta arbeiði og ella teknimálstutl stulka tænastuna men tað er ikki nokk bara at játta pengar vit mugu eisini hava fólk og har mugu vit so seta meira inn fyri at nøkta tørvin takk fyri harra formaður ja
takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður avgreiddur frá løgtinginum vit koma so til tann seytjanda spurningin í dag hann er eisini til elsbett mersetis gunnleygsdóttir landsstýriskvinna í almannamálum og hann er víkjandi støðuni hjá ungdómin sum standa bílista til tilboð frá almannaøki tað er rósa samuelsen sum fær orðið at spyrja ger so vælformaður
ja sum nevnst so er spurningurin til elspetimersetir skunlastóttir lansstýriskvinna í almannamálinum við verkja støðum hjá ungdómi sum standa bílesta til tilboð frá alvavirkinum og eg byrja í spurninginum fyrst tað mar eitt nær kann væntast at nakað tilborð verður verður veitt til tey sum standa á bíilista til búð og viðgerðastovnur líknandi tíð í stoffalag sum sig vit hava enn bara stoffalág men um ætlaninð er nakað annað líknandi tvey nær kann væntast at tilburð verður til tey fimtan umg fólkini so við autismu og ella lættar menningartærnir sum standa á bílessi til eina aðra fyriskipan og hvussu nógv fólk standa bíligsa tilboð megna títt lív hvussu nógv verður mett at kostrnaðar vera at fyri hesar omanfyri nevndu spurningar eitt og tvey viðmerkingararkl hetta er var tað er tað at í meimannað tá varð upplýst fyri fyri løgtinginum at tað eru tjúgu ungdómar frá fjúrtan til fýraogtjúgu sum standa á bílista til ymiskar fyriskipanir av hesum eru fimm persónar sum mangla bú mangla tilboð sum búði viðgerastovnurna at í stoffelagveitir og fimtan persónrnar við autismu og ella lættari menningarsteirgunum standa á bílista til aðra fyriskipan tú einki ivast í at tað vita vit øll at eitt tað svárasta menniskja kemur útfyri er tey hava trupulleikað at dragast við sum tað ikki fáa hjálp fyri og ikki minst um ikki nøkur útlit er fyri at fáa hjálpa tað hevur ikki bara stóra negativa ávirkan men tað kann fáa kakatastrofalar fylgjur fyri tann einstaka u alla familjuna og vit vita longu at tað eru fleiri ferðir at katastrofalar fylgir eru hendar tey liva øll í støðum støðum ótrygga og ikki minst ir stórum ótta og kunnu í tt ongan hátt liva eitt trygt og gott familjulív ella arbeiðslív verður harafturímóti góð hjálp sett inn tíðliga so ber til at læra t liva teimum avbjóðingam sum eru tað má metast at vera n rættiliga eidi álvarsligt at vit fáa upplýst at so nógvar nógv ungdómar standa á bílista og at so nógvar familjur hava tað so trupult sum hvønn dag stríðast uttan at neyðug hjálp eru eksjón takk fyri
ja so er tað elsbett mersedes gunnlaðsdóttir sum fær orðið svara ger so væl
ja takk fyri harra formaður og eg fari at takka spyrjarin fyri góða spurningin og aktuella spurningin og eg fari ati svara spurningin nummar eitt og tvey undir einum tann størsta avbjóðingin í almannaøkinum í løtuni er væntandi bústaðartilboð til so at siga allar málbólkar og eg má so eisini ásanna at tað kemur at taka tíð áðrenn vit eru komin á mál at útvegja øllum nøktandi tilboð tí vit kunnu ikki gera alt í senn á fíggjarlógini í ár havi eg valt at raðfesta eitt sambýli til fimmungorsakaeg kann eisini upplýsa at eg í fíggjarlógini í ár havi eg kann eisini upplýsa at eg í fíggjarlógini í ár havi raðfest stuðulstoymi og frítíðartilboð til børn og ung sum hava d hdog aðrar avbjóðingar høgt tað tekur tíð at upp og útbyggja hesi tilboð og tað tekur tíð útfleiri bústaðartilboð eg vóni at ferð kann setast á byggingina nú bústaðir eftir ætlan fær heimild at byggja fleiri bústaðir kring landið samstundis sum arbeitt verður við at fáa fleiri privatar veitarar at byggja búfelagsskapur
ja her er okkurt bland komið í haldi eg í samband við spurningar spurningin ee spurningur nummar seytjan viðvíkjandi støðuni hjá ungdómsnum sum standa bíðiliga til tilboð frá almannavørkinum tað er ikki so tá ið tað eru so nógv spurningar
takk fyri harra formaður tað sum eg royni at greiða frá tað er tað at avbjóðingin hon er stór og eg veit at rosa samuelsen hon hevur fyrr spurt um tað við fólki sum hava brúk fyri akkurát hesum slagi av bústaðum og og eg kann bara siga tað at at eg skal gera hvat eg kann fyri at fáa hetta í rætt lag takk fyri
ja so er tað onnur sum kunnu fáa ja onnur kunnu fáa orðið edva jacobsen-gjørval
takk fyri hara formaður nú koma eitt líts sindura av akkurát sum eisindur av fløki í hesar spurningarnar tái liggja siskin tætt at hvørjum øðrum men tað er týdningarmikið ati visi mann varar av og kanska er foreldur og til ein sum kanska hevur lagt menningatarn ella aðrar avbjóðingar at mann kanska nógv av teimum hava kanska bíðað áravís eftir at fáa loysn á ein tilboði so eg eg vóni virkligani at tað kann koma á gongd á soleiðis at tey sum sita uttanfyri slíkt tilboð og sita og bíða og vænta sær at fáa boð at tað hendir okkurt í málinum soleiðis at tey fáa ein varandi bústað okkara ungu upp á sama máta sum sum onnur ung so so at tað tað vóni eg virkligan og eg veit heilt sikkurt at espemmersetes gulevsdóttur arbeiðir hart við at fáa hetta málið á glið líka so væl sum nógv onnur mál takk fyri harra formaður

takk yrhara formaður nú koma kanska itt sindur eitt sart óskil í í í ella misskiljingarí tá eg spyrj um hvusunógv sat standa nærvæntast kala at tilboð til tey standa bílista til líknandi stoffalag so er tað búði viðgerðarstovnrnar og tosa um men tá vit tosa um hini sum standa á bílistai til aðra fyriskipan so havi eg tí fyrra spurningin eisini tosað um tey sum eru heimabúgvandi so búgva heima fyri seg sjálvan í sína egnu íbúð tað hava vit nøkur avso atso tað hopaði upp á at landsstýriskvinnan kanska kom áú hugleigð eitt sindur um at kunna kanska fáa eittiambulant tilboð soleiðis at tað ikki er neyðugt atfara á bústovuna at vera á men eg skal lata landsstýriskvinna fáa møguleikan at svara víðari tá i tær spurningarnar sum sum ikki svaraðija

takk fyri harra formað i hettað er eit sindur soleiðis tað man ikki akkurát fær tann tað svarið sum mann ætlað sær so heldur mann tað at at mann svara upp á skeiva spurning eg haldi at eg forsteti har sum eg slepti eg vóni at ferð kansn setast á byggingina nú bústaðir eftir ætlan fær heimild at byggja fleiri bústaðir kring landið samstundis sum arbeitt verður at fáa fleiri privatar veitarar at byggja búfelagsskapir tað skal vera mín vón at vit innan ikki alt for langa tíð eisini koma hartil at vit kunnu bjóða fleiri búð og viðgerðartilboð til tey ungu sum spyrjarin vísir á hvussu nógv standa bíðilista til tilboðið megna títt lív svar megna títt lív er eitt rímiliga nýtt tilboð sum eg valdi at raðfesta fíggjarlógini í ár tí eg meti at tað hevur stóran týdning at vit lofta og hjálpa ungum av ymiskum orsøkum koma út í kriminaliteti og rúsmisnýtslu eg veit tó eisini av royndum at hetta er ein sera torfør uppgáva sum krevur nógva orku og tol skal tað eydnast tað eru seksogtjúgu persónar sum so ella so hava verið ella eru ella fara at gerast partur av megna títt lív stórur partur av arbeiðinum hjá megna títt lív eru uppsøkjandi og motiverandi har dentur verður lagdir á at skapa kontakt við tann unga og síðani at verða klárd tá okkurt er áfatt tað tað er eru uttan iva eisini fleiri sum bíða eftir at starvsfólkini ið megna títt lív taka kontakt ella taka kontakt aftur hvussu nógv verður mett at kostnaðurin er fyri hesar omanfyri nevndir spurningar eitt og tvey skulu vit veita fleiri búð og viðgerðartilboð og ella bútilboð soleiðis at bíðilistin minkar so verður neyðugt við hægri rakstrarjáttan upplýsast kann at játtan til sambýlið til ung og menningarternir sum letur upp í klaksvík er trý komma tríggjar milliónir krónur um árið mett verður at ein bú og viðgerðarstovnir til fimm til frátil fimm átta ung kostar í mesta lagi sjey milliónir um árið tað er tað sum nei løgtingskvinnan spurdi meg um og takk fyri harra formaður

takk fyri hara formaður so man kann siga tað at vit kunnu gleðast um at verkætlanin sum er raðfest megna títt lív hon hevur virkuliga tænt sínt endamáli øsjálvfylgi um at siga at tð r syrgiligt at tað eru seksogjúgu persónar sum eru fevndur avverða noyddlga veða fendirein sóram tilboði men samstundis más fegnast um at tað eru tilboðini sum koma til nyttu til hesi fólkini tá eg so spyrji inn til tey sum eru hasi her fimtan ungfólkini sum hava brúk fyri eini tilboð í eina fyriskipan so hugsi eg meir efta hr at tað er neyðugt at hesi her ungu fáa eitt tilboð sum hava fingið eina útgreining á til dømis sokualska deplinum har tað fingið eina diagnosu at tey fáa eitt sosialt fakligt tilboð tað kann vera tað kann vera ambulant men tað sum er viktigt er tað at tað verðr tikið hond um tey fyri at fyribyrgja at hesi koma í tí støðuna at verða noydd til at fara inn í ta skipanina sum eitur megnar títt lív eg eri vitandi um at tað eri væl fungerandi fólk sum hava gingið í skúla sum ikki hava brúk fyri at fáa eitt eitt eitt masiga eitt sambýlispláss ella búplás at búgva í men tey havi brúk fyri at fáa møguleikar at læra at liva við teimum avbjóðingum sum teir hava um tað so skal verað eitt bútilboð tað er ikki tað sum sig fleiri førum fólk hava brúk fyri tí tað hava sítt egna bústað men ein fyriskipan har sum mnn kann lofta teimum soleiðist tað at ikki enda í tí støðuni at enda úti í skipanini megna títt lív og tað kann eisini vera at tað verður lógin í arbeiðsfremni o tiltøk uskann brúkast til tann málbólkin men sum mann so hyggur upp á hvat er tað so tað sum brúk fyri síðuleypandi tá i eyhva fingu finguð staðfest ein deagnosu um hvat ið tey hava brúk fyri tí at vit vita væl at tað er nógv sum standa og og bíða aftan á teyhavafingið eina diagnosu at so at fáa læra at liva at atat liva við teimum avbjóðingum sum tey hava og tað er tí varð spurningurin setturso at veruligan hava kanska tosað lýsing frá fobí hvønn annan m allíkavæl ikki takk fyri
ja takk so fær elspet mersedis gunnastetur orðhastur ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja tað er ja tað var eitt sindur soleiðisnar at teimann beginnur at svara soliðis mann skilir spurningin men tað allarviktigasta er at viti hugsa um hesi fólkini sum hava avbjóðingar til dagligdagin og tað haldi eg absolutt hendan samgongan gjørt vit hava sett nógvar pengar av akkurát til hesi fólkini sum hava avbjóðingar harra formaður og var tað eitt av tí sum eg láv mær øgiliga nógvar hjarta saman við samgonguni akkurát tey millum átjan og sjeyogtrýss ár eg havi sjálv verið uppi í stoffalag og vitjað fyri ikki langari tíð síðani eg má siga at tað var imponerandi at síggja ikki bara arbeiði men at síggja úrslitiði tað tað sum líkasum var rættiliga gott og sjálvandi hevði eg hugsað nú sita eg og spyrjarin í samgongu saman og vit vitað eisini hvussu tað er raðfest í samgonguni hvat vit eru so samd um og tað sigur seg sjálvt tað er ikki altíð pláss fyri øllum men tá ið tað ur sakna harraformaður so haldi eg at vit tó so hava fingið pláss fyri nógvum betringum og sjálvfylgiligt at vit eru ikki liðug enn uppskotið ella fíggjarlógin er ikki samtykt enn og tað hevði verið óalmindiliga gott um mann kundi fingið meira pengar júst til hetta økið tað sigur seg sjálvt meni nú siti spyrjarin sjálv í løgtinginum so hivist onga løtu í at hon fer at gera sítt til meni men eg haldi at tá ið alt kemur til alt so so kunnu vit gleðast um batar men vit eru ikki komin á mál enn takk fyri harra formaður
so er hasin spurningurin svaraður næstin spurningur er til kelæo holm johannesen næsurt man í heilsumálum viðvíkjandi kommunulatan viðurskiftin á eystara armi á skálafjørðinum og spyrjarin er jónu so joensen eu so væl jhonum nolso joensen
takk fyri harra formaður ja mín fyrispurningur er til landsstýrismannin í heilsumálum kale o holm johannesen og hann er viðvíkjandi kommunulæknaviðurskiftunum og eystrararmi á skálafjørðinum fyrsti spurningur ljóðar hvørjar eru orsøkirnar til at fólk á eysturararmini á skálafjørðinm hava so torført við at fáa fatur á lækna og hví er tað so óskipað hvør lækni er har nummar tvey spurningur ljóðar hevur landstýrismaðurin nakrar ítøkiligar ætlanir um at bøta um kommunulæknarviðurskiftini á hesi leiðini í viðmerkingunum til spurningin havi eg skrivað at seinastu tíðina hava fólk á veysinrararmið á skálafjørðinum verið rættiliga ørkymlað um kommunulæknaviðurskiftini serliga hevur tað verið torført at fingið fatur á læknanum og tá ein so endiliga er komin ígjøgnum er ein so langt aftur kanska í býðrøðini at fólk bara leggja áaftur í løtuni eru bara fýra í løtuni eru fýra læknaviðtalur í eysturoynni ikki er óvanligt heldur at eingin tíð er fyribils at bíðitíðin er sera long til ein sleppur framat ella at boð verða givin um at eingin lækni er í ávísari viðtalu hesa vikuna ein verður síðani vístur til læknar tvey trý ella fýra fjórði læknin er á strondum og um ein er sjúkur og ella ikki hevur bil kann tað verða langt at fara yvir um fjør til læknan hesi óskipaðu læknaviðurskiftini raka serliga hart tey gomlu sjúku og veiku og spurninguri er um vit ikki eiga at veita eina betri kommunulæknaviðtalu í einum so fólkaríkum umráði í landinum tí verður hesin fyrispurningur settur takk fyri harra formaður
ja takk so fær landsstýrismaðurin í heilsumálið kaleohlm johannessen orðið ger so væl
takk fyri harra formaður í skálar fyri at læknadømi eru fýra kommunulæknar viðtalir og tvær av hesum viðtalurnir mannaðar kommunulæknir fsum starvi og tvær av viðtølunum viðtalunum eru mannaðir við avloysaran í teimum førum tá eingin kommunulækni eru føstsum starvi í viðtaluni ella kommunulæknir sum eru í føstsum starvi er burtur vegna dømis feri ella sjúku setir heilsutrygd ein vekara í starv av tí t tað onkuntíð hevur verið trupult at útvega við karar kann tað henda at onkra viku ikki ber til at manna kommunulæknarviðtaluna við einum vekaru heilsutrygd er upplýst fyri heilsumálaráðnum at tað í nakrar vikur hevur ligið eina avbjóðing at útvega nokka við karum til kommunulæknar viðtalurnar í skálafjarðarlæknadømi men at henda avbjóðingin nú er loyst nú er allar kommunulæknar viðtalurnar í skálafjarðarlæknadømi mannarar við antnaðini kommunulækni føslumstarvi ella við karum til spurning tvey seinastu árini eru tiltøk sett í verk at betra um kommunulæknarviðurskiftini hjá borgarunum skálafjarar læknardømi ein avtala er gjørd millum borgarstjórarnir í kommununi kring skálafjørðin og og heilsumálaráðið um hvussu kommunulæknarviðurskitini og kommununi skulu skipast og harafturat er økið uppraðfest við eini kommunulækna afturat so tað nú óru fýra kommunulæknar í økinum og tað hevur longur tí verið ein avbjóðing at fáa sett øll læknastørvni á kommunulæknastørvini í læknadøguni við kommunulækni í føstum starvi og í summar søkti hilsu eftir kommunulæknum men eingin søkti størvini í skálafjarðar læknadøm komandi ár verða tveir læknar lidnir við útbúgvingina til kommunulækna og vónandi fer onkur teirra at søkja starv í skálafjarðar læknadømi og eg rokni eisini við at tað fer at verða lættari at fáa kommunulæknarnar fastarv í økinum tá tunnilin letur upp í komandi ári og heilsutrygd hevur upplýst fyri heilsumálaráðnum at ætlanin er at fara at søkja eftir kommunulæknanim til leysu størvini í næstu so harharhar verða har veru eisini nakrar broytingar tá ið tá ið tunnilin kemur ígjøgnum tað var lættari at at at ferðast ímillum og so er sjálvandi meiningin at mann kann hava alt tað samlaa men men men har hava verið sum sagt har verið nakrar avbjóðingar við við avbjóðingum ímen men tað tað sær út til at tað nú fer at verða betur framyvir helduvís tí at soleiðis skal tað vera takk fyri harra formaður
ja takk so ferði spyrjarin orðið at ríkja er so væl djóni dólsoy joensen ja
takk fyri harra formaður og takk til landstýrismannin fyri svarið har vóru glottar at hóma í svarunum tí ati sambært heilsutrygsu er ein loysn á veg ella upp á tað men sum eg havi skilt eisini á fólki inni á skálafjórðin er generelt er held ikki bara astararmi eftr eisini á vesturarmi at tað í kanska longri tíð hevur staðið á við at koma ígjøgnum nóg nóg væl og og tað er tí eisini fyrispurningurin at at tað tað kann man ikki líkasum bjóða fólki í dag tí at tað er eisini eitt annað við tí tað er tað at nógv fólk kanska hava hann nokk so leingi við at taka seg saman til at biðja um hjálp frá lækna og tá tey so hava líkasum skulu brúka nógvar kanska tímar upp á at koma ígjøgnum og og kanska onleiði bókingina á mín lækni ikki riggar heldur ella ikki he verið tøk í eina tíð og kanska í summum førum er tað eisini enntá onkuntíð fólk ikki í móttøkuni jeme so so geva fólk kanska upp og og tað legureist eit ávíst trýst á læknavakna her suðuri har tey fólk kanska bíða at koma bara klokkan fýra og so koma ígjøgnum her í havnini og tað økið so trýsti á á á á ella kanska óneyðugt trýst á á læknavakna her suðuri tí mannhevur hoyrt um um fólk sum sum heldur velja tað tá ið tað er so ringt lokalt at koma ígjøgnum og tí haldi eg at tað áliggur eisini í landstýrismanninum kanska hyggja nærri at hesum her tí at tað eisini fer at rekrotera at ger eitt ávíst arbeiði úti í fyri atfyri at eggja kanska mú siga umsøkjarin at at søkja tey størvini og og og tað er rætt sum landstýrismaðuin eisini sigur at nú tá ið tunnilin opnar at tað ger tað kanska munin aftraktivari at søkja inneftir ogtí at nú er avstandurin tað minni eisini á vetrartíð og skula koyra ímillum og kanska flyta heim her og og búsetaseg í havn at tú kanska er tað onkur sum av teimum læknu sum eru undir útbúgving sum vónandi fer at søkja inneftir handaveg á læknadømini har inni so fyribilist takk fyri til landstýrsmannin og takk fyrihara formaður ja takk so er tað keili ohol johannesen sum fær orðið aftur ger ger sovæl
ja takk fyri hara formaður nei eg haldi er ta er ein ei ógvuliga relevantur og góður spurningur soleiðis at vit alla tíða kunnu vera alort og hava fokus á at tað ikki ístøðuma í landinum er nóg gott at sleppa til kommunulæknana tí at mann kennir tað faktisktnaktiskt allastaðni frá at tað er eisini havnið ofta tú kann ringja og tú ringir og tú ringir og tað svarar eingin tú fært bara ikki fatur og atatað haldi eg at vit eiga alla somlu tíðina at royna at gera betur og og reint praktiskt var eisini eitt uppskot koyrt frá framsókn um heta her við at hvussu vit organisera okkum eit sindur annaleiðis kanska til at lætta trýstið av at til dømis inni á ellisheimium sovorð nakað t at at mann fær læknarnir inn har kommunulæknarnir soleiðis at mann fær fatur í fleiri staðin fyri at sjey kommunulæknar ella fimm far inn í tað sama ellisheimi sovorðin atur a eg trúgvi at tað er alla tíðina pláss til til forbetringar til at sleppa til kommunulækna men tað sær oftani út til at og tað rikki bara her tú sært í norra eisini á danmark eisini at aðlongutíð kemur út eftir útaru verri er ta at at at etántað ella at fáa fatur í kommunulækn o tí trúgvi eg eisini at at hetta her viðvíkjandi tunlinum at at tað vil gera tað lættari at fáa tá blívur eysturoynni væl sagtans ein ein partur av av høvuðstaðarøkinum kann mann siga so so vónandi fer tað at gera at tað verður lættari at fáa fatur í sínum kommunulækna takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er hasin spurningurin svaraður so er næsti spurningur til jakubvestergaard landsstýrismann í fiskivinnumálum og tað er vivíkjandi kunngerð um uppboðssølu av veiddum botnniski og spyrjarin er erhard joensen ger so væl erard joensen
a takk fyrihara formaður spurningurin til landsstýrismannin jaku vestergaard er soljóðandi hann er stuttur hvussu langt áleiðis er arbeiðið at gera kunngerðina um uppboðssølu av veiddum botnfiski komið soleiðis sum ásett í sjófeingislógini viðmerkingarnar eru sambærtparagraf tveyogfjøruti í lógini í sjófeingi verður heimila landsstýrismanninum at skipa í kunngerð hvørji fiskasløg og hvussu stórar nøgdir sum skulu bjóðast út á almennari uppboðssølu tá lógin um sjálfeingið varð gjørd varð samgongan samd um at ein partur av botnfiskinum sum var veiddur undir føroyum skuldi yvir eina almenna uppboðshølu uttan minstaprís nú er sjótt eitt ár liðið síðan lógin varð lýst men enn er kunngerðin so ikki lýst tað tók okum heilt stutta tíð at gera lógin um sjófeingið og fáa eina samtyktu í løgtinginum men tað drigur út við at fáa hesa kunngerðina frá hondinitakk fyri
ja takk so er tað landsverndin jacovelsen sum fyrr orðið gjørt so væl
takk fyri harra formaður tað er rætt ati okur viðgjørdi hendan spurningin nokk so negv tá okur gjørdu lógina um sjófeingið meni orðingin varð kanska í so veik í mun til at krevja veitan fisk uppboðssølu tí kom ein tí kom ein greiðari orðing inn í lógina áðrenn summar og tað er status við viðkunngerðini er at kunngerðin er gjørd og er av veg til hoyringar og hon fer at fevna um tretivu prosent av veitum fiski av torki uppsahýsi kongafiskiboslgu hawtósku og svartkalva undan føroyum og íslandi tað er so ætlanin fyri greidleikar skyld at setaendi gildi frá fyrsta januar tjúgu einogtjúgu hon skal so hon skal hoyra fara til hoyringar í fiskivinnuráðnmo hjá avvarandi pørturim í fiskivinnuni meni ja tað er so skal eg taka mín kappa av tað hevur drigið tað út at fáa gjørt hana lógarheimildin tann greiða lógarheimilin varð fingin til vega áðrenn tingið fór í í summarfirði menitað verður fínpusa tað síðsta kunngerðini hon er gjørd og verður koyrd til hoyringar ein av komandi døgunum takk fyri harra formaðrur
ja takk so fær spyrjarin orðið orsaka so er tað etva jacobsen tað er onnur sum orð kjansur nú sigur edvar jakcobsen ger so væl
fyri harra formaður ja hetta er ein áhugaverdur fyrispurningur sum erhard joensen kemur við og tað er í sambandi við at vit høvda í samgonguskjalinum um at mann skuldi tað vera koyra tretivu prosent av uppsølu tað sum tað sum eg føli eg ger tað betri við tí tað kann kanska vera altíð vera ymiskar meiningar anna upp á hvar hvær mann hvussu mann hghevur við heta har at gera men tað er hendan atkomiligheitin tí at mann er tá minni bundin av at mann skal hava bátar og hava virkir srmn so so kunnu øll koma framat vøruni og eisini størri møguleiki fyri at at onkur kemur framat vøruni sum vit ikki hugsa útag sum kanska gera onkur nikilproduktir burtur úr tað kann skapa nakrar vinnumøguleikar sum sum mann kanska ikki hugsar um sum ikki er so lætt atkomin í dag tí tann virðisøkingin sum vit gjarna vilja hava inn fyri at fáa kanska meira burturúr hvørjari krónu hevur betri møguleikar tá ið mann tá ið mann ger hetta her men hjá mann hevur hoyrt ymiskar meiningar um hettar men men eg haldi spennandi at at vit
ja takk so fær bjarni hammer orðið ger so væl
ja takkfyrhara formaður hasena spurningur r kanska meira eftir landsstýrismannin í hesum høpinum tað er kunngerðin er lýst og tað er sum oftasta kunngerð sum e galdandi yvir allan kambon men tað er eisini eingin loyni at tað eri eisini virkir millum annað virkir har sum eg komi frá sum liva av tað sum mann kallar fyri vertikalari integratión at tað er skip sum fiskar til ta einstaka virki sjálvandi ger hetta her at alkomulig heitin eisini verður betur aðrastaða altso eg kring alt landið men tað er heldur eingin ivi um at tað vil eisini raka hart ymisk virkir nøkur virkir tað er eingin ivi um tað so spurningurin er um mann yvirhøvur tekur hædd fyri tí har sum tað er eisini eitt sindur truplagari at fáa est atkomuligheitina tað kostar pengar at flyta fiskin til dømis á klaksvík til suðuroynna vist uku taka tað dømi til dømis sum skal leggjast afturat tað vil ganga hart út yvir nøkur fávirkir eisini takk fyri hara formaður
takk og so er ferð spyrjarum at gera seg væl
takk fyri hara formaður eg fari at takka landsstýrismanninum fyri eittigreitt svar tað sær út sum at tað allarmesta av botnfilskinum fer verður ein partur altso að hesi tretivu prosentini sum fara á yvir eina yvir eina almenna uppboðssølu uttan minstaprís ja eg eri klárur yvir í samband við tað sum bjarni hammer viðmerktir akkar nú at har sum tað er vertikala intigratión har kann tað vera tað kann vera óheppi hvar ið tað eru skipir sum fiska beinleiðis til virkir men hetta er altso hetta er altso ein roynd at fáa nøkur ting at fungera í fiskivinnuni ípi á landi hvar ið mann vil gera atkomuliheitina so liberala sum yvirhøvur gjørligt tað finst í dag ella tað er í dag ein ppein ein skipan viðein uppoðssøluskipan men hvar ið ið skipini seta ein minstaprís á og hon vur víst seg at vera darvandi fyri skipanina og darvandi fyri atkomuligheitina tað hvussu so er í útlandinum hvar ið tað eru uppboðssølur sum fungera heiltfrítt har gevur tað nakrar møguleikar til aktørar uppi á landi til at sleppa framat einum parti av hasum tilfeinginum sum hava spesialiserað seg innan fyri heilt serlig fiskasløg heilt serlig produktir og yvirorðnað sæð so er tað tann vegin sum eg altíð havi hildið at okur skulu fara ein uppboðssøluskipan vil geva loyvi geva møguleika til tað sjálvandi vil tað altíð vera onkur lítið við henni men í tí stóra heila so vil ein uppboðssøluskipan gera tað at okur kunnu fáa eina veruliga gongd á menningararbeiði av nyrkjuproduktum í føroyum og geva atkomuligheit fyri øll virkir í føroyum fyri at fáa fatur ígini takk fyri
ja tak so ella landsmaðurin sum fær orðið jakvaveit sa kvardin ger so væl
takk fyri harra formaður tá eg segði allir botnfiskur so er tað undantikin til bólk fimm útróðrarbátar tær verða ikki tar verða ikki tvingaðir um uppossølur tí tí tað er avbjóðingar kanska hjá teimum at fáa fiska allastaðni í føroyum uppðsølu men allir øll onnir skipabólkar er talan um tá ið tað snýr seg um um botnfisk tað eru virkini eru býtt upp víð virkir sum hava atgongd til ráðvøruna frá egnum skipum og frá skipum við tilgnýti og so hava okur onnur virkirsdafyri cipootella virkiskopum vhótn fiskavirkigøtu fyri at nevna tey summ ikki hava sami atgongd til at fáa fat í ráðvøruni og eta sarið seg her tretivu prosentini á uppboðssøluna sum mann er samdur um so átti tað verið møguligt eisini hjá teimum virkjunum at fáa atgongd til ráðvøru umframt tað tey fáai beinleiðis la handli við teyskipini sum annars annars virka so hettar átti í øllum førum at javnsett virkini tey sum ongi skipi hava í ein ávísan mun við tey sum hava vestikala intigratión sjálvandi er okkurt heilt óheppið víst á seg at vera í eini kunngerð so kann mann jú altíð hyggja at tí men hetta er ikki nakað nýtt at mann selur veitan fisk uppboðssølu og og tvingaran ella gásareygum lóggevran og uppboðssølu so hetta er rímiliga kent so eg trúgvi ikki hetta ar hetta fer at volda sum so trupulleikar úti í vinnuni tvørturímóti haldi tta fer at vera ein ein fyrimunur hjá hjá ávísum virkjum sum er tengd av at keyparáðurum nøkrum øðrum takk fyri
ja takk so fer erhard joensen orðið aftur gerst væl
ja takkfyiharar formaður e samdur við landsstýrismannin í at alt alt annað líka so vel at tað vera skipan sum kemur at geva gera eina eina eina eina størri javnbjóðskapping um um ráðveruna og og tað er absolutt neyðugt tað er taðer sum sagt virkir í dag sum e eri eri integreraðir meðan onnur koyra meira sjálvstøðugt men tað sum er týdningarmikið eisini við einum sovorðum uppskoti sum hesin her tað er tað at hetta kemur at galda tey virki sum í dag ikki er eisini tí tað er eingin loyna atrundanum til dømis uppboðssølur uppboðssølurnar í í danmark sum eg havi ett sindur av kendskapi til har er tað eitt hav av smáum fyritøkum sum eru sprotnar úr av av at mann hevur atgongd til at mann kann fara inn og keypa nei aktíða tað mann ætlar l nei aktíðat ta goðskuna mann ætlar soleiðis hevur mann kunna uppbygt ein stóran ídnað runt um kring við smærri fyritøkum sum klára seg faktiskt fínt og sum okur sjálvandi í føroyum hava skuldi havt sama møguleika til sum aðrastaðni eisini øyvirskipa so er tað eg noteraði mær at at tað var bólkur fimm sum sum hvar tað ikki bleiv men tað stendur so eisini í lógini at bólkerfimm er undantikin av av serligum orsøkum men altanna líka so skuldu at teir eisini havt eina aðra funktión hattað skuldi verið við til at mann fekk gjøgnumskygni í tí veruliga prísinum á ráðvøruni soleiðis at mann hevur nakað at fyrihalda seg til soleiðis at allir aktørarnir í vinnuni faktiskt hava nakað at fyri halda seg til so takk fyri svarið til landsstýrismannin og eg fegnist um at kunngerðin er á gáttuni og sikkurt nokk ella og at hon fer út til hoyringar nútakk fyri
ja takk so fær landsstýrsmaðurin orðið aftur ger so væl jaguvestigaard
ja takfyriharar formaður eg eri rættiliga samdur við ea joensen í tí sum hann førir fram tað havi verið ymiskar tíðir og viðhvørt hevur vinnan ikki havt so stórt brúk fyri at at fisku ferð um uppboðssølu meðan aðrar tíðir hevur mann verið øgiliga uppsettir upp á a tað er neyðugt at stafer um uppoðssølu og tá hugsar mann um ta verandi vinna men tað er eingin ivi um tað er atgongd til ráðvøru og tað havi eg altíð hildið uppá staði at í føroyum eigur mann at hava hevur mann hugflog og hevur mann evnini áræði so eigur mann at kunna leggja til brots tí tað er ein rúgva ráðvøru sum kemur upp á land í føroyum av ymiskum slag og tí er viktigt at hon so tað so ber atkomulið soleiðis at hevur mann tað rættu verkætlanina ella hugflogið ella tað rætta ja so kann mann fara og og framleiða um ikki so stórum skála so til ymiskar nissjur og okur hava settvirki sum sum gera tað so tann møguleikin eigur eisini at kunna spretta úvir tí at ráðvøran í hesum førum botnfiskurin verður meira atkomligur hjá øllum so vónandi verður tað eisini úrslitið kunngerðin er við at vera ferdig ella síðsta hondr løgd á hanna hon verður koyrd til hoyringar ætlanin er fyri greitleikarnum skylda setanina í gildi fyrsta januarkomanditakk fyri
ja takk so varð hasin spurningurin svaraður næsti spurningur er frá etil jakuvestekor eisini næststurmann í fiskivinnumálum viðvíkjandi føroyabanka og tað er beinir johannesen sum er spyrjari ger so væl beini johannesen
takk fyri harra formaður ja tað er ei munnligur fyrispurningur til jakobvestegaard lanstýrismannin í fiskivinnumálnum viðvíkjandi føroyabanka og tað eru tríggir spurningar fyrstu spurningur hvussu nógvr túrar av royndarfiskiskapi hava verið á føroyabanka í tvey tsnd og átjan tvy túsudog nítjan tvey túsogtjúgu tvey hvørjir vóru úrslitini av royndar fiskiskapinum tvey túsun og átjan tvey tsud g nítjan tvey túsogtjúgu unmmar trý hevur landsstýrismaðurin ið hyggjað at lata føroyabanka uppaftur fyri vinnuligum fiskiskapi í tvey túund og átta bleiv tað steðgað fyri vinnuligum fiskiskapi á føroyabanka fyri at verja toskastovnum tólv ár eru gingin og enn er bankin stongdir seinastu árini hevur royndarfiskiskapið verið á bankanum áhugavert hevði verið at fingið svar upp á hvussu nógvur royndarfiskiskapið hevur verið trý tey ssíðstu árini og hvussu úrslitið av tí eisini hevur verið eisini hevði verið áhugavert at vita um landsstýrismaðurin hevur ætlanir at lata føroyabanka uppaftur fyri vinnuligum fiskiskapi takk fyri
ja takk so er tað landstýrismaðurin í fistivinmálisum fær orðið jakuvestegard ger so væl
takk fyri harra formaður í tvey túsund og átjan vóru línir royndir við m b slætnatindi tíðarskeiðinum frá mai til septembur á føroyarbankan og garnaroyndir við mb gudrin í tíðarskeiðnum mai septembur eisini tað er ikki upplýst fyri mær hvussu nógv skipini hava fiskað í tonsum í og hvussu nógvar túrar tar er gjørt í tvey túsund og nítjan vórðu líniroyndir við ogot og sandshavinum í februa mars frá februar te mars argust til septembur og novembur desembur og garnaroynd við mbguthrun og warborg í juli augus septembur í oktobur í tvey túsund og tjúgu tað vilgjý ár hava líti royndir verið við ymiskum fiskivørum frá mai til septembur fiskivinnur vórðu ogut wolenter jógwani hágasteinir og slætnatindur garnaroyndir við gudrum og tygvumsteini í tíðarskeiðnum tjúgunda juni te setta oktobur harumframt avtala gjørd um royndir í fjúrtan dagartíðarskeiðinum frá fyrta novembur til átjanda de sembur garnarroyndirnar vísti at tað var væl at fáa havtasku føroyabanka og eisini fitt av skøtu og at hjávaiða notoski var sera lítil lýnuroyndirnar vístu at tað var sera nógv at fáa hýsur longu og eisini fitta skøtu og brosmi veiðan av toski var sera lítil og so er tann stóri spurningurin landsstýrismaðurin ætlar at lata føroyabanka upp aftur vinnligan fisiskap landsstýrismaðurin fer at lurta eftir havstovuni og fylgja teimum tilráðingum sum havstovan kemur við enn har enn hevur havstovan ikki komið við nøkrum sum bendir á at teir halda at tað er reiðiligt at lata føroyabankað upp aftur men okur fara sjálvandi í næstun at viðgera tann spurningin so ati eisini tað tilfeingið sum er á føroyabanka kann koma til høldar men sum sagt toskurin ár føroyabanka er ikki væl fyrintakk fyri
ja takk so er tað onnur svorðið tað verður høgni hoydal ger so væl
ja hara formaður eg helt at svarið hjá landstýrsmannum var var gott øhserla tað at hann sigur at at mann fylgir tilráðing frá havstovuni egveit at tað hevur erieit sidur av orðaskiftum tað áður og tær royndirnar sum vóru settar í gongd tá í átjan tær hava so víst hesi úrslitið sum landstýrsmaðurin nevnir men eg ætlaði bara at vita vita um tá hann sigur hann ikki hevur heilt tey neyvu tølini fyri hvussu nógv er fiska øh tey finnast væl altso hetta er jørt altíð í samráði við havstovuna so kundi landsýrsmaðrinonkursvegna útvega tey tølini sum hann sær ítøkiliga hvussu hvussu eisini í tonsum eg kanska í tali at at at fiskiskapurin hevur verið á hesum royndunum
ja takk so er tað johan eli poulsen ger so væl
ja takk fyri tærra formaður tað er eitt sindur áhugavert tá mann hoyrir at tað er nógv skøta sum fiskiskipari so veitir tað at økir har nógv skøta er tað kemur orsakað av at mann ikki troytir økir sum tey skulu at troytast og tá knappliga fyllir skøta og annar fiskutrívist ikki har so tað er rættiliga trænt at fáa tað við tá tær eru glaða fyri meg og kundu hugsað mær spurt landsstýrismannina tá nú tá mann nú snakkar um føroyabanka tá høvur mann eitt øki sum eitur lítla a føroyabanka eitt stór a tað er tað økið sum er sunnar úr bankan tað er stongt av fyri at útróðrarbátar kunnu vera har um sumrarnar men har eru eingir útróðrarbátar verið í nógv nógv nógv summar ikki so eg fór at fiska næstan so jú hevur mann spurt landsstýrismanninum tað økið verður opnað afturfast takk fyri
ja takk so fær ben johannesen orðið eftir ger so væl
ja takk fyri og takki landsstýrsmannin fyri svarið og jú eg hald tað er øgiliga áhugavert at síðan tívesun átta tá mann hevur stongtferðabanka fyri at verja toskastovnina so so er einki si er einki broytt a og so an an it seta spurningin hví og tað kann vera ymisk forhold ið gera tað og millum annað er eitt áhugvert sjónarmið tað sum jón eli poulsen før fram tað við at tað við skøtuni tað er eitt øgiliga áhugavert sjónarmið og nógv onnur meni summ landstýrismaðurin eisini boðaði frá so er tað nógv hýsa og longu at fáa har tí vísa úrslitið frá teimum róyndarfiskunum sum eru har og hann nevndi eisini kjava í brosmi og skøtu sum men hinvegin øgiliga lítið av toski men hýsa o longur tað kann so eisini fiskast a men eg haldi tað r hevði e verið øgiliga gott at kanska finguð æman greiðar fatan av hví mann ikki letur upp aftur tí ateg haldi ikki at sonsilurin hevur riggað heiltso mann kanska ætlaði hann hann skuldi riggað tá mann gjørdi í tvey tsun g átta so men annars haldi e eisini av tað at tá mann hugsar um stongdar leiðir so er tað kka øgiliga trekt at opnað nógv av teimum upp aftur at mann eisini kundi hugt at summir av teimum sjálvandi har tað er ráðiligt og burðardykt og so framvegistakk fyri haraformaður
ja takk so fer landsstýrismaðurin orðið aftur gerst velja hvussu hvørt
takk fyri harra formaður hsjálvandi skal eg fáa hagtølini ela tey røttu tølini fyri veiðuna hvat hon hevur verið í kiloumog tonsum av hvørjum fiskaslagi sær hjá teimum ymisku skipunum sum hava roynt tað er tøkt og tað eigur tað at vera eg tað burdi eisini verið við í í svarunum sum eg kom við her til beinir johannesen men tað skal eg útvega og soleiðis at tað kann verða tøkt tað finst nokk viss mann fer at leita eftir heimasíðuni men tað er kanska eitt sindur mis tað er kanska eitt sindur trupult tað skal eg finn útav hetta her við føroyabanka og hevur mann mann verið øgiliga varin mann hevur altíð viðgjørt føroyabanka fyri seg í lóggávuni sum hava verið í verandi lóggávu føroyabanki eisini viðgjørdur fyri seg og tað hevu verið eisini áðrenn hettar gjørdu har royndir á føroyarbanka við við líni við neilum líni við útróðrarbátum og tað hevur víst seg at tey verðuð øliga nógv ar skøtu og tað hevur verið øgiliga nógv av hóvtasku men lítið av lítið av torki um mann funkuserar øgiliga nógv upp á toskin og mann hevr ikki viljað havt fiskiskap ella fiska føroya banka fyri at verja hendan toskin sum kanska ikki er har og kanska er toskurin ikki har tí tað er so øgiliga nógv av øðrum fiskasløgum sum kanska eta toskin ella ynglum el ella smáan tosk tað var í øllum førum onkur vera við men sjálvandi fara okur ikki allar evur at hava føroyabanka verandi stongdan og bíða eftir at kanska toskur kemur við se annars pisi annar fiskur kann veiðast men tamasttu tíðin vísa oog tanndialokin fara eganst taka upp við havstovuna takk fyri
ja dagur fyrri so er hasin fyrispurningurin spælaður tann næstseinasti fyrispurningurin í dag hann er eisini til jakob vesturgoy til ansast mann í fiskimálum og tí viðvíkjandi kvotum til vinnuligar royndir og merkætlanir og serhøvnihøvdal trúgu við orða í økinum í øtta
harra formaður hesin spurninguri snýr seg um tær so nevndu kvoturnar til vinnuligar royndir verkætlanir sum heimildir fyri í í lógini um sjófeingi og eg kann upplýsa tingini er havi spurt um hatta áður og spyrja einaferð enn og tað kemst av tí ati í undanfarna valskeiðið og tað kan man siga tað setti hol av ter at tey vór bara til at søkja um e við við við nýggjum klotum tá vóru menningarkvoturnar eitt ógvuliga heitt evni og tað vóru ter ikkiminst her á tingi og tað vóru tær í fjølmiðlunum og vilda eisini siga parturst av røttum so var tað eisini eitt øgiligt ein ein øgilig goragangur um at tað tók ov langa tíð at avgreiða menningarkvonurna hog tæð kom eg eisini í afti mínum tykki tók ov langa tíð av nógvum orsøkum men tó ikki so langa tíð sum hesar nú eru vit altso skjótt út í novemburmánað og hetta er kvotur av makreli og norðurasild øh og tískil havi eg bara set eina spurningi ti tað undraði mæreit lít sindur at einki frættist um tað og spurningur landsýrsmannin eru soljóðandi at nærvera umsóknirnar um kvotur til vinnuligar royndir og verkætlaninr er avgreiddar í øðrum lagi hvat verður gjørt við kvotur av makreli og norðrasild ið ikki kunnu fiskast tvey túsund og tjúgu nú vónaimeg sjálvandi at tað verður mólitat fiska nakað á makreli men tað er ivasamt hvat verður gjørt við tað og í triðja lagi hvussu langt er útligað áðrenn nú tá ið kvoturnar avgreiddar í mun til menningarkvoturnar í tvey túsund og nítjan og í djóralagi havi eg eisini spurt eisini í mun til ta ta viðgerðina sum menningarkvoturnar fingu at hvussu nógvir fyrispurningar og umsókni frá fjølmiðluni um innlitð eru komnar um hesar kvotur í ár og har kann mar lggja afturat harra formaður at eg hugsi ikki e at eg sigi nakað skrat viði at siga a tað var hvussu dagligt ein søga í fjølmiðlunum hvønn einasta dag um menningarkvoturnar og tað vóru umsóknir um innlitið í allar kvotur hvønn anasa dag so tí er tað áhugavert at at hoyra hvussu í hetta nú gongur
so legði okkum vesturgord til landsins fráðriðgerðsfólk
takk fyri harra formaður fjøruti prosent av nøgdinum til vinjarroyndarverkætlaninir vórðu í kunngerði nummar hundrað og átjan víð kunngerðsettar av sum ískoytiskokvoturlastyskin kvodagrundarlagi hjá eigará fiskifari til verandi skiparakstur og hesin parturin siur fjøruti prosentini á kvodunim varð avgreiddur áttaogtjúgunda septembur støða verður í næstum tikin til írestandi partin øso er spurningur um hvar ið tað sum ikki verður fiskað í tjúgu tjúgu um størri partur in tíggju prosent av kvoduni ikki verður fiskað við tjúgutjúgu verður ætlandi biðið løgtingið um heimmild at flyta nøgdirnar á rættindahavará støði til tjúgu einogtjúgu hvussu langt út á árið tá ið kodurnar verðu avgreiddar í mun til menningarkvotur í nítjan og í svarinum her eins og nevnt í fyrsta svari eg spurningur m fjørutiposent av kvotunum til vinligar royndir eru longu avgreiddar sum ískoytiskvotur og støða verður tikin til restina í næstun í mun til menningarkvotur í tvey túsund og nítjan er mær upplýst at tey sum søktir fingu svar annan juli í tvey túsund og nítjan men seinastu kvoturnar vóru avgreiddar seytjanda desembur í tvey túsund og nítjan tað vilsiga taðhevur verið aftaná at umsøkjarin fingu játtandi svar sum verður ein deologur við viðkomandi um at fáa ávísar treytir upp á pláss og annað soleiðis at endaliga avgreidd seytjanda desembur í nítjan ta síðsta so svar og avgreiðsla er ikki atkr tað sama og okur hava ongan fyrispurning um innlit fingið frá filmillunum um nakað takk fyri harra formaður
ja so er tað onnur sum kunnu forðað fyrst er tað edvart jacobsen ger so væl
takk fær formaður ja nú kann mann so siga tað at vit eru komin rættiliga langt út í tvey túsund og tjúgu og eg vænti tað má vera gottini til at okkurt fer at henda og og líka spyrja tá ið tað so er er tað so ikki soleiðis at vista ikki gagnnýtt at mann kann flyta tað yvir ár tað tað ja tað er tað sum eg havi eisini hugsað at soleiðis er tað soleiðis at mann fær gagnnýtt partin komandi ár við seg tað er for langt útliðið men er tað soleiðis at tað tykist støðugt til at at møguliga onkur skal hava so gitið bað tað er av stórum týdningi at mann fær at vita um altso soleiðis at mann kann líka sum fyrireika seg upp á eitt her so tað væntar eisini at at lasturin kunnu hugsa um men men tá ið mann skal gera hetta her so skal mann nokk gera nakrar fyrireikingar og sum ikki fyrst at gera sum einki fær so so gott rokni eg við at hjá teimum sum søkja fyri at kunna arbeiða víðari at at tey kanska fáa at vita um tey eru part av hasum er tað ikki takk fyri
ja so er tað spyrjarin sum fór orðið aftur høgni hoydal ger so væl
ja harraformaðurin landsstýrismaðurin svaraði spurningurn rættiliga greitt øh eg eri samdvið landstýrsmanninm í at tað eri munur á tá ið umsøkjarin fáa svar og tá tær verða avgreiddar og eg vóni hvursu er tað at tað gorðagangur sum var seinast at landsýrismaðurin samdur við mæðurin í um at tað er eisini eitt eitt drúgt arbeiði skal gerast um hann skal viðgera allar teir umsóknirsu eru komnar eg hugse ikki fara skeivur at tað er ámleið fjøruti umsóknir komna hesu ferð tað var tað nakar að saman til menningarkvoturnar øheg kann so skroyva ta uppí ø at eg undraði meg ølga nógv á at tað kom titt tíðindur út sum var eitt skriv frá frá einum faktiskt einum felagi sum hevði søgt um royndir til vinnuligar til vinnuligar royndir verkætlanir øhtað var næstan igin upp sum tíðindi har mann næstan legði trýst á kann mann siga á landsstýrismannin og fyrisitingina um at akkurát hatt her felagið skuldi hava ti tað var so øgiliga gott og eg kanskmasska loyva mær at siga tað harra formaður ati at eg eri øgiliga ivasamur ella um ikki ræddur fyri at sum støðan er í løtuni í danskari fiskivinnu har tey standa til ikki bara danskari hállendskari við við breccitt og teimum broytingum har so er tað ein øgilig øgilig avbjóðing hjá uppsjóvaráiðirínum til dømis í danmark o aðrastaðni at tey royna nú alt tey kunnu fyri at koma inn gjøgnum hesar her ætlanirnar og tí hevði eg ynskt og vónað at man hevi hildu fast við at útlendska pitalirð suldi sekki vera inni her og kundu hugsa barat spurt landstýrismannin um nakrar hugsanir um tað og so eg fær bar at enda við at alt siga tað var eitt eitt svar sum gjørdi meg bilsuna hjá landstýrismanninum tað var tað at eingin umsókn varð komin um alment innlit altso eg mein v tað vóru heilar sendingar og tað var hvønn evi einasta dag í útvarpinum tað eg segði tað mann mann gevur ikki innlit meðan umsóknar til viðgerðar sjálvandi mann skal eisini verja tey sum havða søgt men tað undrar meg bara at nú er tað hvørt hvirt púra hvirt um at her tá ið tá ið mannbúkti so nógva orkupá at spilla tað út fyri fýra árum síðani
so erta jakob vestergaard
ger so væl takk fyri harra formaður eg eg hevði næstan roknað við at eg vunni hoydal fór at spyrja eftir sínum fyri at spyrja eftir hesum málinum og eg haldi ugni hoydal hevur viðgjørt tað sakligt er í dag eg skal viðganga hetta kundi verið avgreitti skjótari og onkustaðni føli at nú nú er tað ligið so langt út á árið at mann átti næstan at sett tebroð og og flutt alt yvir um ár og tykið svartskjaftun við januarmánaður so tikið alt um eina leið í januarmánaði men tað fái ikki gjørt uttan uttan eg fái tingsins vilja til tað og tað er tað er sjó fylda møguleikin sum mann kundi ein møguleiki sum mann kundi viðgjørt beint nú sá villu so skal samgongan taka undir við tí vissi mann flytur alt hetta her viðgerðina av hesum her til byrjanina komandi ár tá ið svartskaftan svartskjafturin kemur uppí tí okur løgdu merki til tað eisini undir tann menningarkvotuna sum undanfarna samgonga lutaði út at tey sum tar tað komu í dura og tey finguð kvoturnar fingið fiska dupultar kvotur at byrja við tað gav ein ein betri tað gav eina betri byrjan so eg eri onkustaðni har beint nú at mann kanska skuldi sett altíð broð flutti alt íð lógarheimild um árs og so viðgjørt alt ter innkomin umsóknirnar víðari í javnvarmanna men tað má umhugsast eitt sindur afturat og so er tað sjálvandi ein møguleiki tey givið teimum sum byrjaði kanska eina betri byrjan takk fyri
so er tað høgni at heita til tað seinasta umfarið høgni at heita fyrst ger so væl
ja hararformaðr nei eg skal bara siga heilt stutt at tá ið landstýrsmaðurin nú nevnir hetta hesar avbjóðingina við tað var tað eisini menningarkvotuna hvussu trupult tað er hjá hetta er ofta tað var tað hvussu her tá og tey sum hava søgt nú gitið eigu eisini tey sum ikki hava tað besta grundarlagið at tað at koma at fáa samanhangu í í ta umsóknim man hevur havt her eru ikki so nógv tons at býta útav hat so hevi tað uttan iva verið skilagott at viðgjørt tey trý uppsjóvarfiskasløðini saman sum á vistkvat mannhevði halda seg til tí tað er sanniliga e eg má siga tað eg havi ótrúliga stóra virðing fyri teimum sum fingu menningarflotur í í átjan og nítjan hvussu tey hava megnað at fingið nakað burtur úr teimum øhtí tað hevur sanniga ikki verið ætt er en ringur upstartir hetta er ikki feløg sum hava sum hava fingið tær tær stóru nøgdirnar sum sum nøkur heilt fá feløg eigað so eg fari bara at siga at eg eri eg eri altíð og vit tjóðveldi opin fyri at tosað um slandstýrsmaðurin hevur hugsanir um hvussu mann kundi fingið eina betri viðgerðir av hasum her soleðis at mann kundi byrja við kantmansiga øllum trímum fiskasløgunum í í komandi ár tí tað verður rupult at fiska hvussu u makrelin og helst eisini norðraseldina umsóknir er avgreiddar so skal tað væl eisini ein tíð til at koma í gongd og uttan iva nakrar samrøður aftur og fram um hvussu mann útinnur tær játtanina mannhevur fingið so so tað haldi eg er eitt er eitt eitt rímiliga gott hugskot at fara at fara ogviðgjørt tað
so er tað jakob vestergaard sum fær tað seinasta orðið samband við hendan spurningin ger so væl
takk fyri harra formaður eg síggi eisini eitt sindur eitt sindur fyri mær at tey feløgin sum kanska hava eitt veitt grundarlag kanska onkur av teimum finna saman soleiðis at mann kundi fingið kannmann siga eit breiðari grundarlag hjá teimum feløgunum tá tað snýr seg um útlendskan kapital so havi eg framvegis eina greiða meining um tað meni í lóggávuni er hei í øllum førum ellivu ár afturat at útlendingar kunnu vera inni í føroyskari fiskivinnu og ein av orsøkuni var at vissi ein nýggjur skal byrja og í hesum í hesum førinum at hann kann ikki fáa stuðlaður av teimum stóru føroysku feløgunum tí tað tað heldur mann ikki so hevur han ikki so hevur so er møguleikarnir avmarkaðir visti mann ikki onkursvegna kann kann leita sær til onkran at fáa at vera partaðari saman við men eg eri píniliga klárur yvir ati vinnan í es shjálvlandi danmark aðrastaðni sum hava kunnað gagnnýtt sítt tilfeingi í bretskum øki leita eftir møguleikum í løtuni og tað er møguligt at føroyar er eitt av teimum økjum tað leita eftir møguleikanu meni lóggávan heimilatí og tað kann so eisini geva tí føroyska felagnum er møguleika at starvsta upp við sæg ikki annar kapitalurkann finnast í í føroyum og tað varv ein av ein av grundinum til at mann mann gjørdi akkurát tað skipanina við útlendskum kapitalið sum mann gjørdi at mann onkursvegna javnstillaði eisini teir spildurnýggir sum møguliga kunnu koma við at fáa atgongd til kapital men okur hyggja upp á alt hetta málið og møguligt hevði tað verið skilagott at flutt alt um árið so byrja nýggjum tá takk fyri harra formaður
ja tak so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og vit koma til tann seinasta spurningin á skránni í dag og hann er til løgmann frá høgni hoydal og tað er viðvíkjandi fráboðan frá donskum fólkatingsumboðum um hernaðar radar í føroyum og at føroyingar skulu knýtja seg at danmark og es í fiskivinnu og handilsavtal tað er høgni hoydal sum fær orðið at spyrja ger so væl
harra formaður tað er fott sum kann undra meg meira í føroyskum politikki men tað sum gongur fyri seg í løtuni á uttanríkisøkinum øh tað er eitt av teimum sum eftir mínum tykki er farið út um øll mørk fólkatingsmenninir annars eitur mikal osruo jensen úr danska vinstraflokkinum sum er samstarflokkurin í sambandsflokkinum ella bróðurflokkur og edmund joensen úr sambandsflokkinum teir hava sent út eina felags fráboðan um um føroyska uttanríkispolitikk og um hernaðarmál um handilspolitikk og fiskivinnupolitikk og tað mæla rættuslag til at danmarka seta ein hernaðarradara upp í føroyum og a føroyar skuldu gera seg leysar av handilssamstarvunum við russland og knýta seg tættari av danmark og es hetta verður sagt alment og tað fara rúmd í føroyskum fjølmiðlum og anna og hetta her talan um nøkur sera avgerandi uttanrítspolitiskum mál hjá fyri føroyar og tær kunnu avvarka ávirka bæði okkara handilsavtavlur handilsviðurskiftir okkara fiskivinnusamstarv og yvirhøvur okkara leiklut sum summ tjóð í norðratlanshavi tí havi eg spurt løgmann nakrar spurningar um hann tekur undir við hesi samferðini hjá donskum fólkadilgsmonnum ella um at ætla at gera greitt at hetta verður ikki góðtikið og spurningarnir eru soljóðandi fyri løgmaður alment at gera greitt at tað er í løgtingið og fór a landsstýrið ið reka og taka allar avgerðir um føroyskan uttanvaðispolitikk handilspolitikk og fiskivinnuavtalur og ikki donsk fólkatingsumboð er løgmaður samdur við fráboðani hjá fólkatinsmonnum úr danska minstra flokkinum úr sambandsflokkinum í føroyum og hevur løgmaður samskifti við teir ella danskar myndugleikar um hetta málið eri løgmaður samdur við mær í at tað kann skaða áhugamálin hjá føroyum og okkara samráðingarstøðu um handilssáttmálar og fiskivinnuavtalur við onnur lond at danskir fólkatingsmennin á henda hótt senda slíkar almennar fráboðanir út og í fjórða lagi hvussu heldir løgmar í sambandi við danmark og es hevur hjálpt føroyum í fiskivinnuavtaluni og handilsavtalum til dømis í makrelsrivnnuni tvey túsund og trettan tá ið føroyar vi ett heilt ár vóru boykóttarar av danmark og es og har við vita at føroyar og danmark hava púrasta mótsatrættaði áhugarmál ikki minst í fiskivinnupolitikki
so er tað løgmaður sum fær orðið at svara gerføl
ja takkhrra formaður eg haldi tað stendur á einhvørjum greitt at føroyar hava kan man siga fult raði á sínum samráðing tá tað kemur til handilssáttmálar tá tað kemur til fiskivinnssáttmálar og tí haldi eg at tað r einki ivamál um tað so at onkur brúkast ít talufrælsi og ger vart við tað og mann er umboðaður á fólkatingi er so sínsøk men eg trúgvi altíð gjørt í bestu meining hjá mær er eingin ivi um at vit eiga at tryggja at vit í einum hvørjum avtalum vit gera við kring heimin við lond um handilssáttmálar og fiskisáttmálar altíð skulu gera tað sum er best fyri føroyar í danmark er tað ír serligari støðu við tað at tað er es sum føri teirra handils og fiskivinnupolitikk so kann mann siga tað koyrir í tveimum sporum og um um løgmaður er samdur í fráboðanir frá fólkatingsmonnunum tað kann mann so siga at vit eru í dag í einari tilgongd um at styrkja samstarv við es og har hva vit fullan stuðul frá danska forsótsmálaráðharanum í atatfáa upa til ta samstarvið tær samráðingarnar sum eru í gongd har og tað haldi eg vit eiga at síggja spent upp á og vænti eg mær nakað av og til spurningin um tað er verið samskift áðrenn søgur tað ikki nei áðrenn hetta her skrivið fór út ella hesi tíðindini fór út men eg bleiv uppringd ur nakrar tímar áðrenn ttær skrivið komu miðlarnar í føroyum og kunnaður um av fólkatingsokkara fólkatingsumboði um att tað her var í gongd og at tað fór úti seinni tann dagin men eg havi absolutt ikki verið kantmansiga við til at skrivað ella a lagt upp til tað tíðindaskrivið sum fór frá hesum báðum fólkatingsmonninum men eg haldi tað at fólkatingsmenn óðansamda hoyra til sambansflokkin ella í løtuni javnaðarflokkiná fólkatingi ella onkran annan flokka áv fólkatingi hava talufrælsi og hava rætt til at hava sínar hugsanir um hvussu vit skulu fáa betraðar avtalur og tað sum eg haldi lá í tí fráboðanim var meira hettar her at vit eiga at styrkja okkara samband við es so vit ikki blíva fór av hangu av einum marknaði vit eiga at gera so gott eftir mínum tykki so góð sambond við so nógvar marknaðir kring allan knøttin sum gjørligt fyri at styrkja okkara møguleikar at útflyta okkara fantastiskur rávørur fisk og laks og aðrar vørur helst liðugt vørur matvørur soleiðis at vit kunnu fáa enn meira virðisøking bursúr okkara fiskatóllfeingitakk harra formaður
ja so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið tað er tað ikki ella tað er ein sum hevur biðið um orðið so er tað spyrjarin aftur
gersvæharra formaður løgmaður svaraði haldi í parturi av spurninginum men eg kundi hugsað mær at hann meira greitt segði at tað er tað er ikki so at danska fólkatingið ela danski fólkatingsmenn og heldur ikki danska stjórnin skal senda út útmeldingar um okkara støðu í esumher tí at vit gera altso okkara egnu fiskiváðuavtalur við russland ja og við og við við es og bretland og annað hog vit gera eisini okkara egnu handsavtalur og tað er rætt sum løgmaður sigur at danmark er bundi av tí sum eg eri í es o tí er tað at mínum tykki fullkomiliga óskiljandi at ein føroyskur ella ein ein fólkatilsmaður valdur í føroyum fer út og sigur tað nei nei nei nú skulu vit nýta okkum tættari at danmark og es tá tað kemur til okkara áhugamál viðvíkjandi handli og viðvíkjandi fiskivági altso brekxet er ein veruleiki um heilt fáar vikur danska uppsjóvarvinnan er í andaleypi og fer at gera alt fyri saman við hállendskum spekulantum og annað at royna at koma inn í okkara uppsjóvarvinnu og aðrastaðni es hevur brúkt tey størstu amboðini at hava við at boykaátta okkumíeitt heilt ár til tess at kanna sær størri bita av tí felagsfiskastovuni sum makrelur og norðurasild er og tí má okkara boðskap vera púra greiðir at vit gera okkara valu sjálvi vit hava onga orsøk í hesum førinum til at siga tað samstarvið ið hjá okkum vi russlandi ikki verið nóg gott rusand roynd at veður bjargaði okkum í teirra støðumum í danmark og eg setti okkum í og har haldi eg altso við løgmaður kundi sagta karater og sagt hettar her altso tað er púra burturvið at hoyra hetta her frá einum sambandsumboði á fólkatingi sum í veruleikanum undirminerar okkara samráðingarstøðu og so fari at spyrja løgmann m eina ítøkiligan spurning er tað so at danir eru í ferð við at seta upp ein hernaðaradara í føroyum er avgerð tikin um tað eru tað farnin at fyrireika tað uppi á sátnfelli tað kundi eg hugsað mær at vita um nakar nøkur avgerðinr tikist um tað tað vil tú ikki verið nøkur avgerð sum løgtingið hevur ið
og er tað løgmaður ger so væl
ja takk harra formaður tað er ein ein vesindiligur munur millum tankagongdina hjá mær og høgna hoydal eg haldi sjálvandi at mín tankakond er tann betra beri vegurina at fara og tað er at samstarvið vegurin fram men tað virkar sum hjá høgna hoydal at nei endila ikki samstarva tí tað er av tí óynda og er tað danmark so er tað heilt galið so er tð ett ódjórt sum kemur her og ætlar at taka alt frá føroyingum og og sum lumpa føroyingar og so víðari soleiðis havi eg tað ikki eg fari inn við tí virðing óansø hvør marnaðurin er fyri at fáa tað besta burturúr tí serliga fyri føroyar og føroyingar tað er tað tað snýr seg um í hesum málinum nú hava vit stríðst í nógv ár kanska serliga sambandsflokurin hav fokus á tað at fáa betraar marknaðaratgongd til esmarknaðin sum er ein væl betalandi marknaður serliga fyri liðugtvørur eftirspyr okkara liðugtvørur á fiski og sovíðari men tíverri eru for nógvar tollforðingar sum ger at menningin og nýskapanin innan fiskivinna í føroyum er er alt fortrong also vit sleppa ikki at útfalda okkum tí visu vit ætta okkum gongdi okkurt áh nei so eru fimmogtjúguprosent tollur ta vil siga eg lati heldur vera og forseti við a útfyta ráðvøru har ið sambandsflokkurin í nógv harrans ár roynt at fingið um brotið múðurin inn í es tað hevur ikki lurkast okkum enn men við samstarvið við góðum dialoki við millum annað donsku stjórnina sær tað nú út til at vit hava fingið fatur á urtleðinti ovasta innan fyri es skipanina soleiðis at vit eru inni í øllum løgum ikki bara ígjøgnum sendistovur sum eisini er gott hava gjørtset gott forarbeiði og eg ímyndi mær at støðan tann gopolitiska støðan í dag er viðvirkandi til at hetta er møguligt lat okkum so brúka høvið og her á føroya løgtingi hesum høga tingi gjøgnum formannin til høgna hoydal standa saman sum vit plaga at gera sum vit eiga at gera tá tað kemur ti uttanrikispotikk til framan fyri føroyar lat okkum standa saman og koyra tað fult a mál men eg eri sannførdur um ja vit skulu sjálvandi plaga allar teir marknaðin vit hava vitskul ha so nógvar møguleikar opnar sum vit vilja hava runt allan knøttin og royna ati jat fara væl við øllum teimum og hava allar hurðar opnar ikki bara til es men eisini eystureftir vestureftir norðureftir og suðureftir allastaðnis allir marknaðir sum vilja hava okkara vørur skulu hava møguleikar at keypa okkara vørur og vit eiga at gera alt fyri at fáa seg góðar atgongdtul hesar marknaðirnar sum til ber tí tá eru vit øll vinnarar bæði føroyar sum land og føroyingar hvørn einstøku borgari og ikki minst vinnan sum fær møguleika at virðisøkja okkara fiskatilfeingi enn meira tá tað kemur til radaran orsaka formaðurin tín kann eg fáa eitt lítið klíb afturat tá tað kemur ti radarin so er mær vitandi ikki nøkur avgerð tikin um okkar radara hevti verðið viðgjørt mangan serliga í miðlunum og fyrstu ferð eg fekk tað vita úr miðlunum tá varð tað onkur fá forfarsikteminum í danmark sum hevði ov nevnt ha hær eru í onkra onkrari frágreiðing sum egentliga bleiv gjørd og almannakunngjørd í tvey túsund og sekstan so ja tann gpolitiska støðan hevur allarhelst gjørt tað at tað er meira kann mann siga akutt nú við tí útvekli sum erðu militerað útveksluri sum he verið men at okur avgerðir tikin tað veit eg so ikki av enn men tað kann ganga skjótt skjótaði mann annars hevðit væntað fyri einum ella tveimum árum síðan og tað er av hernaðardubbingi sum gongur fyri seg í norðurhøgum í løtuni takk harra formaðurjatak
so er tað tað seinasta umfarið sum er spurninginum so er tað tað er heilt alivist ger so væl
harra formaður ja vit kunnu gott taka tað grundleggjandi ymsu hugsjónirnar um hvussu føroyar mennast og hvussu vit styrkja okkara støðu sum tjóð í heiminum og hvussu tað mennir okkara fólk og okkara vinnum og har eri eg rættiliga ósamd við løgmann tí at sjálvandi skulu vit samstarvi men treytin fyri samstarv tað er at tað eru tvey sjálvstøðug lond og sjálvstøðug fólk sum samstarva soleiðis er tað eg í øllum okkara viðurskiftum sum sum persónar og fólk soleiðis er tað eisini millum lond og taðat leygum hevr skrivað ett bræv tað er fínasta slag eg dugi ikk heilt at síggja um tað er øðrvísi en tey brævini vit fyrr hava fingið frá es nevndarformonnum men tað er fínt og tað tað skalmann gjarna gera men tað sum eg tosi um tað er tað at vit hava altso ein føroyskan fólkatingsmann og ein danskan sum hava sent út beinleiðis at siga tað at tað sum vit at tann politikkur vit hava havt ar vit hava útflutt nógv til russlands millum annað orsakað av bokottunum og hava hava jú eitt aldargamalt ella hálvaldargamalt samstarv viðrussland um fiskivági at tað beinaðis legja sær eftir tí og hetta kemur alt tað ávirska okkara samráðingarstøðu tað er ræt sum løgmaður sigur at okkara samráðingarstøða er bygd á tað at vit ikki hava bundið okkum í í í svart hvítar verður men vit kunnu samstarva út frá áhugamálinum við øll tey stórveldir sum eru kring okkum og sum hava áhugamál í føroyum og tað krevur sína ábyrgd men so so so er tahr fvarvir tað ósamdur jamen hvat er tað sum hevur ment føroyar altso minnist til tað danmark bardist hart ímóti at vitfingu egið fiskimark hart ímótui vit fingu egnan landgrunn hart ímóti at vit fingu yvirhøvur nakað eyka naka serliga avtalu við við es og russland tæir royndar eisini at steðga so allastaðni ha vit hava mentað okkum tað er hara vit taðva torið á staði egnum beinum og sagt tað nei danmark hevur onnur áhugamál um vityiki t vl a ava nakað ímóti danmark teir hava bara nøkir onnur áhugamál og teirra áhugamál nú tað er at fáa fatur á okkara fiski saman við es og tí skulu vit tryggja okkum at til føroya landsstýrið og faa løgting sum førondapolitikkin og ikki nar tlvildarligir danskir fólkatingsmenn sum senda haldi at míni tykki er signalur út eg veit tað eg havi arbeitt utangki poliki so leingi hetta verður lisið allastaðni kring okkum og til dømis í russlandi í æðrastaðni ja men hvat sig nú danska fólkatingi teir síggja júg gott tað at føroyar eru enn ikki sjálvstøðugt land so tí haldi løgmaður skal straðka karakter og biðja teir gevast við hesum og tað er fara landsstýrið og fer á løgtingsum føroyindapolitikkin og eg vóni at vit kunnu verða semjasum tá politikki verður koyrdir út og ikki lata danir stýra tær fyri okkum
ja so er tað løgmaður sum fær tað allarseinasta orðið ger so væl
ja takk harra formaður ja hvar er ósemjan altso bæði eg høgni hoydal gjám formannin ynskja at føroyski marknaðurin ella møguleikarnar hjá føroysku vinnuni at útføta okkara fantastisku rávørur heilst sum liðugtvørur skal vera so stórur sum gjørligt kring allan heimin so so langt erur samdur men nú er tað tað at tveir fólkatingslimir eg vænti teir at gjørt tað í góðari meining at teir hava meldað út og halda tað at vit nú eiga at brúka høvi at fáa betri atgongd til egesmarknaðin sum er ein marknaður sum hevur lagið eitt sindur av láni hann veraeitt sindur fjarur fyri okkum vit hava ikki havt tað rímiligu atgongdina sum eg haldi vit eiga hava til egsmarknaðin hann er ein vælbetalandi marknaður ein rímiliga tryggurmarknaður einmsi marknaður sum eftirspyr liðugt vørur í nógv størri mun enn enn aðrir marknaðir gera og tí haldi eg tað er ein spennandi marknaður sum kann vera rættiliga væl viðvirkandi til at vit fáa enn meira fyri okkara fiskavørur og harvið fáa ein enn størri búskap í føroyum sum skapar eina l enn størri fortreyt fyri at fáa betraðar vælferðar tænastur í føroyum og tað at ein fólkatingsmaður ella tveir í hesum førunum hava at yttað sær at verið rættano hjálpandi hond út fyri at fáa betraðar marknaðaratgongd at fáa fjølbroyttar marknaðar møguleikar haldi eg ikki at føroya løgmaður skal fara út og harta eg haldi tað at samstarv er vegurin fram og visu vit kunnu fáa stuðul niðri í donsku skipaninir bæði frá forsótasráðnum frá fólkatinginum til at fáa betraðan marknaðaratgongd í es ella inn á egesmarknaðin so eiga vit at brúka tað høvið og eg skal ikki vera blindur fyri ja at gopolitiska støðan sum er upptinseg hon er viðvirkandi til at tingini flyta seg í løtuni og lat okkum so brúka høvið og standa saman her á føroya løgtingi fyri at fáa útført og gjøgnumført betraðar handilsavtalur eisini til agarsmarknaðin men vit skulu framhaldandi handla við onnur stórveldir bæði eystureftir og vestureftir og suðureftir fyrisovíðt norðureftir eisini so eg haldi t vit er á tingi eiga at verða samd um tann politikkin at vit skulu hava so breiðar og góðar og víðkaðar marknaðin sum gjørligt serliga soleiðis at vit fáa virðisøkt okkara fiskavørður fult út til gags við føroyska búskapin takk harrar formaður jatk
fyri so varð eisini hesin spurningurin svaraður og avgreiddur og vit eru komin á mál við spurningurium í dag tað eru eingin ongar framløgur í dag so at tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin hósdagin tveyogtjúgunda oktobur klokkan eitt og tá er skráin hendan tað verður triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraogtjúgu uppskot til løgtslóg um broytingaløgslóg um landsskatt og kommunuskatt tað er dagføryingarskattafríuupphæddin til sjálvboð í arbeiði innan ítróttaøkið síðani er onnurviðgerð av løgtinsmáln nummar trettan tað er uppskot til samtyktar um at hava fastan kommunulæknar knýtt hennar at ellis og røktarheimun og onnur viðgerð av løgtsmáli nummar fimmogtjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiligar viðgerð til persónar millum fimtan og fimmogtretivu ár sum hava engis ella lætt til móti rætt tunglendi sum tað eitur og onnur viðger av tingmáli nummar fýraogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting løgslóg um javningarprosent til almannaveitingar tað er útseting av javning framløga er eisini á skránni so er hesin tingfundur lokin